so er tingfundur settur og fyrsta mál á skrá í dag er val av nevningagrundlistanevnd og eg skal nú lesa upp tey nøvnini sum standa fyri valið tað er fyri norðrega sýslu jórunn høgnisen jón william joensen heriellingsgaard svanhild isaksen veronika petersen fyri eysturoyarsýslu hallur ellingsgaard raimun langaard hákun andreassen marita klein joensen terjeb vesturgaard streymoyar sýslu marjun kaijsdóttir joensen petra iversen jógvan poulsen bergur samuelsen regin við skipa vágasýsla khristianna larsena lofti ambrit toftigaard høgni nielsen rúna á rógvu katrin jørgensen sandoyar sýsla kristian hoysdet annas o fýa witfelt poul klemensen han'aglerfos gunhytiannað hentze fyri suðuroasýslu hildur tún á fjørdal marjun olsen sólvi andreassen póv arni holm og anita ryggsamar nysel og um eingin mótmælir so skjóti upp at hesi eru vald uttan atkvøðugreiðslu ja tað sær ikki út til at vera nakar mótmæli tí so vit samtykkja hervið at hesin nevninglistin at nøvnini á honum at hesi eru vald síðan fara vit víðari til munnligar fyrispurningar og tað er soleiðis at løgtingsforkvinnan hevur her ein lista við fýraogtretivu munnligum fyrispurningum so tað merkir at trýogtretivu ha trýogtretiva so tað merkir at hetta verður helst ein rímiliga drúgvur dagur og eg skal líka minna á hvussu tað gongur fyri seg nú tað eru fleiri nýggj tingfólk sum kanska royna hetta fyri fyrstu ferð tað er soleiðis at vit hava fyrst eitt umfar har spyrjarin setir spurningin og hevur tveir minuttir til tað síðani kannlandsstýrisfólki svara í tveir minuttir síðani fáa onnur tingfólk høvi atigera viðmerking frá niðri úr salinum og tað er ein minuttir í part ein minuttir gongur skjótt og tað er ein minuttir so sløkna mikrofonin og síðani fara vit til tvey tey seinastu umførini har spyrjarin aftur hevur tveir minuttir svararin tveir minuttir spyrjarin so í enda umfarin aftur tveir minuttir og svararin landstýrisfólkið ella løgmaður so tveir minuttir so vit fara til tann fyrsta spurningin sum er tað er e ein fyrispurningur til løgmann viðvíkjandi broyting í fastraksskipanini og tí jørgun niclasen tingmaður sum spyr
ger sovælfrú forkvinna ja hetta er ein spurningur um fasttraktskipanina og hann er í hesum førinum settur til løgmann sum jú er varnburðaravloysari á málsøkinum fyri at nýta fasttraktskipanina so skal arbeiðsgevari tryggja útlendsku arbeiðsmegini í minsta lagi í fjøruti tímar um vikuna fyri esborgarar sum koma arbeiði í føroyum er treytin at arbeiðsgevari skal tryggja teimum tretivu tímar um vikuna eru onkrar vikur lítið av arbeiði so er skipanin við til at senda føroyingar til hús tí arbeiðsgevarin frammanundan er bundin at rinda hesa løn til útlendingin tí verður spurt um landsstýrið ætlar at broyta fasttraktskipanina so føroyingar í minsta lagi verða javnsettir við útlendingararbeiðsmarknaðin tað vil siga at spurningarnir eru ætlar landsstýrið at broyta fastraktskipanina so føroyska arbeiðsmegi ikki er fyri vátnbýti og um ja hvussu ætlar mann
so at broyta hesa skipanina takk fyri síðan er tað løgmaður sum fær orðið
ger sovælfrú forkvinna og takk fyri spurningin jørgun niklasen avgjørt ein góður og relevantur spurningur eg skal svara báðum spurninum umdr oynum sambært útlendingarlóggávuni er eitt arbeiðsuppjavðsloyvi galdandi fyri eitt ár í senn fyri at fáa loyvi at endurnýggja skal út at tykkum prógva at løn og setanartreytir tað seinasta árið hava verið sambært vanligum treytum á føroyska arbeiðsmarknaðinum tað merkir at útlendingr kal hava løn frítíð uppsaknartreytir og annað sambært viðkomandi sáttmáldi á arbeiðsmarknaðinum og í flestu førum er talan um eina arbeiðstíð á fjøruti tímar um vikuna hesar reglur hava millum annað sum endamál at forða fyri sosialari dumping øh tað er ikki ein ein ætlan øheilt yvirskipað at arbeiðar fyri at reglurnar um arbeiðs uppgávsloyvi verða broyttar soleiðis at útlendingar fáa verri treytir enn tær sum eru vanligur soppaninr í føroyska arbeiðsmarknaðinum júst soleiðisatan kki fær sosiala dumping men tað sum spyrjarin spyrj um er faktiskt serstakliga relevant tí taðe kansn serliga eina fiskavirkisskipanina at tað er ein avbjóðing at tá tað ikki nógv arbeiði so hava útlendingarkrav upp á fjøruti tímar men føroyingarnir ikki hava tað o tí verða føroyingarnir koyrdir heim og tað skapar nakrar avbjóðingar fyrst og fremst tit órímiligt mótiføroyingunum men kann eisini gera tað at illviljin ímóti útlendskari arbeiðsmegi veksur tí at føroyingar føla tey taka arbeiðið frá sær eg veit at stýrið fyri als í løtuni endurskoðar fiskavirkisskipanina og eg vænti at partarnir eisini viðgera tann trupulleikan við útladingum og skipanini ella útlendskar arbeiðsmegi og koma at lata tilmæli til landsstýriskvinnunar í arbeiðsmarknaðarmálum og tað er ætlanin at at landsstýrismaðurin í lendingarmálum og landsstýriskvinnan í arbeiðsmarknaðarmálum koma at taka hetta málið upp tí hetta er ein avbjóðing sum skal loysa so elta so júst hvussu honn skal loysast hað ska tíðliga og siga ø meni men hetta er ein avbjóðing sum eigur at verða loyst og taðer kanska fyrst og fremst fiskaella at ka flaka vinnuna
at henda avbjóðingin her takk fyri takk fyri síðani eru tað onnur tingfólk sum kunnu biðja um orðið og
viðmerkinger frá magnus rasmussen ger sovæltakk fyri frú forkvinna tá ið tað verður tosað um at broyta fastrakkskipanina so trúgvi eg at mann skal minnast til at fastrakkskipanin har bleiv eingin lóg broytt tað handlar um at viðgerðartíðin styttist frá kanska einum hálvum ári niðuri í ein mánaða lógarkompleksi er akkurát tað sama har er eingin broyting so tað er lógin sum at broytast
vissi broytingar skulu vera takk fyri
øll sum fær hervørt postaftur orðið ger so væleg haldi at tað hevur týdning at mann tryggjar at føroyingar eisini hava somu rættindi á og ikki verða send til hús fyrr enn útlendska arbeiðsmeður verður tað haldi eg bæði fyri at mann ikki er farin at sína fremmandafjenska mynd av útlendingum men eg haldi eisini at tá mann snakkar fiskavirksskipan so eiga vit eisini at viðgera hvørt tað er rætt at øll tey sum hava rætt ella tað arbeiðsgerðin sum er í fiskavirk skipanum um teir eiga at vera har tí tað eru summi summi virkjur sum áttu at kunna skipa tær arbeiðsdag betri ella at givið tær av starvsfólkum fast starv so at tey ikki noyddust at fara niður í tveyogtretivu tímar í fiskavirk skipanum
tá ið tað er minni arbeið
takk bjarni hammer ger so væl ja takk fyri okkurt fólkum at nei eg púvi at samdur sjálvandi skal okkurt gerast sum mann les rasmussen sigur so er tað her talan um triðja lands borgarar sum koma til føroyar altso borgar uttan fyri ev sum enda í hesi her at mann skal tryggja teimum fjøruti tímar vit skulu hugsa um fiskavirksskipanina so haldi eg eisini tá mann fer í gjár í í gongd í tað arbeiði so eigur hon at styrkjast soleiðis at tú verður eisini fyri tað fyrsta føroyingar vera tryggjaðir meira arbeiði men eisini at tær verða tryggjaðir fulla arbeiðstíð og fulla viku takk fyri frá fólkini
við smæsti røri kundi trýst á viðmerkingarknøttin í staðin fyri røraknøttin ja
so er ta jcovestegaardmtakk fyri frú forkvinna hetta her við arbeiðsvikuni eru gamalt mál altíð verið soleiðis minnist á kppuni fyrst í nítjaárunum tá var tá var faktist sami sami trupulleiki at teir útlendingarnir sum vóru inni tá teir hingu í skipanini vóru til arbeiðis á virkin aðrastaðni meðan føroyingar og noyggjart fara til hús so hetta hevur sum so ikki nakað við fastraktbeinleiðis at gera men htær er við spurningurin er hvussu ein útlendingur skal kunna uppihalda sær tá ið hann kemur til føroyar tað kan eld ikki a meiningin at útlending kemur til føroyar ikki skal arbeiða og ikki skal kunna upphalda seg sjálvum tí setir mann krav til eina ávísa arbeiðstíð og inntøku tað er alneyðugt tað má mann ikki ganga upp á kompromi við hvussu mann so loysir hitt tað er sín annar spurningur mær mán ansa eftir at útlendingurin t a kemur til føroyar klárir upp athalda seg í føroyum sum føroyska samfelag
ta ikki skal forsyrgja takk fyri takk og vit venda aftur til spyrjaran jørgun niclasen
gsæfrú forkvina øh eg haldi ati haldi at løgmaður svarar hann ætlar ikki at gera broytingar og tað vóni eg virkuliga at landsstýrið ætlar at gera vit hava eina skipan í dag har ein føroyingur sum fer til arbeiðis innan fiskavirking eg tryggjaður sokallaðar tveyogtretivu tímar um vikuna frá als í fiskavirkisskipani men tað e tveyogtretivu tímar í mun til tað hann hevur kent tær seinastu tólv mánaðirnar so í útgjalding er tað samsýnivís minni og tað er bara fýrs prosent av tí ein norðurlendingurg kemur til føroyar er tryggjaður pp á sama máta sum ar føroyingur ein esborgari sum kemur gjøgnum lútlendingarlógina eg tryggjaður tretivu tímar um vikuna tað er í miðal meðan borgarar uttan fyri es eru teir sum eru allarbest tryggjaðir tí teir eru tryggjarin fjøruti tímar um vikuna tað gevur onga meining altso hví skal enn es borgarar verða tryggjaður tretivu tímar og ein uttan fyri es fjøruti tímar burdi landsstýrið ikki farið inn og sagt vetur hvat esborgarar og borgarar uttan fyri es eru upp á sama máta tryggjaðar tretivu tímar um vikuna og hetta blívur meira kompenserað tá mann so kemur inn í fiskavikisskipanina tí havi eg sett ein fyrispurning sum kemur seinni í dag um fiskavikiskipanina tí hesi sum eru tryggjaðir fyrst fjøruti tímar um vikna tá ið tað so er nógv arbeiði so kunnu tey arbeiða kanska fýrs tímar og tá ið so árið er liðugt so roknar mann í miðal fyri árið tað merkir at hesi tær vikurnar lítið arbeiðir so fáa tey tryggja í fiskaviðskipanini eisini hesar her tveyogtretivu tímarnar og teir tveyogtretivu tímarnar verða so trektir av kravinum hjá arbeiðsgevaranum um fjøruti tímar í miðal um vikuna so so skipanin er er fullkomiliga órímilig og og er ikki
fyri føroyingar heldur tað mótsata so eg vóni landsstýrið blíva bráður takk siga nær tað løgmaður
ger sovælja takk fyri takk fyri frú forkvinna fyrst til jørgun niklasen altso tað havi ikki rætt skilt at landsstýrið einki ætlar at gera við tað eg eri samdur við spyrjaran m htta er ein avbjóðing og e eri eisini samdur við við magnus rasmussen at tað er ikki altso tað havi ikki sjálvt fastkskipanin sum gjørdi tað tí tað er donsk lóg í útróttatalógini tað stendur at mann hevur rætt til tað tí ataðr isin indur konpelisera til skal tað roytast so má mannbroytast broytan danska lóggávu sum bæði skal gjønum fólkatingið í løgtingið eri eisini samdur við jakob vestegaard og ansar eftrit iki fara á sosiala dumpúgd an ær útlendingar eim heimdir føroya sum bara arbeið skala fáar tímar ikkiklárat uppihalda sær tað kið e helr ikki meining men tað avbjóðingin sum landstýrimavur inni á hann eigur man at hyggja eftir tí tað er eina avbjóðing ø nú havi eg sjálvur saman við javnaðarflokkinum bæði undir valsíðunum og áðrenn tað verið vitjað fleiri fleiri flakaviskium runt um landinum har øll hava tikið tað upp sum eina avbjóðing eg skal ikki svara júst hvørj loysnin er so tað tað er tað veit eg ikki enn men har var millum anna eg haldi vevór g vitjaði á flakavirkin m kvalba har mans hevði eisini nógvar útlendingar so nógvar aðrastaðnis er flakavirki har teir høvdu tað onkuntíð var einki arbeiði at taka fyð sín hvalba allíkavæl skuldi ty betala fjøruti tímar til hesar útlendingarnar og tær kundu ikki fara arbeiða aðrastaðnis kanska meðan var ein bilatju og samstundis stóð og manglaði arbeiðsmegi akkurát tað týspunktin so spurningur við at kann mann gera skipana meira fleksibla men sóu e eisini ein eina landingarmiðstøðin haldi tað var ella ja landingarmiðstøðin av toftim var tað á vikuna fyrikki langari tíð síðani so hevði nakrar útlendingar so nn ímillum vareinki arbeiði men teir útlendingar vór áhugaður at egna og tey sum høvdu útróppabátarn manglaði fólk at egna men tað bar ikki til so g eg veit ikkium tað ber til men men hvussu hyggja eftir a br til at gera skipan meira fleksibla bæði soleis at útlendingarnir fáa nokka tímum solir teir kunnu lívbjarga sær í føroyum men eisini fyri a tryggja at teir ikki vera betri settir føroyingar og har vit taka arbeiðið frá føroyingum

takk síðani er tað jørgun niclasen til seinasta umfar ger sovælja eg fegnist um at løgmaður sigur tað fór at gera okkurt eg fekk ikki nakað svar upp á hvat magnus rasmussen sum gjørdi hesa fasta skipanina eri jú sambandsmaður og sambandsmenn hava jú tað fyri at vissu danir siga tað so so so er tað so altso eg meini so við at fasttrak gongur bara út upp á tað skal verða skjótari hví í himmalsins navni verða tey fólkini tryggjaði fjøruti tímar tá ið eesborgarar verða tryggjaði tretivu tímar tað gevur simpultenn onga meining skal lógin broytast altso hava vit eina lóg sum sigur tað at kemur onkur úr es so er hann verri fyri í útlendingarlógini enn vissi hann kemur frá eg veit ikki ásien onkustaðni líka mikið hvar altso tað er ikki rætt altso vissu i mann bara tóku broytti fastrakkskipanina til at mann er tryggjaður tretivu tímar akkurát sum esborgari so er man loyst tann heilan deil so má mann inn í fiskaviðkisskipanina og har má mann gera tvey ting at fólk sum eru tryggjaði tímatal kunnu ikki eisini fáa als hog als skal heldur ikki koma inn har og sleppa arbeiðsgevaran undan hesari trygdini upp á tretivu tímar tí so hava tað slettki brúk fyri hesum útlendinum og so máal sum løgmaður inni á fiskavirkskipanin eisini gera tað at tað má bera til hjá teimum at skifta ímillum arbeiðsgevarar altso ert tú á einum arbeiðsplássi í fiskavirki og á einki arbeiði er har so kanst tú ikki fara ag arbeiða meir enn í haldi tíggju tímar ella okkurt svorðið hjá einum øðrum arbeiðsgevara so ríkur tú út úr skipanin tað má vera meira fleksibult so tað altíð loysir seg at arbeiða tað má loysa seg at arbeiða og tí síðstu seks sekundini eru ólukksáliga keddur av at landsstýrið hevur droppað skattalættan
í sínum fíggjarlógarupskoti teir vaa lagt framm síðan er tað løgmaður sum fær orðið
ger sovælja takk fyri frú forkvina øh eg veit ikki at at vil eg hava eina fastræktskipan eg aldi ikki sjálvt fastaktskipan sum er avbjóðingin í hesum førunum nen hon er altso sett í gildi undir undanfarna landsstýrið sum fólkaflokkun var partur av og so heldur landsrmann undrast at henda nýggja landsstýrið situr í fimmogálvtrýss dagar ikki hevur loyst avbjóðingina sum undanfarna samgonga og landstýrið kanska skapt men sum eg skilji eisini sum eg skilti á viðmerki frá magnus rasmussen so er tað ikki sjálv fastar skipansum avbjóðing tað er ásett í lóg í útlendingarlógini sum er ein donsk lóg at tá tað er triðja landsborgara so uttan fyri ags so hevurmann krav upp á at at fáa fjøruti um arbeiðsviku skal tað broyta so mugu vit inn og tosa við donsku stjórnina fyri at fáa útlendingarlógina broytta bæði á fólkatingi og her í løgtingiu tað e te lakað sum avbjóðingin og annars haldi at eger jørguniclasen er samdur um avbjóðingina at hon skal solaðs so a loysast og tað er neyðugt at ati bæði landstýrismaðurin í útlendingarmálum sum eg eri beint nú í løtuni og landsstýriskvinnan arbeiðsmarrarin tosa saman um tað hvushvussu man kann broyta tað á skilagóðan hátt eisini samdur við jørgun nikklasen er tí at tað er ikki rímiligt at tey sum við lóg er tryggja í fjøruti um arbeiðsviku taðvil siga útlendskar arbeiðsmegir í triðalondum samstundis eisini hava rætt til at fáa útgjald í fiskavikskipan tðtað hongur ikki ordliga saman tí at endamálið við tí er tað at føroyingar ikki fáa fjøruti um arbeiðsviku at tað kundu fáa eitt útgjald harumframt
takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður og vit fara til tann næsta spurningin í dag sum er til aksel v johannesen løgmann viðvíkjandi fríhandilsavtalu við es og tað er jóhannes joensen sum spyr
ger sovæltakk fyri frú forkvina ja hetta er ein munnligur spurningur til akselvel johansen løgmann um fríhandilsavtalu í es nummar eitt hvat røkist fyri at náa mál við eini fríhandilsavtalu í s nummar tvey ger ein avtalu við at hjá okkum tættari knýtt ats felagsskapinum og nummar trý hvat hevur tað við sær fyri føroyar at eina nýggj handilsavtalu við es verðu undirskrivað seinastu mongu árini undir skiftandi samgongu hava føroyar roynt at fingið í lag eina fríhandilsavtalu við es hett hevur tó ikki eydnaðst enn og tí hava føroyar verri støðenn londini við kavið á egsmarknaðinum tað at eykatollur verður lagdur oman á millum annað okkara tilvirkaðu fiskavørur ger at kappingarførur á okkara skert tí mugu vit leita til aðrar marknaðir við okkara vøðrum røddur hava verirð frammi um at føroyar við eini betri handilsavtalu íð es gerast hættari einum limaskapi hesin hevur løgmaður tó avlýst es limaskapur ikki á breddanum hjá núverandi samgongu sambærti samgonguskjalnum men ein fríhandilsavtala er harafturímóti eðalmáli nú røkist fyri at vit fara at røkka á mál við eini betri handilsavtalu enn teirri vit hava í dag samgongan hevur sett sær fyri at áðrenn skeiðið runnið er avtalan umskrivað fyri at fáa meira innlit í gongdina
verður hesin spurningurin settur takk fyri takk fyri síðani er tað løgmaður sum skal svara
ger sovælforkvinna og takk fyri fyrispurningin johannes joensen til spurningr eitt gongdina tryggja føroyum betri viðurskifti við es er í løtuni vildi eg mett í eini góðari legu skiftan frá landsstýrið hava arbeitt miðvíst við at gera okkara viðurskifti við es meira tíðarhóskandi umframt at tryggja eina sær góða marknaðaratgongd fyri fiskavørur til es marknaðin sum yvirhøvur møguligt til spurningur tvey í løtuni verða ítøkiliga arbeitdur við at styrkja yvirskipaðar samstarvi við millum føroyar og es tað snýrseg fyrst og fremst um handil men tað knn eisini vera onnur viðurskifti sum útbúgving og gransking men fyrstuog fremst er tað eit betra um handilsmøguleikarnir og fría atgongd til es marknaðin landsstýrið hevur gjørt eitt uppskot til eina felags yvirlýsing millum føroyar og es so væntandi kemur væntandi og vónandi kemur á mál í nærmast framtíði ein partur av endamálunum er at varpa ljós á týdningin av góðum viðurskiftum ikki minst á handils oyggjunum spurningur trý esmarknaðurin er okkara størsti einstaki útflutningsmarknaður í tvey túsund og tjúgu varð útflutning til es fjøruti prosent av samlaðu útflutninginum tá útflutningurin til bretlends bretlands er tikin burturúr sáttmálin millum føroyar og es er frá nítja hundrað og sjeyoghálvfems og fevnir um allar ídnaðarvørur handilssáttmálin tríggjar tollfrían útflutning fyri stórsega allar verandi framleiðslu í føroyum sáttmálin fevnir tó um fáar virkaðar vørur sum til dømis niðursjóðaðar niðursjóðan fisk ella lidnar mat vørur eg vóni at mann kann fáa eina avtalu við es og hon kann stuðla upp undir at vit fáa gjørt tær broytingarnar í føroyum soleiðis at vit fáa betri atgongd til marknaðin
ý es takk fyri frú forkvina takk fyri síðan er tað onnur ting
fólk ta er fyrst a a ger so væl løgmaður vísir til felagsyvirlýsingina sum vónandi verður undirskrivað skjótt millum esu føroyar men tað týdningarmesta tað eri tann fundurin summi var við eg haldi hálvta árn síða nokur høvdu eini netfund vara forsetin í eg um kommissiónini tóice frá lithava- lithaa hann breyt ísun og og eg haldi tríggjar dagar aftan á fundin tað gav hann boð til felagsnevndina um at fara at samráðast við føroyar um hana broytta avtalu kanska e na nýggja avtalu og tað var nakað teirra sagt sæð sagt nei til í hvat einum tjúgu ár so har skuldi verið laga mannin at fara í gongd við at samráðast men tað sum harmar eisini harmar meg tað er at danski ámetti fræssen at hon fer út og sigur at hetta her betýðir at opp koma er meiri

jørguniclasen ger sovæfrú forkvinna es hevur handilsforðingar mótvegis føroyum hevur havt eitt reelt boykott móti føroyum og eg meti at tær tta fríhandilsavtala hava við kki es tað er ein handilsavtala við avmarkingum við tollmúrum altso í veruleikanum eitt slag av boykott móti føroyum og og hetta es krevr so av okkum at vit skulu boykolda øll onnur í veruni tey sum boykotta okkum sjálvum ø hetta her hjá jenisarana við eina yvirlýsing at vit ætla og kundu hugsa okkum og so víðari tað gevur ikki nógv so eg haldi at vit skulu hava brúkt møguleikan við radaranum sjálvandi kalaradarar koma her men so skulu vit eisini hava eina fríansavtal vð es vit skulu krevja vs at vit fáa tað og áðrenn vit fáa tað kravið eg uppfylt so renna vit ikki bara aftaná og gera sum tey
siga við at beika á tolnum
ovestegaard gersovælja takk fyri frú forkvinna tað er nakað tað sama sum jøgum niclasen var inni á yvirlýsingar nytta einki eg vil mala teimum frá at fara ganga runt í verðini geva yvirlýsingar tað einasta so nyttar aftaná føroyar í tretivu ára gingið við húgvuni í hondini og biði um fríhandil við es tað er at fáa nakað niður á pappír sum er veruliga skapar fríhandiln hetta her við hesum ætlanum og yvirlýsingunum tað er í gásareygum heit luft spyr nakar meg tað flytur einki tað krevur einki av es við sviljuner til staðar vissu byljun er til staðar so orðnar mann eina fríhandsavtalu upp á null komma niks trupulleikin er bara tann man heldur í føroyum henn mann vil hava føroyar at nærkas es at vera partur av av hesi her onkursvegna sum tey halda eini einum blokki sum skal standa ímóti øllum hinum og so binda føroyar niður við ymiskum yvirlýsingum nakan er u
takk fyri
íri síðani er tað bára seinilsen gjørt vældankur fórkvína undanfarna valskap er nógv gjørt fyri at betra um handilsavtaluna og samskiftið við es og har er skrivfarin aftur og fram og eg havi møtt úrsløgunda reyðan fórkvinnur í es vísari og og tað sum liggur á borðinum í dag er at vit skulu gera eina samstavtalu vit hava fingið samtykt eisini at tað verður eini føroysk fólk niðri í es í brussell tað er vegurin fram fyri at fáa betur samstarv og tað men tað sum er umráðin fyri føroysku vinnuna er at vit kunna meirvirka okkara vørur okkara ráðvørur fyri at fáa eitt størri virði og okkara marknaður tað er sum upplýstir av løgmanni er størstur enn í es og inklusiv breyðs
letlandi er hann enn og størri
eilio hol johannesen gersovæl ja eg haldi hetta er ordiliga gott at mann setir sær fyri atarbeiða tey fáa eina nýggja avtalu við es hetti avtalan sum vit gjørdu í sjeyoghálvfems er nokk tann ringasta avtalan sum europa nakrantíð hevur gjørt nakað landið í europa hevur gjørt hetta er tann ringasta avtalan hettaer ein bananavtala vit sleppa at beiggja bananirnar og tað er tað øso at tað er øgiliga gott fyri okkara útflutning men vistu vit ikki fáa danmark hundrað prosent spentanfyri vogni so fáa vit ongantíð iggja av tað so tað er danmark sum er lykiligt til hett her solíki vit eru ein ríkisfelagsskap
ta r eingin ivi um tað venda vit aftur til spyrjara og svara
jónnes joensens ærrði gersuvælja takk fyri frú forkvina ja eygalmáli má má væl vera hvat ið føroyar fáa burturúr tí eygamálið hjáokkum øllum er at fáa eina so góða avtalu sum møguligt so vit fáa eitt eitt betri bygd samfelag har vit sleppa at selja okkara vørur og fáa rætta prísin la ella er kappingarførur hjá marknaðinum og fáa peningaheim til føroyar tað sum eg ætlaði atløgmaður kundi greiða eitt sinur meira frá tð er hvat tað inniber tá vit fáa eina eina avtalu í dag sum er betri en tann sum hava nú hvat tað kemur innibera fyri vinnulívið í føroyum og fyri føroyska búskapin undi hugsað mær at fingið eitt sindur greitt frá hvat ið tað kann gera við við nýggjar vinnur ella við tær verandi vinnurnar sum eru á marknaðinum í dag annars haldi eg tað at mann má altíð hugsa um at mann byggir á herðarnar á teimum frammanundan so tá bárður á stei var uppi her og segði ella varð viðmerki segði at hann hevði roynt at fingið ymiskar avtalur eg dag so so er tað soleiðis at allir øll landstýrið frammanundan hava roynt og tað er gott at mann roynir alla tíðina og visu vit náa á mál nú so er tað bara ein partur av tí at vit øll eiga ein part av tí avtaluni tá hon verður gjørd so eg vóni at løgmaður fer at náa mál og at vit koma at fáa eina góða avtalu fyri føroyar
og føroyskt vinnulív og føroyska samfelagið takk fyri takk síðani er tað løgmaður sum fær orðið aftur

ókey ja løgmaður fær tveir minuttir aftur um eina løtu og til tykkum sum tosa saman salin um seg kunnu skrúva heilt niður tí at
gjørdi væl takk fyri fólkmanna eg ætlaði bara at geva løgmannum møguleika at svara upp á hvat fyri týdning ein slík avtala hevur fyri vinnulívið í føroyum og fyri føroyska samfelagið
ger so væl takk fyri ja og so fær løgmaður orðið til seinasta tað er seinast
fer í hesum spurningin gersovæl ja sum tað var svarar upprunaliga so hava vik atgongd til næstan allar nei akvøður atgongtil allar vørur í esmarknaðinum summ summ sum vit framleiða í dag men orsøkin kanska tit framleiða tær vørurnar tit uga ikki t hava atgongd til aðrar vørur altso meira liðugt vørur og fáa vit eina tolfrælsisga til egesmarknaðin so er eingin ivi um at um tað hendir kanska ikki fær dreyðin til dagsmen yvirtí so fara fær føroyskt vinnulív leggja sæg eftir at framleiða meira liðugt vørur at flyta inn í egelsmarknaðin og tað kann skapa nógv nógv størri virði fyri okkara útflutning enn vit hava í dag takk fyri
ja takk fyri vit fara víðari til spurning trý í dag sum somuleiðis er til akstvegur hannesen løgmann hesa ferð er tað viðvíkjandi suðuroyatunlinum og tað er eytishartmann niclasen sum spyr so eitt eytishartmann niclasen kundi komið upp til røðarapallin so er orðið hennara nú
ger so væl takk fyri fólkuna mín spurningur er til løgmann akselbi johannesen um suðuroyartunnilin og har tríggir spurningar men nummar eitti er hvussu vit nær nógv væntast við líkahaldi av suðuroyartunnilum at kosta árliga hvussu nógv ferðsla skal til fyri at tunnilin fer at bera seg fíggjaliga og nummar trý er hvussu nógv verður gjaldur fyri vanligar og stórar bilar at koyra ígjøgnum tunnilin per einvegis túr tað vil seg ikki túr og túrog viðmerkingar eru at um viðkomandi spurningar ikki verða settir er vandi fyri at eitt mál verður skeivt lýst tí er umráðandi at fáa røttu myndina av hvat ið útreiðslað verður fyri landið brúkarar av suðuroyatunnum framífrí vágatunnilin og norðoyatunnilin í samferðsluætlanini frá landsverk frá átjan til tvey túsund og tretivu vísir tað at vit líka halda undirsjóvartunnlar eru á sjey hundrað og fimmoghálvfjerðs krónur per metur per ár og hetta merkir at vágatunnilin kostar trý hundrað og átta milliónir um árið og norðoyatunnilin fýra komma átta milliónir um árið og tað vil siga tilsamans átta komma seks milliónir um árið stjórin í landsverk er tó ikki samdur í hesum hann segði fyri minni innan árið síðani við krimvarpi at neyðugt er at seta eini trý hundrað milliónir krónur av til rakstur dagføring og trygging av tunlunum næstu tíggju árini tað vil siga tretivu milliónir krónur um árið ein munur av gott einogtjúgu komma fimm milliónir krónur og gott tvey hundrað og hálvtrýss prosent dýrari enn landsverk av fyrstani tíð roknaði seg fram til í samferðsluætlanini í tvey túsund og átjan til tvey túsund og tretivu suðuroyatunnilin sum verður umleið fimmogtjúgu kilometrar til longdar og um farað skal eftir leistinum í samferðsluætlanini um vit líka halda undirsjóvartunnlar á átta hundrað og fimmoghálvfjerðs krónur per metur per ár eigur undirsjóvartunnilin til suðuroyar við sínum fimmogtjúgu kilometrarum at kosta einogtjúgu komma átta milliónir um vit taka útsøkuna hjá stjóranar landsverk til at tey taka tær at vita at viðlíkahaldsgjaldi er væl hægri altso tvey hundrað og hálvtrýss prosent hægri tað vil siga ikki á áttaogtjúgu men á einogtjúgu komma átta milliónir krónur men seksoghálvfjerðs komma tríggjar milliónir krónur árliga fyri viðlíkahald av suðureftirnum
ja takk fyri síðani verður tað løgmaður sum fær høvið at svara il tat kundi trýst á orð knappin at biðja um orðið knøttin ja
ger so væl løgmaður ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin eytis harrt mann niclasen og eg má bara siga beinan vein tað er trupult at svara upp á nógva av spurningunum tyr at mann ikki liðugur at ati at gera tar neyðvur forkanningarnar við tunlunum harvið heldur ikki fígging og nakað annað tá er tað trupult at svara upp á hvat ein kostnaður fer at vera tá ið hon kemur hartil og tað er eisini trupult at svara upp á hvat viðlíkahaldið fer at vera av tunlunum meni nú eru ymiskar útmeldingar og og summan hyggur eftir utmeldigin um landsverk hevur havt um vágatunnilin og norðoyatunnilin hvat viðlíkahaldi er harpeint og so er nokk eisini sagt frá eysturoya sandoyartunlinum at har er tað í munandi lægri útreiðslura viðlíkahald heilt yvirskipað kannmann nokk siga at tá tað kemur til rakstur at tunnilnum vanliga rakstur so kann mann rokna við at raksturin á suðuroyartunnilnum verður vet ella nakað hægri ikki nógv hægri ennvat raksturin av eysturoyartunlinum viðlíkahald er nokk eisini ymiskt bæði tá tair melda ymiskt hús og rnski er mær at siga gevr man klókan uppá tað men sjálvandi eysturoyartunnilin er eitt ár og tá er lítið av útreiðslum til viðlíkahald men tá ið ein tunnil er blivin tjúgu ár einogtjúgu tveyogtjúgu ár vágatunnilin og norðoyatunilin verður kanska at vera eini seytjan ár nú vant so so eru tað sjlandi sindur meira útreiðslur vðlíkahald ein av spildurnýggju tunnilin so altan allíkahald so eru vilíkahalds útreðslurnar ikki so hágar at byrja við men teir vaksa so tá tunnilin bler gamal tí taðskald veva meira allíkahald og raksturin sjávandi also sum tekur eysuroyartunnil so er raksturin ikki so høgur vildi eg mett men raksurin verður lítsindur hægri til til nei suðuroyartunlin tann er longri verður sirka tvífalds longur langr ela ella kanska gott er væl tað tær prísuin er sjálvandi ómøguligt at svara upp á beverandis pískingum prísurin er men sjálvandi skal prísurin finna eina rímiliga legu og teir er kanska útgavstøðin uttan at eg skal siga at nakaða bindandi at hyggja eftir hvar prísurin er millum annað við smyrliudag við ein bili og so framvegis ham so
alt ov tíðliga at svara ítøkiliga upp á spurningarnar frá løgtingskvinnu men takk fyri spurningarnar takk fyri so er tað onnur tingfólk
til jørguniclasen fyrstur ger sovælfrú forkvinna nú segði løgmaður at tað var trupult hjá honum at svara tað eri eg bara nakrir fáir dagar síðan at hann tók málsøkið frá tjóðveldi hann hevur sigt sínar grundir til tað men eg haldi at spurningurin er relevantur altso landsvefrstovnurin altso eftir teimum prísum teir søgdu í tvey túsund og átjan so vili viðlíkahalda suðuroyartunlinum vera tjúgu milliónir um árið eftir tí teir hava sagt um vágatunnilin tað er jú reint politiskt frá stovninum so svara tað til kanska fýrs milliónir viðlíkahaldið á suðuroyartunninum tá má tar relevant at spyrja hvat skal tað kosta at koyra tey sum koyra í suðuroyartunnlinum um hann tá hann kemur skulu tey betala allan rakstrin ella ikki skulu tey betala part av íløguni ella ikki tí eg dugi gott at rokna at skulu tey betala nakað av íløguni afturat rakstrinum so verður tað nokk so dýrt at koyra so tað er gott at
ja eg haldi ikki tað sømil seg at leggja stovnar undir at virka politiskt steða
fklein poulsen hevur orðið ger sovælja frú forkvina tað tað mest áhugavert í hesum her er nevliga hetta bløpuð sum eitur fýra komma átta milliónir krónur um árið fyri viðlíkahalda norðoyatunnilin og so tað sum landsverk meldar út tretivu miliónir um árið visti mann hyggur til dømis eftir norðoyatunninum og tað sum arbeiðið sum er gjørt har so loyðir mær ivast í mann yvirhøvur kann kalla ein stóran part av tí viðlíkahald tí mann hevur stoypt tveir spildurnýggjar betongvekkir frá einum enda í annan mann lagt nýggj ljós niðr í vegin og mann hevur urt ynski um at at fáa nýggjar lætperur í staðin fyri gløðiperur ella ella hallogenperur ella hvat mann hevur í dag og tað vildi eg ikki kalla viðlíkahald men tað vildi eg kalla eina uppgradering og eg haldi at tað tað er rættiliga misvísandi at siga at at tað kostar tretivu miliónir at vitlíkahalda tunnilin altso statsko tunnilin verður gjørdur munandi bet
eingvædd hann hevur verið áður takk fyri at vit venda aftur til spyrjarar og svarara og tað er eytis hartman niclasen sum fær orðið
ger sovæltakk fyri frú forkvinna fyri at taka afturí aftur grundgevingini hví fyri hví hesar spurningarnir verða settir tað er umráðandi at vita hvussu høgt gjald brúkaran av tunlinum skulu vænta fyri at nýta tunlinum og tað er bert at nevna hesi tølini eru áðrenn inflatiónini í dag og tað skal helst leggjast meira afturat fyri at reka suðuroyartunlinum um árið tað vil siga kanska nærri fýrs milliónur krónur og orsøkin til hetta er ein áhugaverdur spurningur fyri mítt viðkomandi og eg rokni við fyri brúkaran eisini tað er at sum nú er so kostar ein bilur tvey hunra ogfimmogtjúgu krónur norðurumfjørðin og tá situr mann umborð av smyrli mann spítur iki bilin men hevur ikki brensul nú er tað kanska eitt gjald sum okur ikki kenna enn men eg kann meta bekunda longdina á tunlinum at tað fer at vera rættiliga høgt for uttan at mann so eisini slítir sín bil og mann skal hava brensil á tað vil siga tað verður eitt høgt gjald eftir mínum tykki og tí haldi eg at tað er skilagott at seta spurningin nú soleiðis at mann hevur altlar ásjónarmið við tá ið mann fer í gongd við et

gersovælja takk fyri frú forkvinna nú haldi eg at jørgun niclasen er so speiskur í dag la tað er nakað so nok so oftani altso eg havi altso umsitið p og suroyartunnil síðani samgongan var skipað tveyogjúnda desembur so tað er ikki naavð hvat ska h n jørt nakar fáar dagar sum jørgunniclasen at vera við men tað er trupult at svara uppá spurningunum eg mn kannbara vísa teg hvat eg sagt fyrr um um hinar tunlarnar tað er at eysturoy sandoyartunnilin hevur sagt at raksturin av eysturoyartunlinum er í fjør hvussu er átta milliónir krónur um árið mannkann rokna við at raksturin gsuðuroyartunlin veður nakað hægri ikki nógv hægrið nakað hægri tí at hann er hvífalt so langur og gott er væl tað ella verður tað íútreiðslurnartil viðlíkahald eru lítlar og ongar í eysturoyartunilin tað fyrsta árið men at kunn vænta at tær fara at vaksa yvirtí tí at tað kemur júst lit á tunnilin sum hann eldist øhtá tað kemur til til hvat prísurin fer at vera so vita vit ikki enn hvat vit hava ikina endaliga kostnaðararmeting av tunlinum vit vita frá landsverk meldi okkurt út tunnilsfelagið meldir okkurt annað út og tað er tað sum arbeiðið fer gongur nú at gera forkanningar lidnar at fáa eina endaliga kostnaðar meting og so ein fíggingarloysn man táð tað fyriliggur tá eru vit øll nokk sonógv klókari eisini hvat prísurin verðurl at koyrar ígjøgnum øog tað er ætlanin sambært samgonguskjalinum tað arbeiðið skal gerast liðugt í tvey túsund og trýogtjúgu og fýraogtjúgu og tá tað er liðugt so er er er málið búgvið til at løgtingið kann taka støðu til málið men annars er ætlanin at draga allar flokkar og bæði andstøðu samgongu við í ta fyrireikandi arbeiðið soleiðis at at e slíkur verkætlan on skal sjávandi hava breiða breiða undirtøku í løgtinginum so har fær mann eisini neyvar metingar um eitt møgulig kostnaðurtunnilin verður fíggingarloysn
og eisini hvat gjaldur verður at koyra ígjøgnum takk fyri takkfyri so verður seinasta umfar í hesum spurninginum spyrjarin hjá spyrjaranum ger so væl
eytisshartman niclasen takk fyri frú forkvinna og takki løgmann fyri svarið eisini øhorsøkin til at eg seti hendan spurningin í dag er eisini tí at visti tað er soleiðis at samferðsluætlanin í landsverk hjá landsverki frá tvey túsund og átjan tvey túsund og tretivu hevur ein vilíkahaldsprís sum eitur sjey hundaðog fimoghálvfjerðs krónur permetur fyri vanligu umsjóartunlar og átta hundrað og fimmoghálvfjerðs fermetrar fyri langa tunlar so haldi tað er skilagott visti mann so tekur kanska og rættar viðlíkahaldsprísin til inni í samferðsluætlanin soleiðis at hon er tilsvarandi tað sum mann leggur fram fyri brúkaran borgarar sumbrúkartunlarnar í føroyum yvirhøvur og at mann rættar viðlíkahaldskostnaðin til soleiðis at hani ikki í realitetinum skal koma til søndar frá landsverk og tá er hann tvey hundrað og hálvtrýss prosent hægri enn tað stendur í samferðsluætlanini tað haldi eg eri ferð og tað var tí at eg setti henda
byrningin í dag takk fyri takk síðan er tað løgmaður hann ynskir ikki orðið áðrenn vit fara víðari til næsta spurning so hugsaði eg kanska at minna á nettupt tí vit hava so nógvar spurningar dag tear vera eindrúgvur dagur at tað er slett ikki so býtt visæ spyrjarar og svararar eru rímiliga klárir til at koma á pallin beinanveg so vit ikki brúka alt for langa tíð at bíða eftir bara tað av tey ganga niðan tað kann eg vussu spara okueitt sindur av tíð í dag vit fara so víðari til spurningun nummar fýra í dag tað er til løgmann tann seinasta spurninir til løgmann í dag og hesi ferð er tað viðvíkjandi nm ætlaðum broytingum í rúsdrekkalóggávuni og tað er bárður á lakini sum spyr og hann fær orð nú
gersovætakk fyri taðna ja tað er viðvíkjandi ætlanin í broytingum la ætlaðum broytingum í rúsdrekkalóggávuni spurningareru ætlað landsstýrið veruliga at lætta um atgongdina til rúsdrekka hvørjir argumentini fyri tí og hví velur landsstýrið ikki at fylgja rúsdrekka tilmælunum hjá fólkaheilsuráðnum arbeitt verður við at broyta lógina soleiðis at tit sleppa at selja tykkara egnu vørur lovaði landstýrismaðurin í uttanríkis og vinnumálum tá hann klipti snórin til nýggja brennivíns virki í vestmanna herfyri og tað samsvarar væl við samgonguskjalið hjá sitandi samgongu sum millum annað lovar at byggjarí og brennarí skuldi fáa loyvi at selja í egnum sølubúðum vinnupolitiskt er hetta stigið til at skilja og um talan var um eina vanliga vøru so var neyvan nakar trupulleiki við tí men rúsdrekka er ikki bara ein vanlig vøra onkur skal hava sagt at alkohol er heimsins besta upplýysingarevni tað upploysir kærleika parli lívsglæði og teg sjálvan nú verðin er ikki so fýrakanta men okkurt er í útsøgnini tað fer ikki vikuskiftið framvið uttan at vit hoyra um harðskap húsaófriðkoyring ágangu so framvegis har rúsdrekka er reyðir tráðurin og rúsdrekka misnýtslan í føroyum er umfatandi við donskum hagtølum sum grundarlagi metir felagsskapurin títt rúm at tað er umleið tólv hundrað børn í føroyum ið vaksa upp í einum heimi har foreldur eru rúsdrekka misnýtarar ótrygvuleiki ófóru triðiligheit og umsorganartrot er gerandisdagur hjá hesum børnum líknandi uppskot um lógarbroyting varð á skrá í tvey túund og átjan tá somu flokkar sótu við valdið tá frámæltu fólkaheilsuráðið í hoyring at loyvi skuldi verða givið byggjaríuna at selja úr egnum sølubøðum í hoyringini grundgav fólkaheilsuráðið við at tess betri atgongdi til rúsdrekka tass meiri verðuð selt og har eftir drukki ráðið mælir til ein varnan politikk á økinum og eitt avgerandi amboð í tí er at sølan er samlað í einkarsølu í tvey túsnogtveyogtjúgu kom ráðið eisini við nýggjum tilmælum og samanumtikið kann sigast at tey eeru
takk fyri so er tað løgmaður sum fær orðið at svara
ja takk fyri frú forkvina og takk fyri fyrispurningin bárður á lakini heilt yvirskipað kann eg siga at ati at tað r nokk eingin ivi um tað sigur fólkaheilsuráðið eisini og sagt tað umaftur umaftur at at størri aatkomaner er til rúsdrekka størri verður nýtslan og eg haldi at at bæði eg sjálvur og spyrjarin eru samdur um at man eigur at hálma nýtsluna so nógv er møguligt men tað sum stendur í samgonguskjalinum tað er í at matstouvinnan fær loyvi at innflyta vín o øl beinleiðis talvil siga uttanum rúsdrekkasøluna matstovuvinnan hevur fleiri umførum víst á at tað kann vera ein fyrimunur um vinnan kann innflyta vín o øl beinleiðis frá framleiðaranum tí teier helst lættari at samráðast um nøgd og prís í hesum føri er ikki talan um sølu beinleiðis til brúkaran og hendan broytingin hevur tsjálvum sær ikki ávirkan á rúsdrekka nýtsluna í føroyum tað gangið ikki út frá tað vínur tú drekka matstovu um tað kemur umvegis rúsun elta ikki burdu ikki økt um sjálvanýtsluna víðari stendur í samgonguskjalinum at byggjarí at brenna rí fáa loyvi at selja egna framleiðslugu egnu sølubúðum framleiðarar av hesum vørum hava víst á at tað hevði verið natúrligt at teiyra í sambandi við vitjaninir á virkinum kunnu selja teimum vitjandi ta vøruna sum teir framleiða tað sum mann hoyrir tað er at tar koma oftani stórir bólkar av útlendskum ferðafólkum sum vitja eitt byggjarí og tá teir lidnir at vitja so fóru teð t vita men skalt tú keypa eina føsku av whisky sum vit framleiða at so mást tú fara á rúsdrekkaseluna ag keypa hana og ikki keypa hanna frá á staðnum og tað er meira t minni altso minni átak mann sigur ókey so er loyvt at selja staðnum øhog og fólkaheilsuráðið hevur sum spyrjarin inni á víst á fleiri ferðirar at mann skal tálma atgongdina fyri at tálma nýtsluna og tað eri eg provit samdur í men eg meti ikki at tær broytingarnar sum samgonguskjalið leggur upp til koma at økja um nýtsluna av rúsdrekka men sjálvandi er tað neyðugt at fylgja væl við og aftaná a hava eyga við at
nýtt tann ikki økist takk fyri okkum fólkunum ja takk fyri so fara vit til
nur tingfólk og tað er stefan klein poulsen ger sovæl fyrstja frú forkvina eg haldi ati nýggja samgongan við við bjarna kárasom petersen ádda í løtuni løgmanni við at gera ein rættiliga stóran feil og eg trúði eg trúði faktiskt at at akkurát hesin økinum valdaði friðir tí at framsókn legði eitt uppskot fram í í farna valskeiði og tá stóð framsókn púra einsamøll tey stóðu púra einsamøll um uppskotið tá vildu tey sjálvandi taka tað óstig longri og fáa tað út í handlarnir vit kenna valstøðuna hjá framsókn men at javnaðarflokkurin og tjóðveldið er eg eisini eri við til at liberisera tað sjált umhan tekura minniskrift tað haldi eg er rættiliga skuffandi tí at vit vita at atgongd og nýtsla hongur øgiliga tætt saman h og tað at vit mann nú fer at loyva teimum at selja brennivín og annað í egnu sølubúum tað økið jú markant um atgongdina tá ið tey kundu opna eina rúgvu av
góði
takk fyri soverta karlott hergarson gersovæ ja egtakk fyri frú forkvina eg eri sindur ósamdur um at at størri atkomligheitið økir um nýtsluna tí vit síggja bara søgurnar fórá tá ið rúsan bleiv sett á stovn og og áðrenn tá vit høvdu skamt mannaskipan at nýtslan per føroying hon er jú fullir so at brúka tað sum argument haldi eg ikki er í lagi annars er hetta mestan átak fyri fyri tey sum byggja til ferðavinnuna tað eru nógvir kundar har beint tað er vit skulu royna at selja
tað til okkara ferðafólk sum koma við hepandi takk fyri takk síðan er
ja magnus rasmussen gert so væl takk fyri fólkuna eg haldi at vit kunnu vera samd um at vit hava eina væl virkandi einkarsølu sum hevur virkað í nógvar og so hesar broytingarnar mann hoyrir um í samgonguskjalinum og eg havi ikki sæð nakað lógaruppskot enn tær boða í gudski frá tí at mann fer at ganga ímóti tilráðingum frá fólkaheilsuráðnum tað vil eg so uppostanda men vit mann hyggur hjá fólkaheilsuráðnum so stendur allar ovast eg veit ikki um tað er grundlóg men tað er tað fyrsta punktið í tilmælunum at rúsan ella rúsdrekkasølan verður framtíðartryggjað og tá ið mann nú fer at til hvussu mann pilkar við og so viðari so kann tað skjótt vera at tað verður tagað sundur og tað ber í stóra bangar
fyri at tað verður ikki til tað betri takk fyri
ger so vælja hvøna eg hoyrdi landsóvør í vinnumálin í vestmanna boðaðis frá at tað fór a stórar bara stórar hendingar og sformaðurin sandanflokkin metonk undirvinir segði at hann fór at tryggja at hetta fór at blíva í hvørja kjallarhurð at ein og hvør ið sum fann upp á heimabryggjarí hann kundi bryggja so galtan vildi og selja sog galt an vildi altso at mann komið til tað niðurstøður at tað kemur eitt hav at tað sum framsógnir komuð til av fransmonn til føroya fyri at fáa vín tað ganga undir vínig í frankaríki tað havi eg ringt við at trúgva okur sum vóru við at seta rúvsin á stovn okur vóru í eini djúpari reppu síðsti forsunin djúpara kreppur upp á grunda tí katastrofurin sum hendi í ein yvir fór brúki at rísdrekka okur er ógvuliga
tiskur við at at ganga longri við tegsiga nær
-dóttir ja takk fyri frú forkvinna eg hugsi um hetta her at tað er eitt krav at rúsan skal hava x antal krónur í avlopi viðsíðu nú tit nøkrum sleppa at bestilla uttan um rúsuna hvat so verður tað so dýrari í rúsuni ella fer mann at broyta avlopi ella hvussu
ger tað tað hevi verið kanska áhugavert at vita
síðani er ta kailioholm johannesenja takk fyri frú forkvina nú havi eg sitið har úti heilsuverkinum og tað er skugga síðani av hesum brennivínunum og íslendingarnir hava gjørt eina ordiliga sukkse tí at tað drukku so ill í hálvfjerðsunum umdómurin har vit burdu hugt ímóti íslandi haldi eg eg fakliga er eingin ivi um e størri atkomu at ger at tú drekkur meira brennivín tað haldi eg øll eiga at vera samd um at mansto kann bryrgja heima er tila okkurt sovorð nakað tað er fínasta í ordan altso menhetta er ímóti allari fakligar tilráðing eingin ivi um

síðani er ta jacobvestegaard ja takk fyri frú forkvina ei rættiliga relevantur fyrispurningur um rúsdrekka lóggávuna annars og tað er slett eingin ivi um tað t ta rætt sum spyrjarin sigur at størri atgongd meira verður drukkið og eg veitikki ttað alt har rukkulívið fyri at brúka tað orðuð gongur fyri seg við rúsdrekkakoyring við húsaðafriði umsorganarswikt og annað er er er rúsdrekka tann reyðu truðurin lat vera sum er ikki fara og geva møguleikar til ati fáa tað nermari út til brúkaran tað ber bara økt øktir trupulleikar av misnýtslu og rúsdrekka tað hava okur ikki brúk fyri í føroyskari samfelagnum so eg eri samdur um at við henderik old eisini lat vera sum er fara ikki og ger broytingar soleiðs tað verður nemmari
ur og strekka takk fyri
jenis arana ger sovæleg má spyrja løgmann altso hví i verðini skula bólkar fyri at sitera løgmann bólkar á útlendskum turistum avgera rúsdrekkapolitikkin í føroyum er tað tað sum skal selja føroyar er tað tað ið skulu reklamera við er føroyar ikki nóg góðar uttan at fara at brúka rúsdrekka sum eina atraktión har var okkurt misskilt eg meti ikki sigur løgmaður og og og og loypur so tvørtur um alt tað sum serkønu siga fólkaheilsuráðið thví hví brúkar løgmaður sovorðnir argumentir sum eg meti ikki tá okur hava tilmælur frá teimum sumu serkunnu økjunum hetta snýr seg jú um ein løg eitrandi løg sum oyðileggur ikki bara fólk men heil samfeløg eg hopi at løgmaður
hugsa se um einaferð afturat ja so venda vit aftur til spyrjari svarar spyrjarin skal líka biðja um orðið ja sa er í ordan
ja takk fyri frí forkvinna ja takk fyrisvarið løgmaður og takk til viðmerkingarnar eg haldi at svarið var var kanska ikki so øgiliga lat ttil at skilja hann eg haldi at løg mær óvarhað seg søsnar umleið at hann ikki metir at tað frá økjum søluna ella um misnýtsluna oh har kann eg bara vísa aftur til fólkaheilsuráðið og og teir vísa víðari til duwultviao sum vísa trý amboð sum kunnu minkumssølun av alkvoli og tað er altso atgongd prísir og marknanaðarføring o heilsuráðið sigur eisini at at tað mælir til kontrolerandi og konservatión politikkaøkinum og ynskir alla søluna samlaða í einkarssølu og har tosa teir so um at at framt tryggja framtíðar tryggja rúsuna so

gersovælja takk fyri frú forkvina øum mann hyggur eftir tølunum í dag so eru vit hóast alt hóast alt millum tey londini sum hava lægst rsikanýtslu fyri hvønn íbúgvan har danmark ligur kanska heilt um toppinum har í danmark hevur k hanska in lægri prís og og ta mest lebralu skipanina so tað er eingin ivi um at ela eg eri hvussu púra samdur við fólkaheilsuráðnum at atkoma og prísir hava nakað at siga fyri akkoholnýtsluna í einm samfelagi so skulu vit varðveita teir prísirnir sum vit hava og ansa eftir atkomni men júst hetta her við at at matstovur kunnu bíleggja uttanum ørúsdrekkaselnan tað eg eri rímiliga vísur í tað økir ikki um nýtsluna og tað eru fáar matstovur sum fara at gera tað trúgvi ikki ein matstova sum selur pitsa og og so framvegis fer at keypa beinleiðis frá vínbøndum raklandi sí vín men taðeu akrar teir heilt fínu matstovurnar sum leggja stóran denta at hava júst tað rætta vínir til matin ogso framvegis tað er nakar at á teimum í føroyum ikki so nógvar kanska tað er tær sum fær t brúka tannmøguleikan tað fer ikki øki um nýtsla tá tað kemur til til ferðavinnu so er tað ikki soleiðis sum jenis a rana sigur at taðer nakrar útlendskir turristar sum skulu gera av um um hvussu okara rúsdrekkalóg er men tað er vit mugu taka atlit til føroyskar vinnuaktørar tað eru nøkur sum framleiða brenni vín í føroyum millum annað whisky og tað eru eitt sindur tá taðr koma tjúgu turristar inn og fáa eina rundferð og hyggja eftirframleiðslua whiscy so sigur mann fari niði á rúsuna aftan á og keypa ein viskufløsku to vita ikkiloyvi at selja tæir eina so færi tað kanska frá rúsuna og keypa eina útlendska viskufløsku ella okkurt annað tá haldi a mann eigur at gagna føroyskari vinnu heldur og eg rokni ikki við tað er so mín persónliga meining at tað fer at økja betýðiligt um um um nýtsluna av alt koli í føroyum til sefan klein poulsen at javnaðarflokuium atkveiddu ímóti og tjóðveldi uppskotinim hjá framsókn fyri einum tveimum árum síðani tað høvdu vit eisini gjørt í dag tí tað snúði seg um at loyva øl og víni fara út í handlarnar til sølu tað hevði eg uttan iva styrkt um
avkomiðná har við eisini nýtsluna so tað taka vit ikki undir við takk fyri takk síðani er tað spyrjarin sum fær orðið bára lakini ger so væl
ja takk fyri ja eg haldi at tað er ógvuliga ivasamari grundgevingar fyri at loyva eina lættari atgongd til til rúsdrekkara tað sum løgmaður tosar um tað man ikki vera meira enn eitt hálvtími til til rúsdina hjá allar allarflestu føroyingum og tað mást vera ein nóg góð atgongd og eg haldi at og eg vóni at mann hugsar seg væl um at mann hugsar um ja tey veiku og mann hugsar um børnini júst í førinum og ikki fer at gera útsøkulógina linari tað skal vera ein áheitan og fólkaheilsuráðið sigur eisini á sínari heimasíðu nú nevndin løgmaður danmark at her skriva teir danmark stendur á síðu linju og nærmast øvundar áttum sum hava valt hesa loysnina loysnina við einkarðsølu sum er so kontrolerað sum tann á einaferð ber til og so varð løgmaður eisini eisini har við við matstovum og tað bleiv tosað um um um prís og yms annað sum fólkaheilsuráðið eisini roynir at kontrolara at tað ikki blívur forbíligt og har var ein samrøða við eini hotellileiðara í dag og viku her fyri eina ferð og har hann úttalaði seg um at at kanska fór tað eisini at at blíva eitt sindur bíligari so eg haldi at tit skulu hugsa tykkum ógvuliga væl um áðrenn
tit gera hesa lógina liðnar takk fyritakk fyri so er tað løgmaður til seinasta umfar og hann ynskir tað ynski hann ikki so fær so er hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til nummar fimm í dag sum er til høgna hoydal landsstýrismannin í uttanríkisvinnumálum og tað er viðvíkjandi kolvetni úr føroysku undirgrundini ogtað er helgi abramsen tingmaður sum spyr ger so væl
ja orsaka frú forkvina ja vit byrja um aftur hettaer ein fyrispurningur til høgna hoydal lanssýrismann við uttanríkisovinnumálum og tað er kraftaváttan eisini umsitur o málsøkið ráðevni í undirgrundini aftur spyrja og tað er ein spurningur hann soljóðandi hvørja støðu hevur landsstýrið til spurningin um at geva loyvi til at leita eftir leita eftir og útvinna kollvetni í føroysku undirgrundini við sum minnast aftur í fýrsuni g hálvfemsuni minnast tað at í nógv ár so var vóru harar samráðingar um yvirtóku av undirgrundini og tað endaðu so við at mann fann eina loysn hvar ið føroyingar yvirtóku ráðevni í undirgrundini tavil siga nú áttu føroyingar rættin til tað sum møguliga fanst har og tað var ein stórur dagur tá ið tað bleiv undirskrivaður tað minnist eg væl og nakrar royndarborðing eru seinni gjørdar og mann ikki funnið olju í rakstraverdum nøgdum men mann hevur funnið ráevni og og jarðfrøroyingur er rættiliga samdur um at har er nógv at finna men í samgonguni og eisini okkurt landsstýrisfólk verið frammi um at viðkomandi er ímóti at vit leita eftir og útvinna olju í føroysku undirgrundini og tí er mín spurningur til landsstýrismannin hvørja støðu hevur landstýriðtil hendan málið altso vil landsstýrið tað at vit skulu leita eftir og útvinna olju í føroyskuella
evnir í føroysku undirgrundini takk fyri ja síðani verður tað høgni hoydal landsstýrismaður sum fær høvi at svara ger so væl
frú forkvinna eg haldi tað er eg havieisini fingið ein skrivligan fyrispurning sendandi frá lsbet mersetes gunleygsdóttir um tað sama og eg skilji væl at spyrjarin setir foushetta málið her tí tað hevur jú verið stórt orðaskifti ikki bara eg haldi hann nevnir millum samgonguflokkarr men eisini innanhýsis í flokkunum í hvussur í tjóðvelsflokkinum eisini um hesi mál og støðan fyri at svarast fyri at svara sbyrjarin ov stutt støðan hjá hesum landsstýrinum er tað at vit hava ongar ætlanir um at fremja nakað nýtt útbjóggarumfar men verandi óbindorskipanin heldur fram tað vil siga har jarðfeingið hevur ávíst samskifti við møguligar áhugaðar áhuga á feløg til at leita eftir oljugass í føroysku undirgrundini og jrjarðfeingi gera eisini enn et ávíst marknaðararbeiði fyri at hava samskift við hesi feløgini hso tað er verandi støðan á tí annars er jú málið hjá hesum landsstýrinum onkur sigur kanska í ansókn íen munandi øðrvísi tað er at føroyar kunnu verða eittað fremsta landið í tí grøna orkuskiftinum vit hava ovmikið av varandi endurnýggjandi orkukeldum í føroyum bæði tær sum vit kenna í dag og aðrar taka seg upp so tað er fremsta málið há hesum lanssýrinum tí hevur landsstýrið eisini stovnað eitt orkuumhvørvismálaráð har ið orkuumhvørvspolitikkurin eisini fer at verða viðgjørdur men støðan viðvíkjandi kolvetni tað er altso at vit hava ongar ætlanir um nakar útbúgvingarumfar men verandi obindorskipanin heldur fram
ja takk fyri so er tað onnur tingfólk sum kunnu hava ein viðmerki
king og kaili joholm johannesen er tann fyrsti tata er øgiliga viktigt at vit hava eitt signal úti í heim at enntil vilja vit fara eftir olju ella vilja vit ikki fara eftir olju tað er øgiliga alvorligt vit hava nógvar lønarútreiðslur til fólk sum sita á arbeiða við hesum her og tí er tað viktit at mann meldar greitt út at vilja vit loyva feløgunum at borða ella vilja vit ikki úr oljuúrtróttnum koma umleið fimm hundrað ymiskar vørur ein av teimum vørunum sum eru øgiliga viktig fyri ta grønu umsyndingina eru vangurnir á vindmyllunum ætla vit so halda uppat at gera vangurnar á vindmyllunum altso hvat skulu vit so hvat skal so mala runt tað verður gjørt av oljuútróttum og har er einki fyri tað í løtuni so skulu vit so hava eina grøna við onkrum vindmyllur við ongum vangrum so so vit mugu fáa at vita hvat hvat vit ætla
takk fyri
tann næsta eg viðmerki eg jørgenicelasen ger so væl ja fúforkvinna ella elbilar við ongum dekkum tey heru gjørdur olju eg fari at takka landsstýrismanninum fyri at tann kom viðsútnaradigini at vit halda fram við ópin dors har so tað skal vera til at bor eftir olju í føroyum og og satt at siga hevði eg roknað við tí tí tjóðveldisflokkurin er úr tann einasti sum hevur roynt at vunniliga væl upp á eina lýsing dagin fyri valið oljan er funnin altso tað væl líkasum ta stóra bustið tað fingu eisini ein gott væl burtur úr tí og og kanska tað ikki verið so galið hjá tjóðveldi tá ið nú søgn høyda kemur ið hesi útmeldingini at vit eisini kunnu útvinna olju í føroyum tí sjálvandi skulu vit tað so leingi verðin hevur brúk fyri oljuni altso fyri stilla tær at bara russarframleiðu olju á steyr og ræðuligt altso
ja frú forkvina eg fari at takka landsstýrismannin fyri svarið og eg skal siga beinanvegin mær dámdi væl svarið htí at eg taki fult undir viðtí grøna orkuskiftunum sum eg veit á landsstýrið eisini ger men eg haldi at tað at útvena olju og grøna orkuskifti kann saktans ganga hond í hond og tað er kanska neyðugt at ganga hond í hond eg sá hugdi nú ein dagin eftir elbilasølinum tað er einki land í norðurlondunum sum so framanlevar tí sum norra fýrs prosent næstan fýrs prosent av bilunum í fjør í norr sum bleiv seldur vór nýggju bilunum vóru elbilar hví er tað jtað er tí aftur teirra ráð til at geva teimum so øgiliga góðum avsláttur fyri at leggja um og hví havta ráð til tað jú tað er oljupengar norra er ríkt land orsakað olju og hevu ráð til at geva sínum borgarum avsláttur so teir kunnu leggja um til grøna orku eg haldi t e sagt at vit kundu eisini sagt sum treyt vist onkurt kemer her at at leita og borð eftir olju at vit siga sum treyt at so stór prosent skal fara til til grøna umskifti altso upá tann mátan kunnu fáa hesi tingini ganga hond í hond tí at olja fer at verða framleidd í nógv ár og olja verður brúkt til so ræðuliga nógv annað enn at brenna altso vit fáa sum keli oholm johannesen nevndi vit kunnu ikki framleiða en elbil uttan olju so so tað so eg haldi hetta er góði mær dámir væl støðuna sum sum landsstýrismaðurin nevndi at at vit geva hetta loyvi og hava halda fram viðhe ópindorskipanini soleisnar at tey sum áhugað er kunnu og við veita at áhugin er stórur og so kunnu vit eisini tangja tað saman at einum grønam orkuskifti ta tað skuldi
veta eisini fremmi í føroyum takk fyri ja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin aftur høgni hoydal ger so væl
frrntakki fyri viðmerkingarnar e ikki heilt samdur í teimum útleggingumum hvussu hvussu einfald etta málið verður sett upp og sum eg nevndi so er so er tað áhaldandi viðgerð og snær eisini í vónið í øllum flokkum tað er jú sterkar grundurs tala fyri tí at tað er ommikið av kolvøttun til til næstu mongu árini og at tað stórur spurningur r her hvussu ætlar ætla londini í heiminum í veruleikanum at gera tey veðurlágs átøkini sum kunnu forða fyri teimum avleiðingunum sum vit vita við vissu koma av útlátunum av aktorvípsgassum so málið er sekki so einfalt sum eitt her eg nú svari eg bara at hvat landsstýrið higartil og klokkarner higartil er samdir í samgonguni meðan alln tann stóri spurningurin um tað veruliga skifti sum fer at krevja heilt ómetaliga nógv eisini av okkum til grøna orku ikki bara hjá okkum men í øllum heiminum og t vit eisini í okkara altjóða ábyrgd siga at tað vit gera alt okkara feri at myrk minka okkara útlát av veðurlagsgassum tað er veruleikan tað sum hetta málið snýr seg um í víkjandi sjálvum kolvettunum og og teimum útliti sum eru nú ver handi støðan við hesum ólukku og og ræðuliga krígnum og úkraina hevur eisini gjørt tað at nú knappliga fara lond at seta meira ferðaolju oljuleiting aftur fyri at gera seg meira leysa av ruskum gass ella olju og gassleiting so so støðan í heiminum er ikki støðan úrkraina er men støðan í heimum er heldur ikki góð fyri tað grøna orkuskifti haldi eg løtuni tjeni oljufeløgin ovurstórar pengar uppá kríggi veruleikan so eg vóni bara tað at táy og eisini landstýraskvinnandi orku umførvismálum eisini fyri at leggja fram atl orku umførvspolitikk at vit kunnu viðgera tey ein stórinn høpi og ikki bara sum ein einfaldan svarthvýttan spurning sum sum hevur veður spurtmerkjóðan svarið greitt upp á hetta her vilt hava framvegis opmondorsskipanina og jarðfeingi er framvegis samskifti við oljufeløg og nógv hendir á markinum til bretlands eisini við útbygging av nýggjum innfrapkervi men men tann stóru spurningurin um okkara ábyrgdu verulagsmálum tað er vera
vit burdu brúkt orknin uppá ja takk fyri og so er tað spyrjaðurin
farin aftur helgi abranmsen ger sovælfrú forkvina steinøldin hon endaði ikki tí at eingi steinar var eftir hon endar tí mann fann onnur evni so nógv betri og eg trúgvi heldur ikki at oljuøldin fer at enda tann dagin tíá i eingin er oljur eftir hon endar tann dagin tá høta at funnið nakað som nógv betir og tí skulu sjávandi arbeiða fullspigt fram ímóti at finna nakað nógv betri men samtíðis smuldi ikki fora noktað tað at oljan er neyðugt nú og eg havi hug at minna á at tá ið tá ið mann umlegði føroysku uttanlandsskuldina í nítjand g nígjuoghálvfems tá kom tað við í avtaluni at fimm hundrað milliónir skuldu strikast á skuldini visti olja bleiv funnin innan ein ávísan íhaldi tvey túsund og átjan vist hanikki bleiv funnin tað vil siga at mann mann mann legði so stóran dent á tað at at at tað var oljan sum líkasum kundi gerokkum rík einki stóð í avtaluni um at vit stóu alivinnan kom fyri seg aftur ella vis makrelur kom inan føroyskan sjógv ella onnur ting sum veruliga hava lyktsamfelagið upp og skaptar veldigan vøkstur í føroyum tað blev s ikki nevnt eingin droymdi um tað tá men tað var oljan tað var tað sum skuldi gjokkum rík og tí haldi eg at at at tað tavði verið púra skeivt at sagt nú at nú nú nú for nokta tað tar við vit brúka ikki að handan møguleika tí hetta er ein øgiliga stórur møguleiki og eg sum sagt eg haldi at vit kunnu saktanst tangja tað saman við við at siga tað at hesir pengarnir sum vit finna burtúr hesum her skuldu brúka til umleggja til grøna orku og og finna aðrar betri loysnir so altíð alt so dámar væl at at landsstýrið hevur ta meiningina at at vit skuldu hava tann møguleikan opnan samtíðis sum mann
eisini leggur um til grøna orku takk fyri fyri so er tað landsstýrismannun
rúforvia øvið allari virðing fyri fyri hesum sjónarmiðunum so kenni eg tað soleiðis sjálvur ati alt fokusið á fosilbrennievni sum eg olja og er olju og gass hog tað sum hendir nú við heimspolitsku støðuni tað haldi eg hevi gjørt eina skulu vit siga eina eina endurreising fyri fosila politikarar hog eg eri nokk partur av tí sjálvur men eg lurti eftir tí sum hendir vit at eg haldi vit tíggja sakki ta skiftið sum skal gerast altso tá vit aftíð tosa um hesi her argumentini við at oljuøldin endaði ikki hóvarst seinøldin sum elgi abadsen førir frammi eg hoyri tað men eg di eg altso eg føli tað sjálvur sum um at vit eru at vit eru á einum einum støði har vit ikki hava sæð tey veruligu krøvini til umleggingina til grøna og varandi orku ikki bara hjá okkum men um allan heim og tí endurtaki bara at er nakað á landið í heiminum sum er so vælsignað við varandi náttúru givnum oljuorkukeldum sum føroyar altso tær sum endurnýggja seg altso bara sjófaorkan so vónandi tær royndirnar far t halda fram umframt alt annað og við at gera við at gera nýggj brennievni burtur úr varandi orku also altso altso vetni og og hvat alt hetta eitur t tað har vig skild hugsa so tí vóni ikki at orðaskifti var afturfyri at snúgva seg um at vit næstan eru í tjúgu ár afturí tíðini og tosa um um oljuna og oljuleiting og tí samanhangi øhtað skal veramín áheitan og so er bara ein lítil viðmerking mær dámar væl atblíiva argaður u jørgum niclasen gjørdi tað væl kanska t sindur helgi abramsen ja einaferð lýstu vit við at oljan er okkara tá var tað longu komið fram um á funnin so bara fyri at rætta ta merkiljingina tí tað tað snúði seg um at vit í føroyum hava sjálvu ræði á okkara undirgrund og viðeisini sjálvi hava rði ág okkara grønu orkuskeldum tað er eisini eitt mál sum er ótrúliga týdningarmikið fyri tjóðarbyggingina og fyri okkara altjóða leiklut at vit sjálvi hava ræði á hesum her í framtíðini tað skal mann eisini hava við tá mann tosar um um tað møguliga fara at koma umsóknir innan fyri opindórasskipanina at vit sjálv hava ræði av tí og at tað ikki bara verður verður eit ein ein vinna sum skapar nøkur fárík fólk og ikki skapar at verur

gersovæltakk fyri frú forkvina tað biddaat til at standa køv verða klárur tá mann ikki kann verða klárur fyri skipanini tá ið næsti spurningur er hesin fyrispurningur er til høgna hoydal landsstýrismann uttanríkisvinnumállin um sjónsstýrið og spurningar ljóðar soleiðis hvør verður javnan sent boð eftir tær dn maritima hava riðkommissión tá ið skaðar og vanlukkur henda á sjónum tvey kostisar kanningar trý hvør kannar um lógarbrotið fram tíggir innstitlingar um revsing og fýra er rætta trygna í lagi tjá ið i ger kanningar viðmerkingarnar eru tað hoyristeg javnan tá ið skaðar og vanlukkur henda sjónum at sjónirsýusend váa eftir avaríkomissiónini fyri at gera neyðuga kanningararbeiði hetta virkar mær kottligt so okur átti at havt parbeitt okur førleikar til sjálvur avstaði fyri slíkum kanningum áhugavert er eisini at fáa vitað hvat slílar kanningar kosta á heimasíðuni hjá sjóvendisstøðini stendur endurtakið her n endamálið við kanningum er at útvega upplýsingar um slíkar hendingar og greiða tilgongd og orsøkir hetta arbeiðið verður gjørt til tess at sjónarstýrið kann gera tilráðingarbroytingar um nýggjar reglur í lóggávu ið eru við til at tryggja at slíkar hendingar ikki koma fyri aftur og so er tað kanningar í sjónarstýrisgerð í slíkum førum er við til at fremja trygdina á sjónum hava onga ávirkan á møguligar revsirættarligar ella endurgjarsspurningar í samband við sjálva hendingina tí verður eisini spurt um hvør tað er sum kannar um tað revsirættarliga sambandi við skaðar vanlukkurá sjónum og mett verður ug møguli lógarbrot og hvør revsingin skal vera at gera kanningar sum tær hava ríkormisusónir ger er tað ikki tað sama sum gera kanningarin um møgulig lógarbrot er framt og tí er neyðugt at fáa vita hvør kannar kanna tann partin tað er umráðandi at rætta trygdin er í lagi hjá teimum i kannað verið tí tað má ikki koma á blanda í hvat endamálið er við teimum ymisku kanningunum

ygersælfrú forkvinna eg má sjálvandi beinanvegin siga mær vera samdan við spyrjaran í at sum ein tjóð sum um nøkur onnur ikki bara er á landi men livir og hevur livað so lív á sjónum og trygd á sjónum og tær syndarligu vanlukkurnar sum vit hava í søguni havt og tíverri eisini hava tað havt vanlukkur nýligani mugu vit byggja um føroyskar førleikar til eisini at gera tær kanningar sum skulu jú elva til at trygdin verður betri og at sløktingi endurtekur og eg havi sjálvandi spurt mær fyri hvussu í mannagongdini eru viðvíkjandi hesum kanningum av av av skæðum og vanlukkum og hava fingið upplýst ati sjálvandi fylgir sjóvennistýri og tað veit spyrjarin eisini at ta rhert øligt arbeiði við tí fylgir altjóða reglum og tá ið stórir størri vanlukkur eru so áleggur teir flagglandina gera kanningarnar men at mann í fleiri førum hevur brúkt ta marotimu havaríkommissiónina og tað er til størri og álvarslig óhapp verður sagt tí at tí at mann eisini skal vera púra kan man siga vardur fyri fyriikki frá okum sjálvum endiliga men eisini frá umhappini um at tað er púra óheft gjørt og tað havi sæð fleiri dømir um eg kundi ynstmann hevði mannn kundi bygdi førleika meir upp í føroyum samdor við spyrjaran men heta er tað sum eg havi fingið upplýst og so er taðhvat tað kostar øí tvey túsund og veyogtjúgu rindaði sjóvondsstýri til esamar og timuhavarí kommusiónina tvey hundrað o seksoghálvfjerðs túsund og níggjuogtrýss krónur í einogtjúgu var tað tvey hudrað og tjúgu túsund og átta hundrð og tveyoghálvfems krónur prsis so so tað varðu sagt at síðani tvyhunrað g fimtan hevu mann rinda millum tveyogtrý hundrað túsund krónur til hesi arbeiðini øhsjóvendsstýrið er er sermyndugleiki so kom aftur til svarið eisini og skal ikki gera ákæru men men skal kanna tað og kann eist staðfesta etta vísa um lógarbotið er framd so skal tað víðari til fútan og eg giti tið tað sum landstýrsmaðurn beinar við afto hvør eri rættartrygdin tí hann kanska útgreina spurningin skal eg koma nærri inn á tað at sjálvandi skal rættartrygdin vera í lagið tá i heta fer fram við einari kanning sum seinni elvir til at tað fer til fútan og ein ákæra verður reist
ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar
jørgunniclasen er tann fyrsti ger sovæl hfrú forkvinna landsstýrsmaðurin koma ikki nøkrum greiðum svari altso fyri mær virkar tað púra altso tá okkurt hendir á sjónum so hoyra vit í útvarpinum at tað er den danski haveriekommisjon sum nú skal koma til føroyar altso er tað nakað sum føroyingar duga so ertð at fáa sær sigling so tað burdi sjóini stýrið klára sjálvt men tað sum er meira viktiga spurninginum tað er tað her eru tvey ting annað er at kanna tað sum hendi fyri at ikki skal henda aftur og hitt er visutur okkurt revsivert og tá taðer okkurt revsivert so hevur tann sum møguliga blívur skuldsettur rætt til ikki at úttalas tað er jú alt avgerandi í kanningini fyri teg ikki skal henda aftur at øll úttala seg og fortelja alt so tí er hetta tvey forskelju ting rættartrygdin er ikki í lagi í dag tá mann brúka donsku havvaríkommusjónina til møguligar skuldsetingar og tað kanst jú ikki tí tað hevur rættartrygdin r ikki lagi so hetta herv
ja takk fyri so vóru tað ikki fleiri viðmerkingarar niðri í salinum men jakob vestergaard spyrjarin ger so væl
dagnyrur
frú forkvinna og takk fyri svarið tað var nøkulunda soleiðis sum eg roknaði við eg havi ongantíð skilt at mann sendi boð eftir donsku havríkomissiónini til at ja mann sigur serliga stóra óhapp tað er tað yvirhøvur ikki tað er bakatello bakatelluppgávur sum mann sjálvandi burdi gjørt í føroyum uttan at sent boð eftir dønum tað sum er høvuðstrupulleikin í mínum eftir mínum tykki tað er tað at mann blandar tingini saman tá ieg hava ríkommissiónir gjarna kanning so vilt tey hava allar upplýsingar á borið t túttala seg uttan uttan at fáa at vita at tað tú úttalaið um møguliga seinni kann brúkast ímótiteræftur í eini ákæru og tað er ein ein ein stórur trupulleiki sum eg haldi mann eigur veruliga at gera nakað við eina frágreiðing frá hava ríkommissiónini má mann ongantíð brúka til at vordera um nakar revsuverkt er hent tí tað er hvør sítt hvør sín bókhata tá ið tú kannar um nakar revsurekt er hent so fert tú lóggávuni inn og sigur ókey og gevur teimum fólkunum sum eventuelt er partar av hasum her tey rættingini sum tey vanligt hava í einu rætta samfelag tú hú ikki i skildi úttala seg tí tað tú sigur kann møguliga brúkast ímóti tað er akkurát mótisatt og har er alvorðligt bland í í heilum og tað er ikki gott fyri rætta trygdina tí mann má halda hasi har tingini avskilt og tí má fakmyndugleikin í hesum førinum sum er sjóvandisstýrið syrgja fyri at upparbeiða sær báðir førleikar til at kanna hvat er revsuverkt í einir aðrari paralellarakanning enn visi mann skal brúka modellið hjá vríkamissiónuni tí tað er ein yvirskipað at forðar fyri at sovorðt ikki kendur aftur meðan tann hinkanningin er r a finna út av er nakað lósu verð farin fram og eta úfturav at eta viðhvørt at viðkomandi so við tíðin til svart fyri tað fyri brota lóggávuna tey tingini verða blandað saman í dag og tað er ikki gott takk fyri frú forkvinaja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin
frú forkvinna eg haldi eg fari at staðfest at vit hava knasan dugnalig fólk innan fyri sjóvansstýrið vit hava einar ørglittar føroyngr sum arbeiði innan fyri klassarnar eisini uu um so teir eru í útlendski sjálvandi sum vit hava ommiki av førleikan í hesum her og eg haldi tjóvendsstýrið gera eitt knasankvór arbeiði og verða støðugt eftirmett er støðugt undir eftirliti eftir altjóða reglum fyri at tey halda sítt og tað er uttan iva ein orsøk til at tað sum tey meta er í størri óhapp at tey eisini fáa ítlendska serfrøðin nú er so donsk í hesum førinum eg haldi ikki nakað alið í størri óhoppin at tú eisini tekur íslendska ella norska ella aðra serfrøði inn har tað er neyðugt um tað eisini er neyðugt fyri at standa tey altjóða tað altjóða ettiritið sum aftaná er við sjóvonsstýrinum sum eg lan bara sláa tað fast eg fari helt kk vra so bíliga at siga tað at atat hetta her er jú hent tað sum henta j hent yvir nógv ár eisini meðan fólkaflokkurin situr lat hað nú fara øh tað tað snýr seg um nú sum er sum er týdningarmikið bæði hjørgun niclasen og jujøgu vestekur ver inni á tað sum eg skilji tað a sjóvirinsstýriskar sambært grein trettan gera kanningar sambært grein nítjan veg skuldu tær innheinta upplýsingar men hvar fær hasa upplýsingarnar visti tú hevur sagt alt og nú ver tað seinni grundara fyrienn revstirmálið eg haldi eg haviskilt tað er er er tað sum verður spurt um og har skilji eg væl at tað verður restur ivi um hvussu hvussu kann tað henda tí eg havi hoyrt altso nú skal e ikki alts eg skal eg siga ting súrorðarpalli at at tað tað hevur ivamál um a mán her broytt mannagongdin hjá ákæru valdinum tá ið mál fer víðari harfrá tí í veruleikan haldi eg so skal ákæru valdið gera sína egnu kanning og ikki bara brúka upplýsingar sum tuhevur sagt har í einum møguligum øákærumál so har egeri eg samdur við við bæði spyrjaran og og viðmerkjaran og tað skal eg taka upp við relevantar myndugleikar tí ðaltso kann ikki verða gjørd og seinni ferð yvir til ákæruvaldið og hvussu ferðast upplýsingar har ímillum tað er tað er væl skilt at har har er ein har kann uppstanda ein rættartrygdartrupulleiki hjá teimum sum hava útalað seg og tað skal eg gjarna fara at kanna um tiy nøkur mannagongd sum broytt tað havi eg skilt at mann ger tað ikki heilt p á sama máta nú sum mannheur gjørt framanundan
eg fái ikki svarað tær beint nú men tað skal eg gjarna venda afturvið ja takk fyri høgni heita landsstýrismaður og so er tað jakob vesselgaard aftur
vist okur eru partur av altjóða felagsskapinum so eiga okur at kunna hava skipanir í føroyum sum kunna gera óvil geva kanningar eg hoyri einki um at onnur lond senda boð eftir eftir grannunum til ati kanna teirra óhappar sjónum í danmark eta maritimi hava hiðkomissión sum ger tær kanningarnir eg kenni einki seta teir stenda boða eftir norðmennum íla íslendingum tá i eitt óhapp er tí teir ikki kunnu vera nóg óvildigur í teirra kanningararbeiði so eg eg skilj ikki handan eg skilji ikki eg skilji ikki hata í argumentini tí okara skipanir mugu vera so tryggar og haldgóðar og óheftar í føroyum at okur kunnu gera tær kanningar sum okur skulu gera sum partur aveinu altjóða felagsskapi í hesum førum imo atlimaskap so hatta hasir argumentini skilja ikki og hasir argumentini má landstýrismaðurin ongantíð faran inná tí hann so sigur hann interrekta ja okur kunnu ikki sjálvur tí tað hava sett spurnatekin við ungur førur fyri tað um okureru óvildu yvi nokk og alt íð at skelja tað haldi er ein øgiliga skeiv leið okur skulu kunna til ein hvøra tíð standa upp fyri tí sum okur gera eisini okra stovnar stovnurin í sjónirsstýri tað sum eg havi fílst á tað er tað at tð bland í tað er tað er blandað í at mann hevur mann hevur hava ríkommissiónina til at gera ávísar kanningar og harð leggur mann upp til øll koma við øllum upplýsingum sjálvandi tí tær hava ríkamissiónum ella sjóvensstýrið í hesum førinum sum skal syrgja fyri yvirskipað vist era okkurt sum gongur aftur man e lóggávu kann kann lofta nakað heilt annað tá ið mann fer inn og kannar eitt mál hvat brot er framt hví hvør hevurframt brot á sjóvum á lóggávuna á tí tá ávísa er hent tá má mann ikki brúka tað at mann hevur latið út sleppa frítt at tosa tá skalt tú hava nøkur rættindir sum borgari í føroyum vist tað seinni verður reist ákær mó ímóti tær og tað r har eg haldi tingini halt

ja frú forkvina eg i eg haldi eg torið at garantera at at sjóvinnustýrið fylgir ótrúliga neyvt teimum heimildum og ásetingum sum e eru í í í í lógini í trygda sjónum altso tað er eg sannførdur um og til hitt sum jakuvestegard nevnir so skal eg takka konum fyri vissi hann vissi hann fær fær fær rætta ta skeiva leiv sum eg møguliga er farin inn á tí eg havi egeri púra samdur við honum tí vit mugu ongantíð koma við tí argumentunum at vit ikki hava førleikarnar sjálvi og at hóast vit itt lítið samfelag sum man ikki nóg óheftir eg sigi bara tað at eg haldi ikki nakað galið við at vit hava serfrøða í føroyum og tá vit gera na kðskaðanevnd sum vit heldur eiga kalla eina n havaríkommissión so ger tað einki um vit tum dømis tá tóku eitt ein eini ein íslendskan serfrøðingan norskan serfør en danska serðfrng inn við tí arbeiði eisini fyri støðugt at kunna kunna standa okkum sterkt í teimum ótrúliga vaksandi krøvunum til at standa at standa royndina mótvegis imo og mótvegis mótvegis tí altjóða eftirlitinum tað haldie ikki nakað galið við men eg eri samdurig jakudvestegard í vmín boðskal var tta megnar vit ikki sjálvi so so skal eg taka tað í meg aftvar tað var ikki tað sum eg ætlaði at siga har eri eg púra samdurvð jakuvvestekurat sjálvandi kunnu vit byggja teimum førleikanum upp og vit hava hann eisini og føroyingar virka innan fyri innan fyri skipavinnu og trygd allastaðni runt í verðini tað vita vit eisini so ver ta hetta viðvið við við viðso hevi eg skilt tað rætt at tað kundi upstana trupulleikar men eg vil framvegis standa fast við at sjóvinnusstýrið hevur fylgt sína reglum men tað kunnu verða tað kunnu vera komin ivamál í spurningin um hvussu ákæruvaldið fer víðari við teimum upplýsingum sum eru í einari skaðanevndarfrágreiðing við teimum upplýsin sum innhenthar eru har og tað skal eg gjarna taka upp tí tað er tað har eri eg samdur við bæði spyrjara og sum eg segði viðmerki sær um at at tað mugu vit tryggja at tað ikki verður nakar rættatrygdaivi hjá teimum sum sjálvandi skulu geva sínari frágreiðing eftir øllum at allar sínari bestu sannføring og hugsjón í einari skaðanevndar tilgongd har ið mann innsavnar allar upplýsingar um óhappi og endamálið er jú framvegis í tí eisini at vit kunnu gera reglur og broytingar so at tað ikki hendir aftur tað er alt endamálið við skaðanevndararbeiðinum so tað skal eg tað skal eg fáa at tryggja meðan revstuparturin skal eisini takast su tað er altso at vera ákæruvaldið sum ger tað og ger tað eftir sínum
egnu rættartygdarreglu ja takk so er hasin fyrispurningurin svaraður næsti spurningur tað skendi í røðini hann er eisini til høgna hoydal landsýrýsmann í uttanvísis vinnumálum og hann er viðvíkjandi kappingareftirlitið og bilasølunum og tað er steffan klein poulsen
gerso væl stefan klen polsen takk fyri harra formaður ja spurningurin er til høgna hoydal landsstýrismann í vinnumálum og snýr seg sum sagt um kappingareftirlitið og bilasøgurnar og her eru tríggir spurningar hví er arbeiðið við at kanna bilasøgurnar í føroyum fyribils wiks nummar tvey hvat er kostnaðurin av at taka arbeiðið uppaftur og fullgera kanningina nummar trý hvørjar kanningar raðfestir kappingareftirlitið í løtuni og tað var soleiðis at mánadagin trettanda februar tvey úsnog trýogtjúgu bórust tíðindini í kvf at kanningin hjá kappingareftirlitinum av bilasøluni í føroyum fyribils er løgt til viks har bleiv sagt at tað er ein spurningur um raðfesting og orku nær hetta arbeiðið verður uppaftur tikið tað bleiv tó upplýst at partur av kanningini eru lidnir og staðfesta at bilasølurnar í føroyum fáa munandi størri vinning av søluni samanborið við bilasølur í danmark málið um at stuðla elbilin liggur í løgtinginum í løtuni sum fer at geva bilasølun enn størri rásaróm til at leggja vinning á sølu av elbilum kanningin av bilasøluni er tí sera aktuell og tí verður hesin spurningurin settur og í sambandi við spurning tvey so leggi eg nokk o stóran dent á kostnaðin hog vist tað ber til hjá landsstýrismanninum so hevur ð eisin áhogvert at hoyrt teyr hoyrt nær nær henda kanningin kundi verið gjørt liðug visti visti mann setti neyðuga pengar og og orku av tí at hon er hon er sera sera aktuell í mun til tað málð sum vit annars hava í løgtinginum
takk fyri ja takk so tá eg nú heita lætst sum eitt sindur orðið
ger so vælja harra formaður eg hevti meg eisini við tann upplýsingin sum vit fingu ígjøgnum fjølmillarnar um at ein kanning sum hevði verið fyribils var ll viksi øh og eg havi sjálvandi spurt mer fyri um hetta málið h og svarið frá kappingareftlitinum er lat meg undirstrika kappingartilið skal virka óheft tað skal ikk vera so at landsstýrismaðrin bestemmar hvat hvat kappingareflitið kannar men vit hava skyldu til at útvega stovninum síni sít sítt fæ og sítt sítt møguleika fyi et útrina tað virksemi sum hvat pinga eg skal gera og mann kann sjálvandi eiti tosa að kappingerlitið a ht hvat skal mann styrkja og hvat krevst og tað hava vit so gjørt og kappingkappinarøtlit hevur upplýst at arbeiðsorkan á stovninum er avmarkað og tað er tí at mann hevur lagt hesar kanningina til veks fyribils tí mann hevur stórar uppgávur við at kanna onnur mál eisini onnur mál sum kunu hava samband við møgulig rættarmál tað er tað sum verður upplýst frá kappingarefirlitinum eg meti at tær kanningarnar hava týdning men eg meti eisiniein kanningarnar sum tær sum her verða eftirlýstar hava stóran týdning og eg fari sjálvandi selda meg aftur í samband við kappingaritini hvussu kunu vit styrkja møguleikastovninum at gera tær kanningarnar og kostnaðurin sumsteffan klein poulsen spyr um har ið kappingareftilitið upplýst at tað fer attað fer at krevja á leið eitt hálvt ársverk at fullføra hesa kanningina í samban við bilasøðurnar og tað svara til vistu vit rokna vanvanligu høvdunum umleið trý hundrað túsund krónur ha so tað er kostnaðurin av at gea eina lidna men men kappingarlødr hevur altso nakrar stórar uppgávur sum kanska eisini ava veri frammi við nøkrum øðrum málum sum eisini sum eisinihtaka við rætta mál og anað at gera møguliga og kappingardilu sigur sigur eisini í í í svarunum til mín at tað eru nógvir marknaðir sum eru áhugaverdir at kanna vit hava eisini í samgonguskjalinum sagt at mann skal styrkja kappingareftirlitið tað eru ikki komið á fíggjarlógina enn men kappingarlgi tað eru nógvr marknaðir mann eigur at kanna og brúka størri orku upp á at kanna o ikki bara bilamarknaðin og tað haldi eg kann lova atat vit fara at gera nakað við ø í hesi samgonguni og vónandi eisini við undirtøku frá løgtinginum

er sovit nólsøe ger su væl takk fyri harra formaður ter við athøgni hoydal kom inn á tað at vit eiga at suulla so at vísa kappingareftirlitinum størri ans enn vit hava gjørt tí at her ersum stefan klein polsen vísir á arbeiðir við at kannar bilarsølur er bara ein partur av einumeg veitkk km skan siga tað ír fleiri fleiri søgur mann hoyrir um at nógvar kanningar eiga at gerast nógvar kanningar áttu at gerast men taðsum mann ofta hoyrir er at orkan og orkan í kappingareftirlitinum strekki ke til tað at røkja sína uppgávu grundini og tað er jú eigu jú at verða ein verja hjá okum í brúkarum at kappingareftirlitið klárar at røkja sínar uppgávur og at gera tær kanningar sum tey skulu gera og tí blívur tað trupulleiki hjá okum sum sum brúkaram av ølum møguligum tænastum tá vit ikki vita veruliga hvussu støðan er eru prísir forhøgir er kappingarstøða nóg góð og so víðari sovíðari so eg haldi tað atat landstýrið eigar at halda fastu í sína ætlan at raðfesta hetta økið tí atí síðst enda kemur tað
hjá tær
takksora jensaranasum fær orðið gersu væl alt gott um at ja tað er onnur øki sum kundu kannast men hetta snýr seg um eina kanning sum var so gott sum liðug fyri einum fyri n hálvum øðrum ári síðani tá bleiv g sagt at tar var nógvr fáir mánaðir eftir so kom hendan her ótrúliga spennandi kanningin tí hon avdúkaði ymiskt sum sum ja í hvussur vísti á at ær føroysku bilasølurnar tær liva eitt luksis lív og hví er hon steðgað eg fari inniliga heita á á á landsstýrismanninum um at fáa kannað hví steðgaði hon hon var so gott sum liðug hendan kanningin hvat var tað sum gjørdi at hon ja eg skal ikki siga bleiv steðgað men steðgaði

spyrjarin sum fer orðið eftir støffuliga pulsin gjørt so væl ja takka formaður eg ivist trýð at tað er so nógv sum kaffingareftirlitið kann fara í holt við at kanna men tað er rættiliga undirsýndarsamt at teimum ja hálvvegna er liðið í livra og eina kanning og so knappliga leggra hana til viks tí at eg haldi at hendan kanningin er ikki nógv minni áhugaverd enn enn aðrar uttan at vita hvat tey tosa um men siga hann hálvt ársverk so veit ikki um tað eisini er ligvið at tað er eitt hálvt ár so skal til fyri at gera kanningin snámenn tað tað er so hvat tað er men eg segði spurningurin hann skal síggjast í í ljósinum av av tí stuðli sum vit veita til elbilar og har vit fara inn og og seta skrásøguleikagjaldið millum annað til null og og geva mbg aftur og tá er spurningurin hvørð fara ágóðan er tað faktiskt kundin sum fær ein avgóðan sum vit sum er í ísamt við við uppskotinum ella ella leggja bilasølurnar bara ein líkastan vinning á og og kanningin staðfesti jú henda kanningin sum eg veit ikki hví partarakanningin kom út men men tað djóðar sum at hesi partar av kanningini sum eru lidnir staðfesta tað at føroysku bilasølurnar kenna munandi meir per seldan bil enn enn í danmark og og so kann mann seta sær spurningin vil trýtøkan geva teimum upphædd størri vinning samstundis sum at landskassin pungar út við triðsifraðum milliónum upphæddum vit brúka so enormar stórar upphæddir uppá uppá hetta her tí tí blívur hendan kanningin her suðurealiga aktuell tá vit tosa um væl yvir hundrað milliónir um árið so
ja nú er tíðurin út takk fyri so í dag ein heiligur landsmaður sum fer og
ger suvæljú harra formaður eg haldi ta ið tað verður upplýst at tað er eitt hálvt ársverkt sum merkir tað ikki akkrat í tí tað er kostnaðurin av einum hálvum orsverki men eg havi ikki fingið svar upp á hvussu langa tíð tað tekra gerast kanningina lidna og lat meg so bara staðfesta at eg haldi at at orðaskifti her lýsir týdningin av at hava eitt kappingareftirlit sum eisini kann virka óheft og hevur umstøður til at gera tar kanningar sum teimum er álagt tí svarið snýr seg um at teimum eru eisini álagt at gera kanningar á samanleggingum og tit hava hoyrt fleiri aðrar søgur sum kanska partís av út í fjølmiðlunum sum tey mugu brúka rala stórar orku uppá øh so taðheta nakað um at vit geva geva kappingarligini umstøður til at gera tað annar kann eg eisini upplýsa at ein dagføringar kappingarlógin er ávegis í tingi sum nágreinar nøkur viðurskiftir øhso so so har liggur tí í stóran mun men tað vísir eisini týdningin av at tá ið vit nú standa viðgera taðher í tinginum og eg havi eisini hoyrt tað orðaskiftið um hevur verið nú í sambandi við elbilarnar so vísir tei eisini týdningin av einum stovnuri sum kappingareftirlitið at tá ið hann ger kanningar stovnurin ella tey fólki sum eru har so fáa vit allar uplýsingar á borði so vit ikki sum politikarar nú fara at gita og siga hetta hatta tað er eitein spurningur um um kappingarentrið skal til fyri verða til fyri borgarar men ta skal eisini hava rættartrygdina hjá teimum sum verða kannaði fyri eygað tingfólk skilja hvat eg meini at eg eg ræðist tá ið tingfólk bara koma við at koma við einum einum uppáhaldi uttan vit hava fingið allar upplýsingarmálinum tí at visi kappingarlivið skal virka so stovnur og vit skulu hava álit á einam slíkum stovnuri sum skal virka óheft so so mugu vit eisini geva geva tað neyðuga faði til at kappinarelin kann gera tær kanningarnar so tá vit fáa eina eina kanning súvur henum liðug og vit hava allar upplýsingar við um hann hevur fingið møguleikar fyri at fyri at hoyrt partarnar alt tað sum tit hava hoyrt í øðrum málum so soso ja kappingareftilit má styrkjast fyri at geranda kanningarnar eitt har sum eru samanvi grein fýraogtjúgu nevnir hesar kanningarnar av marknaðum men tað eru so ikki orka lig ta í løtuni og eg fari ikki at tosa um hvør ur skyldina at han orka en
skjótt av vit mugu bara siga tað tað mugu vit so gera frá nú al ja takk so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið aftur ger so væl
kra formaður ja tað er soleiðis at ja tað málið er so avgreitt í øllum førum í fyrstu avtløgu ið fíggjarnevndini viðvíkjandi elbilum har álitið er komið út men eg haldi at tað málið attso tvær tær seinastu ferðinar teg verið hevur rættiliga illa lýst mann ja mann lýsti kanska málið fyrstu ferð nær mann gav elbilum stuðul aftur í tvey túsug seytjan ella nær tað var men í seinastu samgongu ella seinasta valskeið oghetta valskeiðið hevur málið setik verið til almenna hoyring og tí hevur mann hava vit so í fíggjarnevndini roynt at gjørt at arbeiði fyri at fáa allar teir upplýsingar sum eru neyðugir og vit kunnu bara staðfesta eg má undirstrika tað at vit altso fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tosa vit um eini hundrað og tjúgu kanska hundrað og tretivu milliónir sum vit hava stuðlað til elbilar og hybridbilar og vistu vit fara inn og hyggja eftir fíggjarliga uppskotinum fyri fyri tvey túsund og trýogtjúgu so er allar inntøkumetingar fara uppeftir men skrásetingargjaldið verður statvekkar niðri tað altso har tað er so stórt lop altso tað fer næstan niði í einar helvt og tí helt eg at henda akkurát hendan kanningin var ræðuliga áhugverd í mun til tann stuðul sum vit geva hvar fer hesin stuðulin hesin stuðulin á á á hundraðtals milliónir hvørt tað einasta ár vit mugu spyrja okkum sjálvi um um tað er rætta at stuðla elbilinum í øllm farin á hendan hátt og og tað sum vit í miðflokkinum skjóta upp at um ikki annað at vit seta eitt prísloft á sum vit fáa dempað dempa hesum ekstrema mssnu ikki úikki útreiðsluvøksturi men ein ræðuliga stór inntøku missur fyri landskassan øog tí haldi g vit eiga at geva okkum tí skal prísloft inn skulu vit gerahatta upp á onkran ein ella annan máta og ja til kappingareftirlit sum heild so kundu teir saktans fingið meir resursur at um ikki annað gjørt kanningarnar lidnar tí at
undrar meg at at henda kanningin ikki ikki er liðug enn ja takk so etað landstýrsmaðurin høgni hoydal sum fær orðið aftur fyrisíðst
gersvæharra formaður jú altso eg sigi væl neyðum nakað skeivt við kappingareftirlitið og allar spurningarnar um at tryggja kapping á okkara ofta øliga avmarkaðam marknaði við við dugu polum og triðjum polum og alt tað hevur ikki verið raðfest í mong ár samstundis koma uppgávurnar við teimum stóru samanleggingunum sum kappingin eru álagt at gera sambært lóg og tílíkt øhog stefan klan polsen haldi sigur tað eisini at nú he man so viðgjerta uppskot har hesar nakrar upplótar koma fram sum sum eg meti ofta kunna vera hemen hvat er tað nøkrar uplýsingar er tað nakað sum sum fyritøkan nú kunnu brúka til at at avløra ættinshemliheitin hjá hvørjum øðrum fær tað at fremja kappingina ella øvugt t tí eg sigi tað tí mugu vit fáast gjørst gjørd slík ting so tey eru gjørd sambært lógini við teimum heimild sum kappingarlitið hevur so lýsið túti at sær so vit nettupp kunnu viðgera tar politisku avleiðingarnar og møguligu átøkini vit skulu gera fyri at bøta um kappingarstøðu hso eg haldi ta tilgongd sum sefanklan olsen lýsir eisini í sambandi við elbilauppskotið ella tað uppskotið um frítøkur fyri emvig á teimum tað lýsir týdningin av at vit fáa gjørt tingini ordia hjá pinkappingar eftlitinum og eg kann ikki svara øðrvísi enn at at eg hoyrdi hetta eisini í útvarpinum eg havast eitt ávíst samskift við kappingareftirlitið at eg skal bara gera mítt til at vit fáa styrkt tann stovnin sum kanska hevur verið rættiliga forsømdur í í í langa tíð ikki bara undir undanfarnu samgongum kanska eisini nógv longur æt
tur en tað ja takk so var hasin fyrispurningurin svaraður og far víðar eftir næsta fyrispurning tann áttaundra í røðini og hann er eisini til høgna hoydal landsstýrismann í uttanríkis og vinnumálum viðvíkjandi arktiskur strategiini og tað er bára stein nielsen sum eiður spurningin bjerso væl bárasteinelsenj
seinastu nógvu árini er áhugin og virksemið í og kring arktis øktur munandi og hevur føroyska politiska skipanin staðið saman um at vit eiga at vera við og bjóða okkum fram sum ein sjálvsagdur partur í arktis føroyar eru ella føroyingar eru ein siglandi tjóð og hava hava servitan innan meira tímum vinnuna og at arbeiða í hesum harðbálinum økjum tí hava vit nógvar møguleikar um vit leggja eina ætlan og stinga út í kortið um hvat tað er vit vilja føroyar hava havt eina arka strategi síðani tvey túsund og ellivu og hevur arbeitt við at dagføra hesa og fáa eina nýggja tey seinastu árini samstundis sum vit hava arbeitt saman við donsku og grønlendsku stjørnunum um eina felagsstrategi við ríkisfelagsskapin tí verða hesir spurningar settir til landsstýrismannin verður hetta arbeiðið gjørt í løtuni og nakað væntast at ein arktistrategi fyri føroyar verður klár og eisini verður spurt um um tað verður samskift við danskar og grønlendskar myndugleikar um hesa felags arktistrategiina fyri ríkisfelagsskapin

harra formaður eg eri fegin um at bára steinielsen tekur hetta málið upp tí tað gevur okkum høvið til bæði at viðgera møguligar ósemjur men eisini har sum eg ikki ivist í at rætiliga stórur semju er um og tað er spyrjarin inniá í sínum viðmerkingum altso føroyar eru bæði landafrøðiliga partur av arktis og vit eru eisini portur til arktis og sum eg vóna vit eru samd um at føra fram allastaðni arktis og norðatlantshav kann ikki atskiljast tað haldi eg eisn undanfarni landssýrismaðurin í uttanríkiso vinnumálinum hevur gjørt greitt at tey tingini hanga saman og er hendir so nógv um okkara leiðir og vit liggja í miðdeplinum vit eru ein stórhavstjóð í miðjuni á hesum økinum sum allar heimsistjóðir hava áhuga fyri og sum nú tíverri eisini áhugi er fyri orsakað av teirri spentu skulu kalla tað trygdarstøðuni ella teirri møguligu militariseringi fer fram her og har er boðskapurin sjálvandi eisini tað at einki um okkum uttan um okkum tað vera føroyski myndugleikar sum skulu gera sína strategi hvussu vit virka á temokratiskum grundarlagi millum tey fólkini og teir tjóðirnar sum búgva her til at taka allar avgerðir viðvíkjandi hvat hendir í okkara høvum og í okkara nærumhvørvi artistrategi var gjørta uppskot til og tað bleiv lagt framhaldið á undanfarna landsstýrismanni eg ska ikki koma inn á aðrar ósemjur í tí sambandi uttan tað at at tað er spurningin hjá bárður nielsen at eg i eg hevði hugsað at koman í uttanlandsnevndina við við við artisksstrategiuni kanska við nøkrum broytingum hog at at leggja til eðalorðaskiftis í tinginum tað haldi eg eisini at landstýrsmaðurin undanfarni kanska hevði hevði hevði ætlað at fáa hana til eðalorðaskiftis tað sum eger ikki heilt nøgdur við strategiin tí tey haldi inngangur til hana hon er alt forsambandskur har verður tosað um ríkisfelagsskap og suvíðari sum so spyrjarin eisini nevnir í sínum svari og htað er her ósemnar at koma eg skilji ikki hussuskunuvit kunu brúka orðríkisfelagsskap á tingi tað ereitt reint politiskt orð sum snýr seg u a halda saman uppá eitt danskt endaríki eg veit ki usku vit brúkar hatta hugtakið eg staðin fri at siga t tingin sum tað eru at vit hava okkara áhugamál her danmark hevur so ein áhuga í a man skalhava eina felagsstrategi tað má danmark fyri sovitt um men eg vil hava ongan áhug at vera partur av tí vit skulu havaokara egnu strategi og tað haldi er tað sama siga grønlendingar og sum á danmarka a finna útav hvussu teir hvussu teir arbeiða víðari við hesum her og vit hava so ikki havt nakað beinanis sáskipt um tað og teiy hava verðí grønlandi nú og grønlands segði so teir arbeiða fram vis sínar strategi í einum samlaðum uttanríkspolikiskum samanhangi og tað hevur nokk so langt útlithaldi áðrenn hon er liðug so okkara áhuga er at gera okkara egnu strategi at seta okkum sjálv við miðdepilin at samskifta beinleiðis vyði allar partar í hesum her og eg skal koma aftur til onkrar aðrar viðmerkingar í tí sambandi sum sum sum
her hendar á hesum økinum eg takk so eru aðrir sum fáa orðið at røða
verjacobbestegaard ger suvælja takk fyri harar formaður tað tað var nakað tíð sum høgni hoydal nevndi tá ið hann svaraði hetta her við uttanandsnevndini nú havi okur hoyrt um dagarnar at sendistovu varð opnaði forskeljastaðni og ein var og grønlandi og onnur í nywyork og sami høgni hoydal or ikki so øv langari tísíðan hevði ein øgiliga kritikk av undanmanninum hjá sær tí hann er ikki møtti upp í uttanlandsnevndini tá ið stór politisk átøk bleivur gjørd so sum at skipa sendistovur ymsastaðni og tí ætlaði at spyrja høgna hoydal um hann hevði broytt hugsanina um tulkingina av stýrisskipanarlógini um nær hann skuldi koma at ráðføra seg við uttanlandsnevndina takk fyri

eisini fær orðið ger so væl ne fara bara at takka høgna hoydal fyri at hann legður dent á hetta her at at føroyar eru er nokk í sær sjónum til at hava eina arktiska strategi og tað var tað var so tað sum okur okur gjørdu okur gjørdu okra egnu at ríkisfelagsskapurin er er nevndur í henni tað tað trúgvi var var neyðugt fyri at at at tyki at fáa gjørt hana altso ikki krav frá dønum kanska meira internet men lat tað fara eg glað fyri at okur gjørdu tað srategin og okur ætlaðu at koma í báði í utanantsnevndina men fyrst og fremst eisini at fáa eitt orðaskifti her í tinginum um tað men nú nevndi jakuv vestegaard tað sum eg eisini ætlaði at spyrseg um at hetta er nokk so løgið eft er at maðurin sum ja næstan í svøvni tosaði um hetta her at jenis arana má koma í uttanansnevndinan má koma hann má koma hann má koma nú knappligani nú hevur hann villar ætlanir uttan at ja uttan at vísa seg í uttalandsnevndini á tí økjunum

eljoholm johannesen fær orðið gersu væl vit snakka um at at norðurlandaráðið skal hava eina arktiska strategi við útnorðoyi skal hava ein arktiska strategi føroyar skulu hava eina arktiska strategi grønlends skula hava eina arktiskategi og danmark skalat hava eina arktiska strategi og men vissu landstýrismaðurin veruliga ætlar at føroyar skal hava sína egnu einsamalla hvar í grønlandi dámar ikki her við so má eg ynskja ou allíkavæl góð eydnu við tí arbeiðinum tí at tað verður bein v ølu prinsipielt tá tað kemur túð inn eftir her sum høgni hoydal var inni á eindareindarríki ha takk fyri harraforma
takk fyri hari formaður erakso verður í dag
spyrjarin sum fær orðið aftur bárasteinilsen ger su væl ja takk hara formaður ja nú eg haldi at so nú nevndi nú er undanfarna undanfarna viðmerkjara keli oholm johannesen á hesin her altso at hava arktiska strategi er væl ein spurningur um hvussu koma vit best út við at fáa ein part av tí nýggja virkseminum tí nýggju køkuni kann man siga sum birtist í og kring arktis í løtuni og tað er eingin ivi um at her fer at vera økt virksemi onkur sær beiðis fyri sær tey nýggj ráðvnráðevnismøguleikar og sovíðari og tí eiga vit at gera alt fyri at vera við í so nógvum sum til ber fyri at fáa alla vitan og fáa allar ella troytt allar møguleikar sum eru íðu kring arktis og tað var eisini í tí ljósunum at vit í sambandi við at vakstrarforin beiv gjørt har ið veitara vinnurnar vóru øgiliga upptiknar av hvussu kunnu vit tryggja føroysku framtíðina í vinnuni í tí vinveitaravinnuni at fáa ein so stóran part av hesum sum til ber og tað var millum annað við útbúgvingum við útflutningsframa og so víðari og í tí hava vit skoti upp í fíggjarógar upskotinum sum vit løgdu fram í septemburmánað fyri trýogtjúgu at stovnseta eksportfær og eilands sum varð kanska íspunnið av tí sum kom frá veitaravinnunum tá ið tað vakstrarforrumið bleivframlagt men nú síggi eg og tað fegnist um hóast alt at hendan samgongan hildið fast við tað hóast játtanin nú bara er hálva millión so er tað í øllum frnum ein byrjan og tað skal eg vera við til at stuðla upp undir at fáa tað gjørt tí leggja vit eina strategi og eina greiða ætlan um hvat vit ætla so er viktigt at vit eisini fylgja teg upp við teimum átøkum sum skulu gerast bæði á tí politiska økinum í tí samskiftunum sum er tí sumveringin skal vera og eisini at vit skapa tær neyðugu útbúgvingarnar málrættaðar og útbúgvingar og sovíðari alt hava við í tí ætlanini sum fyrilág frá vakstrarformum tað hopi eg at landsstýrið fylgir upp við og ikki bara seta hesi smáoyruni upp á fimm hudrað túsund av á fíggjarlógini fyri at vísa eitt signa
ja takk fyri harra formaður ja takk so fær høgni hoydal orðið eftir
ger su væl harra formaður til ta seinasta frá bárja steinielsen so eri eg samdur við hann ateg haldi taðva eit gott átak við eksportfar og eilands o tað er rætt at vit hava minkað játtanina nakað fyri at umpriroitera lítið sindur innan fyri uttanríkisvinnumálaøki men tað merkir ikki at vit hava slept teiri ætlanini vit hava bara mett at hetta er tað sum vit nágu at brúka í hesum árinum sum sum nokk sum sum skjótt verður triðja ella fjórðings runni í hvussu so er so so vit ætlat fylgja upp av teimum tann partin av av vaksrarforðnum øheg eri eisini partvíst samdur við nógva tíð sum bára steinielsen sigur ø men men spurninur um arktisk er ikki bara um spurnig um eina køku men vit vit skulu vera við allasani hrsum vit kunnu men fyri fyri mær er tað mest týdningarmikið tað er mann tosar altíð um burðardygd tað skal verða sjálvandi vistfrøðilig burðardygd alt tað sum heimurin skríggjar eftir men visti eisinieina demookratiskar burðardygd og hvat er demokratiskt burðardygd ja tað merkir tað at tað er tað fólk býr her sum búðu her í í meira enn túsund ár í hesum økinum sum tekur avgerinar um hetta um alt sum hendir á okkara øki og tað er eitt tívilt at hav okkar egnu arkisstrategi og eg fari at takka undanfarna landstýrsmanni fyri at hanum gjørdi hana og at hann og at undanfarna landsstýrið eisini hevur kommunikerað tað út tí tað hevur elvt til at sum bárðurnielsen sigur bárasta steinielsen sigur at øll hava strategiur nú es hevur kunngjørt sína arktiskstrategi bretland hevur gjørt tað og hvat stendur í har jú teir nevna føroyar spesifikt ikki sum ein part av nøkrum øðrum men føroyar eru eg haldi jensarana ssegði bæran nú porturi til arktis og partur av arktis so tar er tað eydnast at fáa tað inn tað er tað eri eg fegin um sjálvt um hetta t mest er í yvirskriftformiin og danmark g eg skilji væl danmark tar vil onkursvegna hav eina felagstrategi tí tar viljahalda saman upp á hetta her sína fatan á ein í kongaríki og danmark kann gott gera tað men eg haldi bara so kunnu teir bara vísa til tað føroysku vistuter endliver at nevna tað men altso eg haldi ikki nøkur orsøk til at vit skulu ini í eitt stórt arbeiði til at gera eina sovorna felagsstrategisum hjá danmarka uttan iva verður rættiliga nógv um um um herna og og trygdarmál sum vit taka í einum øðrum samanhangi so sum vit kum bara at síggja hvat hendir har og eg skilji hnsum jensarana s ga hann mátti skriva okkurt í í strategina sum hann fekk sambandsfokkin við men men tað skal eg skilja okkum uttan tað at eg haldi at tað er stórur semja um sum keili oholm johannesen eisini sigur at at at vit vilja gera tað sjálvi og tað snýr seg um í øllum økjum at tað eru føroyingar og føroyska samfelagið sjálvt sum tekur avgerinar miss tingini og fær eisini økt tann aktivitetin og tað ávirkanin at vit hava í øllum tí sum fer at henda um okkara leiðir í samband við arktis
ja takk so er tað bárður a steinnelsavat ger so væl
longu fyri hvat tíggju tólv árum síðan tá gjørdu vit eina føroyska arktiska strategi og hon krevur sjálvandi ábøtur tá már hon ikki komið so kann man siga langt vit vóra faktikt tíðliga úti í mun til tann aktivitetin sum væntaðist at koma í arktis men nú krevur hon eina dagføring og tann s ela tað uppskotið fyriliggur at nakrar tillagingar verður gjørdar av landsstýrismanninum sum nú situr tað er væl hvær komið vissi tær eru til tað betra og tá eg nevni hettar her jamen tað ræður um at ráða við so nógvastaðnis og eg haldi ognum hoydal er samdur í øllum men bara ikki verða við í tí felags arktisstrategiuni saman við grønlandi sum kanska er mittpunkti í arktis hví e ikki vera saman við grønlandi og danmark sum sum fevna um ríkisfelasskapin hví ikki var við í har eisini tá tið norðurlendska strategiin tá giti eg høgn hoydal verða við er tað tannbretska síðan eisini ynsktað vór við har gangi út frá men bara ikki tann tann donsku grønlendsku men er tað nakað sum vit kunna gera gagnð av so er tað júst í ríkisfelaðsskapinum vissu vit saman við grønlandi sláa okkum saman og royna at útnytta teir møguleikarnir sum her eru men endamálið hjá mær íð spurningin er meira at varpa ljós á a tær her hevur mann veruligar ætlanir við eina arktiskari strategi ætlaman at fylgja teg upp við at fremja fleiri av teimum átøkunum sum eru í vakstrarformunum har ið mann beinleiðis leggur upp til bæði innan fyri útbúgvingar at mann fær málrætt eftir útbúgvingunum soa við framhaldandi verða í frónt tá tað kemur til ta servitan sum vit hava at arbeiða í hesum økinum tí e tað kann eingin taka frá okkum at vit føroyingar sum liggja her úti í norðuratlantshavi í hesum harðbálnumog øki eru væl fyrireikaðir til at arbeiða í tí arktisku umráðinum sum eru et rættiliga kann man siga líkt øki um somat siga við viðskiftandi veðurlagi nógvum stormum og illveðri og sovíðari og tí eru føroyingar rættiliga væl egnaðir at fara og taka sínar og brúka

orðieftur ger sovælja harra formaður svarar til til teir fríðtu spurningarnar hjá bárðurn nielsen er sjálvandi ja eg haldi eisini nógv áhugavert skrivað í í í vakstrarforðum g haldi kanska treingir til at mann hevur teka tað upp í einum størrepolitiskum høpi sum eg rokni við at at undanfarna løgmaður hevði ætlanir um at gera øhog um øll tey tingini eru vit ikki ósamd altso eg haldi vit alla tíðn skulu minna okkum á tí vit verða alla tíðina tá ið vit eru aðrastaðni sædt sum at útgera vit eru altso miðdepilin í hesum her bæði við at síggja omillum millum vestur porturið til arktis nú er bretland aftur á sjálvstøðug stórveldi sum hevur ein arkska strategi og vit eru sjálvandi miðdepilin í hesum her tað skulu vit siga aftur aftur og vit hava einki ímóti at samstarva við danmark um eina arktiska strategi og við grønland vit hava bara nógv ímóti vist tað merkir at okkara møguleiki fyri beinleiðis samskifti og beinleiðis avtalu verður verður verður minkað og tað er ofta tað sum hendir í hesir eindari sum kali ohonesen kallar sær etta eindarfatan at tað snýr seg ov nógv um vald og vit vilja bara hava beinleiðissamskifti við bretland við usa við es við øll tey londini sum á áhoyrar og ikki minst við grønland og tað leigir meg inn á at vit vilja gera alt fyri eisini styrkjasamstarv viðgrønland og tá havi eg skal eg viðganga tað bleivur spurt um tær nær um broti mínar mínar egnu reglur við at siga taðat vit mugu eisini fáa eina sendistovu í grønlandi hon er skett á stovn og tað kemur sjálvandi uttanandsnevndini eisini spurningin um usa sum eg havi sagt men eg men hvussu soleiðis at koma út so skilji eg væl kritikkin av at at at hví kemur tann útmendingin áðrenn mann hevur verið utanansnevndini og tað má eg royna at rætta uppá tí tað er rætt sum verður sum sum bæði jensa rana og jakubvestegaard haldi eg nevndu at tað er ein ávís andsókn í tí sum eg havi sagt og tað sum nú bleiv meldað út men eg mái fáa rætta uppháta við at við at fáa tað uttalandsnevndina og fáa og fáa málini fyri tingi som vit hava felagsfelags sjónarmiðinm si tinginum
ja takk so er hasin spurningurin eisini svaraður næsti spurningur tann níggundi í røðini hann er til denes holm landsýrsmann í fiskiog samferðslumálum viðvítjandi vegarføroyingini í skálafjørði og tað er helgi abransen sum
gersoælhelgjapalsen ja harra formaður hetta er ein fyrispurningur til denes holm landsstýrismann og taðer viðvíkjandi vegarføroyingini í skálafirði og tað er tríggir spurningar teir e hesir eru ætlanir um at gera nýggja landsveg oman fyri bygdina í skálafirði tvey um ein slík ætlan er nær kanst roknast við at hon verður framd og trý um eingin ætlan er um at gera nýggjan landsferði omanfyri skálafjørð hvussu er so ætlanin at loysa ferðslutrupulleikarnar í skálafirði viðmerkingarnar hesar í apríl tvey túsund og níggju samtykti løgtingið gera nýggjan veg oman fyri bygdina á skálafjørð talan varð um seinasta strekkið í einum longri í eini longri ætlan um at dagføra vegateinin millum skálafjørð og strendur tá arbeiðið varð boðið út vísti tað seg at tilboðini vóru munandi dýrari enn upprunaliga kostnaðarmetingin vísti tí bleiv vegurin ikki gjørdur síðani tá er undirsjóvartunnilin gjørdur millum skálafjørðin og hvítanes og ferðslan er nógv vaksin vegastrekkið frá tunnilsmunnanum á strondum er gott líkatil komið verður til bygdina á skálafjørð har í vegastrekkið rættiliga ótíðarhóskandi vegurin er so miki smalur at tveir stórir bilar kunnu ikki møtast har eingin vegøsl og vegurin liggur í bygdum øki í tjetesun og fjúrtan setti eg ein fyrispurning úr løgtinginum um hetta vegastrekkið og tá fekk eg upplýst at landið hevði keypt umleið helvtina av jørðini sum skal brúkast til at gera nýggja vegin tað verður neyðugt at finna eina loysn á hesum málinum og tí verður hesi
menn fyrispurningurin reistur takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin denes holm sum
umfær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er við stórari virðing og eyðmjúkt at at eg fyrtu ferð taki vórðu her á á tingsinsrøðarpálli og lítið varda meg at eg varda at meg tá ið eg setaði upp á løgtingið í desembur at at fyrstu orðini á á tingsrøðararpálli fór at vera ilhelga abramsen løgtingsmann og so takk fyri fyrispurningin sum støðvan er nú so er ætlanin framvegis at gera nýggja landsveg oman fyri bygdina á skálafjørð sum eisini er tað seinasta drekkið sum er daat dagføra millum skálafjørð stendur tann vegurin verðurur umleið tveir komma fýra kilometrar langur rundkoyring pendarapláss busstkkipláss er eisini ein partur av verkætlanini og sum tey flestu vita so er verkætlanin prosekterað og hon kann eisini bjóðast út tá ð játtan niðrtil endamáli om visu okur hygja eftir samferðsluætlanini fyri tvey túsund og átjan til teytúsund og tretivu so verður verkætlanin mett til at kosta umleið trýss miliónir krónur og eftir eftir tí langtíðaríløguætlanini hjá landsstýrinum sum er gjørd verða tretivumliónur krónur játtaði tveytúsund og fimmogtjúgu og tretivumliónir tveytúsnd og seksogtjúgu so okur tosa um at tað eru nøkur ár áðrenn mann fær í gongd eftir verandi ætlan men arbeitt e eisini eisini í gongd við at dagføra samferðsluætlanina og og tá fáa okur eisini ina nýggja kostnaðarmeting av av tí vegastrekkinum eg kann líka skoyta upp í at enda at landsverk hevur kannað møguleikan fyri at breiðka og dagføra verandi veg men mann mannhevur frámælt teiri loysnir tí at hon er kostnaðarmikil og er ikki nøktandi í mun til ætlaða nýggju farleiðina
ja takk so
takk fyri hara formaður ja í sambandi við hasa verkætlanina so má eg líka nevna hina verkætlanina sum sum hóskar øgiliga væl til hatta vegastrekkið og tað er gøtudalstunnilin sum undir seinastu samgongu slept ikki hevurfingið nakra raðfesting í arbeitt húsi ikki verið við tí og tað vildi verið tann loysnin sum gjørdi at mann fekk nógv meira gagn av vegnum jaá vestaraarmi á skálafjørðinum g so eiðsinhar at fólk norðan fyri gøtuoyðu kundi koyrt í óbygdum allan vegin eisini eftir einum góðum vegi um skálafjørð eg haldi aa vit flyt at nevna tað í sambandinum og at tað burdi verið gjørt kanska samstundis í eini ætlan so tað var spennandi at hoyra tað dagførduog meira um tað dagførdu samferðsluætlanina og kostnarmeting av faktiskt báðum teimum var

japolsen sum fær orðið eftir ger so væl ja harra formaður eg fari at takka lansstýrismannin fyri svari og ynskitil lukku við hansara fyrstu røðu og og eg einki ímóti at eg var tann fyrsti sum dregan upp á tyngsis røðarapall og ynski ala góðan byr í nýggja starvinum øh nú sigur hann at játtanin er fyri tvey túsund og fimmogtjúgu til seksogtjúgu og og tað er tíverri ofta soleiðinar at nógva játtan mann hevur eina langtíðar ætlan sum liggja nakrar vegarstubbar longuri fram í tíðini og eitt ár seinni tórar aftur líka nangt frá teir líkasum fara allanir undan so so eg fari at heita landsstýrismanninum um atur hava efter í huganum at at dagurin nærkast og sum nevnir hanna jensen hetther við gøtatunlinum og tað er eingin ivi um at samdferðslan úr millum millum klaksvík og havnina og og strekkja undan um har tað hevði veri ein øgiliga góð loysn við við tey sum komu úr tunlinum í leirvík bara og forsetu beint inn og komu komu á vesturarbað sgálafjørðinum og fóru tann vegin til til undirsjóvartunnilin altso eysturoyartunnilin so hevði mann líkasum ferðsluna uttanum bygt øki eg ivistki í at tað er nakað sum landsverk sær framótur men men tað er neyðugt at vegurin fer uttanum bygdin í skálafiri áðrenn tað hendir tí annars fæ fær mann alla ferðsluna úr norðoyggjum og leirvík og gøtu fuglafirði ígjøgnum bygdina skálafjørð og tað heldur vegurin slekki eg til har blív har blívur nógv for nógv í mun til hvussu vegurin er otí haldi eg at at at hesin herhesin vegurin eigur at raðfesta soleiðisnar at mann kann í framtíðin ffara í holt við gøtastunnilin og so fær mann eina nógv betri høvuðsagn meln
stóðst tú býirnar í landinum takk fyri ja takk so fer landsmaðurin
deneshálm orði aftur ger su væl ja takk fyri harra formaður ja til hann jensen vivíkjandi gøtudalstunlinum og yvirhøvur tilknýti um við skálafjørð sum helgi abramsen eisini inni á so so ertað it ein partur av samferðsluætlanini og og tann dagførda samferðsluætlanin fyri ú at at byggja á tað sum er hent árunn men eg trúgvi eisini at at t royndirnar sum eru gjørdar ú undirsjóvartunlinum hevur verið í opin í at tíðarskeið eisini fer at verða tikin við í í tær petrakningarnar sum verða gjørdir so so eg haldi at okur eru nógv so nógv sum g eri spent upp á at síggja hvat lansfekk hvussu tað fr innria tann ta diskussiónina í nýggju dagførdu samferðsluætlanini
tak fyri ja takk so var hesin fyrispurningurin svaraðuur eisini næsti fyrispurningur er eisini til lanstýrsmannin denes hólm og hann er viðvíkjandi almenni bussrutinum og hann er eisini frá helgi abrambsen ger so væl
ja harra formaður eitt er ati dreyga ein lansstýrismann fyrstu ferð upp á røðarapalli einaferð men nú fer slept hannupp í næstu ferð eisini at svara einum fyrispurningin hetta æt til denesholm landstýrismann og tað ev ivíkjandi almennu bussrutunum her eru tveir spurningar hvat ætlar landsstýrið at gera fyri at fáa fólk at brúka almennu bussrutirnar meira og tvey nær kann roknast við eina slík an møgulig ætlan verður sett í verk viðmerkingarnar tær eru hesar í samgonguskjalinum stendur at eitt høvuðsmál hjá samgonguni er at fremja grøna orkuskifti seta bindandi veðurlagsmál og at tryggja náttúru og umhvørvisvernd eisini stendur í samgonguskjalinum at skipanin skipanir skulu eggja til at millum annað sølan av bensinbilum og disiabilum verður niðurlagað og at grønar loysnir verða valdar í staðin tá tosað verður um at minka søluna av bensin og disabilum veri vanliga hugsað um at fáa fólk at keypa til dømis elbilar í staðin men eitt øki ið sjáldan verður nevnt er møguleiki at nýta almennu bussrutirnar vit hava nógvar bussrutir í landinum og um tær vórðu brúktar meira kundu nógv orka verðr spard men av tí at rutirnar í nógvum førum passað illa við arbeiðs og skúlatíðirnar hjá fólki velja mong heldur at koyra við egnum bili og av tí at fólk heldur velja at koyra við egnum bili er grundarlagið ikki fyri at økja um ella túratalið hjá bussinum talan er sostatt um eina sokallaða óyndarringrás tað virkar sum at tað skal ein hugburðsbroyting til fyri at fáa føroyingar at velja almennu salnferðsluna og hesin spurningurin verður settur fyri at fáa greiða á hvat landsstýrið ætlar at gera fyri at fáa vent hesi gongdini nú tsæð at siga at eg spurdi una rasmussen undanfarna landsstýrismann tað sama í í heysthaldi tað var og tá var so eingin ætlan um um nakað ítøkiligt og har varð eisini sagt við svarinum at rúturnar passar væl og e eri samdur tí tað passar væl vist tú fært tíðliga til arbeiðis sog kemur seint til hús men men alt
har í millum og nú kenni eg onkra sum gongur í skúla til dømis a kambsdali og so hav tey frí okkara tíð onkra tímar ímillum ogja vit fáorð aftur aso er tað landsýrsm
diessson sum fær orið ger so væl ja takkfyrihara formaður og takk fyri fyrispurningin sum jú er er relevantur og aktuellur í einari tíð har vaksandi fokus er á minkan t at minka um orkunýtsluna og á grøna orku og sotvyútlátur so víðari viðvíkjandi bygdarleiðin so fall ferðafólkatalið ov nógv bygdarlagðin meðan meðan koronuavmarkingarnar vóru tað varður nokk iki so løgið eini trý hundrað og tjúgu túsund fólk ferðast í bygdarleiðin tvey túsund og tjúgu men síðani er talið so váksið aftur støðugt fyri tey túsund gtveyogtjúgu er talið av ferðandi fýra hundrað g einogfýrs túsund og strandferslan roknar við einari øking á umleið tíggju g fimtan prosent í tvey túsund og trýogtjúgu so talið ferð upp um ferðafólkatalið sum var í tvey túsun ognítjan ið var eini fýra hunað g fimoghálvfems túsund sum var metár hjá bygdarleiðin og hen her gongdin og lígist rættiliga nógv gongdini hjá feragsferðsluni í grannalondunum okkara har har falli í ferðafólkatalinum undir avmarkingum av korona eg vendi rætta vegin aftur meðan hin vegin so jaliga gongdin í bygdarleiðin í føroyum verður enn tað betri enn sameftir við øðrumlondum so tað er tað er eitliga positivt nógvar fyritreytir eru fyri at kunna økja ferðafólkatalið hjá bygdaleiðinum plussarnir eru í fjøruti í tali tað r nýggir og rúmligir góðir tað er ein partur av av avtaluverkinum tað eru trýogtjúgu leiðir og einir fimtan hundrað frá fyrðir um vikuna sum merkja at tænastustur hjá bygdarleignum er høgt ikki minst er tað øiliga bíligt at ferðast í viðmerkinginum hjá spyrjararnum veður vísta á at av tí at rutirnar í nógvum førum passa illa við arbeiðs skúli hjá fólki velja mong heldur at koyra egnu bili at tð er kanska ikki heilt rætt spyrjarin vereitt indur inni á te sjálvur tí bygdarlagin sleppur tú báði til miðnám í vestmanna miðnám kamsdalti tilglasir tekniska skúla í klaksvík og miðnámi suðuroy og heimaftur aftur við bussum og við øllum leiðum ber eisini til at leggja ferðina soleiðist aftú ræftis at man kann møta til arbeiðas í havn runavíks strondum sundalagnum klaksvík gopum tvøror í vági antin klokkan átta ella klokkan nýggja morgni og sleppa heim aftur seinnapartin mentað er ein sannroynd at ferðslumentan hjá nógvum føroyingum byggir á koyrinug vi egnum bili eg trúgvi at at veðrið spælur er nokk sonógv inn har so neyðugt er heilt greitt við ein við ein hugvørsbroyting um føroyingmskuldu at brúka kollektivu ferðsluna sum eisini er ungvursvinarlig eg veit iksum eg fái lívi til at fáa e lítið eygataka atra tað tað er nok so langur
ja eghaldija strandferðslan hevur roynt tá marknaðurnfyri bygdarlegi fyrr saman við frá einlands tað ereitt átak sum aftur fer at verða galdandi í ár men men eg eri tað er greitt at at tað munu gerast nokur nýggj átøk eisini viðvíkjandi dagføring av av ferðætlannum so verður tað endurskoðarðar ferðatalavnð gjørdar í samband við sandoyartunlinum og tá fer mann eisini at at endurskoða hvussu vestur eystur norðurøeki kann kan nýta saman í samband við tað takk fyrija takk fyri so er tað onnur sum kunnu hava orðið og
tað fyrsta er hanna jensen ger so væl takk fyrahara formaður ja tað er áhugavert at vit vit mangla serliga samskipan innan fyri busskoyring í føroyum tað eru øgiliga nógvar lokalar kommunalar bussleiðir sum koyra í sínum kringi og so hava vit tað landsumfevnandi sum koyrir ígjøgnum landið og eitt endamál er jú at koma um alt landið men tað er eisini hetta endamálið hjá fólki at koma frá tb skjótast møguligt so eg meti tað at har er ótrúliga nógv at gera á hasum økinum fyri at samankvinna og gagnnýta alla ta orkuna sum faktist verður brúkt upp á bussskipanir bæði kommunalt og landsdekkandi og tað hevði eg fegin viljað fylgt væl við og og stuðla undir at mann fekk eina eina betri samskipaða og eina ennbetri nýtiliga rutu í í hesum landinum tí at tað eru mong sum eru glað fyri tað arbeiðið sum longu verður gjørt tað kann bara ikki brúkast til alt tað virksemið sum føroyingar hava kring landið gjøgnum allan dagin og um kvøldið
góg í vikuskiftinum takk fyri harrar formaður takk fyri so er tað spyrjarin
aftur helgi abramsen gersvæja harra formaður nú nú fór e eitt sindur víðari og og soge tíðin undan men men eg takki landsstýrismann fyri svarið og faktiskt er tað tað sama sum uni rasmussen svaraði í heyst og tað skilji eg væl tí at tað er tað er sami spurningur men men tá bleiv eisini nevnt og og tað vórð enn tikin nú at bussrútinar passa væl vistu ú skalt tíðliga til arbeiðis ella í skúla og og og heimasseinseinnapartin tað er tahlið riggar fínt so er alt har í millum og og tað er trupulleikin altso skúlanæmingar sum ikki skulu møta klokkn átta teir skulu kanska onkran dag møtas klokka níggju ella tíggju so eru ikki nakað góður møguleiki og og og tað nytta iki seppa t andan viðtað m ut slepa báðar vegir illa fert tú at bili og hygg seg at uttan fyri miðnámsskúlanr í føroyum so er eitt rættiliga stórt tal av bilum har og eg eg hugsai eit sindur um hatr eta grøna orkuskifti vit tosa nógv um at tað er altso visu vit høvdu øgiliga góðar rutir allan dagin ígjøgnum sum fólk sluppu í skúla stuppu heim ella til arbeiðis og heim so høvdu føroyingar nokk fyrr elta seinni farið brúkt teir møguleikarnar og tað hevði verið eitt fantastiskt grønt orkuskifti í tí so tí haldi eg t at at vit áttu at atskipa tað soleiðisnar at at tað bar til og og og eggja fólki men eg veit tað skal tað tekur tíð tað er ein hugborðsbroyting og føroyingar eru øgiliga óhangur av at av hesum egna bil men men eg ivisti eg víð tíðini so so kundi tað verið eitt eitt
vitara rætta vegin í tí takk fyri ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin
denesholm ger so vælja takkfyri harra formaður ja eg eri samdur við við helgi abrabssen tað tað skal han hugborðsbroyting til og og tað krevur eina eina innsats frá okkum øllum tað er heilt greitt viðvíkjandi hann jensen so so eri eg e ikki so ósamdur í at ettað við samskipanini er ein avbjóðing og og tað stendur í eisini í samgonguskjalinum at okur fara inn at attaka spurningin um ferðætlanina báði hjá hjá bussnum og fergium upp og fáa gjørt eina eftirmeting av hvussu mann tryggjar fólki báði fólki sum búgva her og ferðafólki sum heild at attær rutirnar passa so væl sum til ber til til brúkararnir sum eru
takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og næsti spurningur sum eisini er til til spurningurin nummar hundrað og nummar ellivu og tað er til dennis holm aftur landsstýrismann í fiskinum og samferðslumálum viðvíkjandi gildistíð fyri veiðu og fiskiloyvi og tað er árni skoli løgtingsmaður summar spyr ger so væl
harra formaður persónar sum arbeiða í privatari vinnu uttan trygd av av almennum pengum ella játtanum í rygginum teir mugu taka vágar upp á seg hvørja ferð teir gera íløgur í framleiðslugøku hetta ger seg galdandi í øllum á privata arbeiðsmarknaðinum bæði á sjógvi og á landi avskrivingartíðin fyri eina íløga kann tí verða sera avgerandi fyri íløguhugin og fíggingarmøguleikarnar hjá privatum aktørum galdandi lækningslóg um sjófeingi staðfestir grein sjey stykki eitt og tvey at veiði og fiskiloyvi eru galdandi til fyrsta januar tvey túsund og fýraogtretivu og í grein sjey stykki trý stendur og siteru á hvørjum ári leggur landsstýrismaðurin uppskot fyri løgtingið um gildistíðina rættinduum sambært stykki eittogtvey skal leingjast við einum ári og tí fari eg at spyrja hesar spurningarnar nummar eitt fer landsstýrismaðurin at leggja uppskot fyri tingið um at leingja gildis sína fyri veiðu og fiskiloyvi og nummar tvey um landsstýrismaðurin fer at leggja uppskot fyri tingið um at leingja gildi sína nær fer hann s at gera tað og trý um landsstýrismaðurin ikki fer at leingja gildisína fyri veiðuloyvin hvørja ávirkan metir hann so at hetta fer at hava á íløgurnar í fiskivinnuni

so er tað denesholm ger sovæ ormaður og takk fyri fyrispurningin orna skoli nei eg ætli mær mær sum er ikki at at leggja uppskot fyri tingi um at leingja gildistíðina tá løgtingspælið var útskrivað í í ørtí í heyst so kom og ur e í vetur nærmast so kom oku eisini í eina serliga støðu tá honvar jólum tá uppskotið um at leingja gildisína tað var ú í tinginum og og tað falli eg burtur tá løgtingsvalið varð útskrivað men í sambandi við tað so ætli eg mær eisini at at fara saman umsitingin at hyggja nærri eftir hvussu hendan ásetingin lógin skal skiljast hvussu hon skal umsitast men sum útgangspunktið so ætli eg mær sum er ikki at lggja uppskotið fyri tingi o leingi á gildistíðina viðvíkjandi spurningi trý so dugi eg ikkioriga at meta um hvønn týdning gildissína veiløgin hevur fyri fyri íløgu í í fiskivinnuni so eg fái ikki svarað mær ei nakrar neyvar
tá tað ja takk fyri so er onkur viðmerking illur
og hanna jensen ger so væl takk fyri tær formaður tá ið vit sótu í samgongu frá fimtan til nítjan tá var nógv arbeitt við hvat er eitt eitt hóskandi áramál til til eitt tílíkt veiðiloyvi og tá metti mann at átta ár var nakað sum kundi eggja til íløgur í vinnuni tað sum so bleiv samtykt var átta ár sum síðani er broytt av tí samgongdini sum sum sat beint nú undan hesum heri valinum upp til tólv ár og tað mettu vit vera øgiliga langt so eg haldi tað vera áhugavert at hoyrt um landsstýrismaðurin hevur nakra meting um hvat er ein hóskandi longd av veiðurlógum tá ið hann einaferð tekur støður til hvussu tað skal umsitast og um hann veit nakað meira um hetta er spennin ímillum átta ár og tólv ár tað er rættiliga áhugavert og í so fall so
ja takk fyri
so er tað ein onnur viðmerking frá jørgu niclasen ger so væl harra formaður nú hava vit ein landsstýrismann sum plagar at meta um alt millum immarligur og hann sigur seg ikki yvirhøvur klárar at meta um hvat tað betýðir at gildistíðin verður verður stytt altso skal mann gera íløgur í hundrað tals milliónir klassan og ikki vita um mann um eitt ár ella tvey yvirhøvur sleppur at virka við hesum vinnutólinum hvat avleiðingr hervur tað somu avleiðing sum tey tíggju árini tá ið loyvini vórðu uppsøgd á sinni eingin íløga eingi nýbrot eingin framburður og hendan vinstravendasamgongan hevði ongar pengar havt at at at frossa við sum tey nú gera í fíggjarlógini so tað at mann nú ikki vil leingja tað betýði tað at nú eru er øll fiskivinnan aftur løgd í giliotinuna og skal avhøvda

ein onnur viðmerking frá jakubvestegaard ger sovæl takfyrihara formaður ófrættakent okur komu somu støðui sum okur vóru í í eitt langt áramál mann tosaði um tá um tvey túsund og átjan propematikkin at allar íløgur í fiskivinnuna støðgaði upp nærjug nærjukur komu hesum her tíðarskeiðnum tvey túsund og átjan ella árinum tvey túund og átjan og nú leggur mann upp til akkurát tað sama nú leyngist mann ikki loyvini tað er rímiliga trygt sum er men sum tíðin líður so blakar mann vinnuna aftur út í eina eina óvissi soleiðis sum vinstravendi politikarar vanliga gera og so veit mann ikki og tað er nokk so undarligt at mann ikki hevur fylgt so mikin við at mann veit hvønn týdning gildistíði hevur tí eg kann heilsi siga at allar íløgur í fiskivinni støðgaði fullkomiliga upp aftan á tá ið tað nærkaðist tvey túsund og og átjan eingin visti hvat
skuldi henda takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað hansjakup thomsen ger so væl takk fyri harar formaður eg skilji ikk ordiliga tann panikkin sum er nú at veiðiloyvinir farin niður í ellivu ár í staðin fyri tólv orsaka vanliga plagar t íløgur at atvera í mun til tær forvæntaði ynnkeningan m mann færer burturúr tí íløgini sum mann ger og tað almenna bjóða tildømis bussrudirnar út og har hevur mann sáttmálap á sjey ár tí at tað ertann avskrivingin mann væntar er rímilig og har er ílørnar eisini tíggju tals milliónir so eg dugi ikki at síggja hví ein ein vinna skal vera serlig í hasum førunumtakk fyri
ja tað fyri
so er tað beinið jóhannesen ger so væltá mann virkar í vinnuligum høpi og søkast serligur fiskvending so er tað tíkan vit sum mann veit hvat mann hevur at arbeiða við ella annað tá mann skal hava fígging og annað til so virksemi og týskin løkur skal vera áhugavert at vita hvat ið landsstýrismagnurin hvat hann er so heldur at gildstøðin skal vera tá hann er nú ikki heldur enn tú sum skal vera tólvak hvat heldur hann sjálvur vera ein rímiligur gildstøði ella allan manntur ella vit vónu veruliga ikki at mann kemur í somu støðu sum hann koma í tessum átjan tá til endan so tað er komaður at vera ávart á

spyrjarin ger so væl takk fyri teirra formaður ja eg var eitt sindur bangin fyri at hatta fór at vera svar sum eg fekk um vit hava upplivað tey seinnu árini ella í nú í nøkur ár at tað verður gjørdar stórar íløgur í vinnutól á sjónum og tað fegnast vit um og tað er heilt sikkurt við til at styrkja okkara fiskivinnu og tað er við til at styrkja okkara innkenning sum land og tað er eisini í sambandi við tað grøna sum vit hava snakkað um her við til at gera okkara flota meir energið effektivan har vit við at fáa nýggj vinnufør fáa ein flota sum sum kann veða hendan fiskin við nógvum í orku enn tað sum vit annars brúka og verða noyddir at brúka tá vit ikki gera íløgur eg kundi øgiliga gott hugsað mær at hoyrt hvat landsstýrismaðurin sigur um eina hvat hann metir sum eina passaliga longd av einum einum tíðarskeiði har sum vinnurekandi í fiskivinnuni skulu skulu kunna avskriva síni aktivu uppá tað er tað sum eg havi upplivað og tað sum eg havi sæð í samband við tær byggingarnar sum eru framdar so hevur tað verið av fíggjumgarst lagt øgiliga stórur dentur á at ein tólvaraperioda er absolutt minimum og er ein fortreyt fyri at tær fíggingarnar sum tey skipini sum eru bygd eru komin inn í flotan so tey vóru áhugavert hoyrt frá landsstýrismunum um
a takk fyri so er tað dnes holm landsýrismaðurin
ger so væl ja takk fyri ja fyrst til hann jensen so hetta spurningurin um hóskandi áramálið umt átta ár er núktandi til at gera íløgur tað er eitt sindur tann sama spurningur sum fleiri onnur koma inn á veruleigin tann okur hava ikki viðgjørt tann spurningin so neyvt beint her nú mentaðer ein spurningur sum ogur fara at viðgera og koma eisini við at kom eisini at viðgera tað nærmari framtíðini og koma tá við eina útmelding um tað hvussu hvussu okur síggja støðuna eftir hesin spurningur um mann kann meta um gildistíðina og hvønn týdning ta hevr fyri vinnu alt tað altso ein øgiliga stórur partur av tí føroyska vinunum virkar uttan at hava hava fram í hjárrættindir tólv ár fram í tíðina íløgur verða gjørdar hvønn einasta dag han erasthan hvørn einasta ár í í hundraðtals kassanum eisini í vinnum sum eg ikki hava garanteraða atgongd til til eitt ávíst tilfeingi íð tólvar fram ferðavinnan er eitt dømi um tað ikki minst so eg eri samdur í tað sum hansjaku tomsen vísir á at eg skilji ikki ordliga panikkin í at mann fer frá frá tólv árum niður til ellivu árini og hvat er tað sum er so serligt við tí
ja takk fyri ja takk fyri so er tað ein seinasta viðmerking frá spyrjaranum
ger so væl orni skóli takfyri harra formaður landsstýrismaðurin sigur attað er ikki viðgjørt tá hann hevur ikki komin á mál við hesum her hann skal umhugsa eta hr og hann veit ikki ordiliga hvar hetta skal lenda og tað er eingin grund til panikk beint sum er men eg haldi at tað er tað er órógvandi at mann ikki hevur gjørt tað greitt hvussu okkara høvuðsvinna ella at mann vil tryggja grundarlagið undir undir okkara høvuðsvinnu tí tað er eingin ivi um at tað sum vit hava sæð í tí periotini tá ið loyvini verðu uppsøgd var at tað meir ella minni fullkomiliga steðgaða upp og visti mann nú aftur fer inn á eitt sporð har sum mann ikki veit hvat mann hevur at halda seg til so er er vandin fyri at vit koma inn aftur í eina tilgongd har sum tað meir ella minni steðgar upp og og tað er skaðiligt fyri okkara land at samanbera fiskivinnuna við ferðavinnuna skilji slett ikki eg haldi ikki at tað er ein samanbering sum sum hangu saman men takk fyri svari lanstýrismaðuri
takk fyri
so er tað tann næsti tað er jnlnesholm ger so vælja eg haldi at at odni skoli skal vera púra róligur og og sovarð trygt okur fara ikki at skapa nakar ótryggleikar rundan um rundan um vinnuna yvirhøvur men eg haldi at mann hevur øgiliga lílítlan virðing fyri vinnu tá mann tá mann sigur tað at vinnan fer up at ristast orsakað v tí at mann styttar í dag til frá tólvárum til ellivu árum og at mann fer at gevast við øllum íløg hugi aftan á tað tað tað tað síggi g ikki odliga fyri mær eg havi stóra virðing fyri fyri tí vinluni sum okur hava sum er ómetaliga dugnaligt ta er tað sum hevur ført okum fram á leið og eg havi øgiliga stórar fvanningar til at okur fara at verða førdur enn longur
frammaleiði takk fyri ja so var ikki vóru ikki fleiri sum hava biðið um orð í hesum málinum nú ata eru ein spurningurin svaraður so er tað næsti spurningur spurningur umar tólv hann er til denes holm landsstýrismann í fiskivinnu og samdferðslumálum viðvíkjandi veðurstøðirnar á eiði og mykinesi og tað er jørgun niclasen sum eg spyrjari ger so væl
vit hava vindmátarar á rættiliga nógvum vegaslekkini í føroyum og útvarpið varpar henda vind so bilførarar vita hvat tað koma til ella lat tað vera við at koma til og hesin vindmátari er so staðsettur í kringvarpinum at er hálka so kann bara væntast hálka júst har sum hesin vindmátari standa tað plagar útvarpið at siga men vit hava eisini fimm vindmátar sum hava stóran týdning fyri øll siglandi serliga teir smærribátarnar vindmátarnir standa á okkara ytstu punktum tað er at agra byrgja á borðini mykinesi á eiði og fugloy og veðrið í føroyum er merkiligt tað er ikki tað sama nakrastaðni og serliga fyri útróðrarfólk og onnur siglandi hevur vindupplýsing stóran týdning vinduráðnevndum útplássum samsvarar slett ikki við vindin á fastlandinum í longu tíð so vóru tríggir av hesum nevndu fimm mátaranum óvirknir og tað hevur givið onkrum trupulleikar í august í fjør so spurdi eg landsstýrismannin tá nær hesir kundu væntast at virka aftur landsstýrismaðurin svaraði tá at innan tríggjar mánaðir fór teir at virka nú eru meira enn seks mánaðir farnir og bert tann eini er farin at virka aftur tað vil siga at vindmátan í fugloy er komin aftur at virka men teir á eiði og mykinesi virka framvegis ikki várróðurin á norðhavnum stendur fyri framman og har hevur vindmáting sanniliga eisini týdning fyri trygdina tí verður spurt aftur nakað væntast at hesi báðir seinnu vindmátarnir á eiði og í mykinesi fara at virka aftur tá ið eg sigi tað hevur nógv stóran týdning fyri tað siglandi so hevur tað eisini týdning fyri tað flúgvandi tá mann hugsar um tilflúgving til mykinesar so hetta hevur stóran týdning og eg vóni at
at fáa eitt postsvar takk fyri so er tað bara biðja næstman bíða inntil hann hevur fingið orðið at koma á rørapallin
ger so væl dnishólmskal eg taka til til eftirtektar og takk fyri fyrispurningin jørgun niklasen sum jú er er sera relevantur og og viðkomandi upá allar mátar báði sæð og ljósunum av teimum viðurskiftum sum jørgun niclasen vísir á og takk fyri at tú varpar ljós á hatta viðvíkjandi viðvíkjandi spurningin sjálvum so verður í mið ímóti at veðurstøðirnar eiðu í mykinesi aftur er virknar ina nakrar vikur og tað hopi eg eisini fer at halda arbeiði at gera tað nýggja fundirn menti aftaná fyrra meisturin og eiðir var niðurdáttindi tað byrjaði í fjør men ringlíkindi og liggjandi kavi hevur fleiri ferðenn at forðað arbeiðstakarin at gera tað arbeiðið ferdigt so so tað hevr vrið darvað nakað men ætlanin er at meisturin verður sett upp innan fyri ein mánað og útgerðinur sett upp so skjótt sum tað til ber aftaná tað viðvíkjandi mykinesi so hava ymiskar tekniligar tykniligar avbjóðingar verið og veðrið hevur eisini seinkað nýggj uppsetandi men hetta er altso skrá í næstum eg skal tó viðmerkja tað frá frá virðisstovuni at vinmátið kann verða ikki settur upp aftur á takinum í á vitanum sum tevu verið í árum men at verðurstovan arbeiði við ætlan um at flyta á mátingarnar heim í bygdina í staðin men tað er jú greitt at hendan mátingin fer at at fari ikki longur at vera kunna brúkast á heilsaman hátt sum tað gamla kundi brúkast o tað er kanska skapar nakrar avbjóðingar men men fyri at við upp fyri tí so arbeiðir veðurstovan saman við landsverk við eina loysn í sambandi við aldrarmátarar hjá landsverk sum fer at vísa vinda í ávísum støðum og tað arbeiði r so spakuliga fara í gongd tað krevur nakar forhitan og samskipan og og vegstovan vónar at tað fer at bera mál innan inn alt ov leingi
takk fyri takk fyri so er tað jørgen niclasen ger so væl
ja harra formaður eg fari at takka fyri svarið veðrið fær nú skyldina fyri nógv men veðrið fær nú eisini skyldina fyri veðurmátarar men óleit øheg eri glaður fyri sum landstýrismaðurin sigur at vinátan eiði kemur skjótt at virka aftur og tá tað kemur til tann mykinesi sum hevur verið á mykineshólmi tallsi at tú fært tann fría vindin at mann nú umhugsar at flyta hann heim í bygdina tað er nokk serliga soleiðisnar at tillflúgvingin sum er álitið hjá mykinesfólki hevur hendan vindmátarin tí vindurin er kanska ikki heilt tann sami men eg rokni við at at siglandi fólk eisini kunnu nýta gott av tí tí vindurin í bygdini í mykinesi fortelur okkum í hvussusferð hvussu farvatnið har umleiðir man fór at vera so tað trúgvi g ikki ein trupulleiki men eg haldi at tað er umráðandi at tað er ett vakið eyga við hesum tí altso bara tankin um at her eru tríggir vindmátarar sum hava sera stóran týdning sum var bara staðin sløktir og entá var tað so galið at teir góvu eina vindmáting á á heimasíðuni men hon var skeiv tá ið eg fór á ruska í hesum málinum tá up daðaðu teir tað tí bleiv tað broytt men men at tað kunnu standa óvirknir so leingi uttan at nakað at gera nakað við tað og tað sum vit sóu í fjør var at aldurmátararnir tað var bara hissin i at aldurmátarnr vestanfyri g riggaði hann riggaði bara av og á og otað líkasum tað virkar sum einsovan líka gildiheit og og eg haldi at hetta hevur sera stóran týdning fyri okkum sum velja at kalla okkum ein siglandi tjóð at vit kunnu síggja hvat er tað vit koma til ella hvat er tað við lata vera við at fara til í báti akkurát sum tað er á lands
saman í bilinum takk fyri so er tað

ja takk fyri og eg haldi e skal byrja við at siga at jú tað finnast økir sum oevnir sum jørgun niklasen og eg eri samdur um og eg kann bara vera samdur um at tað er eri ikki gott nokt at mann kemur í søðugur støður har sum sløktir vinmátarar runt runt um landi og óvirknir aldurmátarar so tað eru tað eru heilt greitt eitt ting sum mann eigur at seta stýrið og fokus á sum mann ikki kemur í kemur hesa søguna aftur so so takk fyrija takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og so fara til spurningu nummar trettan og tað er ein spurningur frá eisini frá jørgun niclasen til dnes holm landstýrismann í fiskivinnu og samferslumálum viðvíkjandi oyragjógv sum ídnaðarøki hjørgun niclasen ger so væl
harra formaður ja hetta her er kanska eitt sindur friðarligur spurningur eisini hóast tá mann tosar um oydna so eru fleiri fleiri farin at tosa á larm og fólk eru farin at ræðast korsteinar og ymiskt men síðan vágatunnilin lat upp í tvey túsund og tvey so hevur mest sum einki virksemi verið á oyragjógv undanfarna landsstýrið arbeiddi við at lata vágakommunu økið við oyragjógv tí har var vinnuligur áhugi fyri ídnaðarvirksemi oyragjógv liggur langt burtur frá bygdum øki liggur beint við streymasjógv og hevur stórar útbúggingarmøguleikar tí liggur væl fyri at oyragjógv verður brúkt til ídnaðarvirksemið og spurt veri tí um hetta landsstýrið arbeiðið víðari við ætlanini um at økið við oyragjógv verður latið vága kommunu til ídnaðarøkið eg ímyndi mær at tað kundi verið spennandi tá ið i ssum sum at siga tá ið fólk tosa so nógv um at ídnaður og búseting blanda saman so er hetta hvussu so er eitt øki sum er har klárt at fara í gongd við fínar umstøður og liggur langt vekk frá búsetingum so tí er spurningurin um landsstýrið arbeiði við ella ferð at arbeiða við at lata vága kommunu hetta økið til
einaðarøki ja takk fyri so er tað
maðurin ger su vælja takfyri hara formaður og takk fyri fyrispurninginum landsverk og vága kommuna hava samskift um málið og um at kommunan kann yvirtaka landsvegin til oyradjógar og havnarlagið við oyragjógv vegurin um at oyradjógv eru í partur av landsveðarkervinum og eru tískili partur av veðarkervinum hjá landsverki har landsverk skal geva loyvi til millum anað bygging og nýtsluga av økinum á og kring vegin eitt av atlitunum sum landsverk hjá landsverki er um oyradjóv kann brúkast sum tilbúgvingarfarlagið millum vágoynna streymoynna landið hevur jú ábyrdina av samferðsluni milum oyggjar og um okkurt skuldi hent í í vágatunlinum so er neyðugt at hava eina alternativa farleiða innan rímliga stutta tíð og har e í samferðsluhavnum oyradjógv sambært landsverkið í mest upplagda havni í vágunum hetta fórar tó ikki fyri at loyvi kann gevast til ymisk virksemi á oyradjógv til dømis til vága kommunu til vinnuligari til vinnuna ella til onnur endamál men har má mann so taka støðu til hvør tað einstak mál og viðmerkjat kann eisini at landsverk hevur jú havt fleiri fyrispurningar um tað og hevur eisini gjørt tvey leiðamál fyri leiðaravtalur á oyragjógv men fyri at svara eisini ein øðrum partin av spurninginum er at um landið skal avenda ognar til dømis til kommununa so er neyðugt við einari einar ígjarheimil

ja jóhannes
ger so væl til eina viðmerking bara viðmerkja til hetta málið her at hetta er ein ein fyriføringsrum viðkomandi tí at tá mann hevur góða økið lokalt so ein mann okkum at brúka tað optimalt og tá ið landið ikki hevur brúk fyri økinum kann mann siga nú sigur landsmaðurin kanska tað verður brúkførdi í seinni einaferð yv eg stórliga í so er tað sjálvandi passað upp áss at kommunan fær høvi til at brúka økið so vit mæla landsmannin til at geva kommununum loyvi um tað um tað sum kommunan
takk fyri ja takk fyri viðmerkingina og so er tað spyrjarin
harra formaður nú frú forkvinna orsaka øh veit ikki um eg skal royna at tulka svarið nú umsæt ti landsverk og landsverk er sum allir allir aðrir almennu stovnar tað viljia ikki hava við nakað sum helst tá v tosað um nakrar vegir í í havn inni í havnini sum mann vildi lata kommununi og kommunan vild ikki landsverk helt tað tað var skeivt tað at lata tað frá sær og tað ljóðaði á landsstýrismanninum sum at tá tað kemur til oyrageks so vil mann ikki lata tað frá sær og so vil eg bara siga altso er tað nú landið sum skal út at fara at orðna leiða út á ídnaðarøkir í einari kommunu í føroyum tað fari eg at mæla landsstýrismanninum stagiliga frá tí skal nakað veruligt henda tað eigur dennesholm landsstýrismaður at vita frá sínum fyrrverandi starvi so máta vera í nærumhvørvinum kommunan sum tekur tær avgerðirnar so skulu vit veruliga fáa ein blómandi ídnað so er tað alneyðugt í mínum tykki at tað er kommunan sum yvirtekur økið og sjálvandi sum landsstýrismaðurin segði við teirri treyt at skuldi nakað hent so tann ferjulegan sum er har som má landið hava eina treyt við tað er at hana má má kunna sleppa til og brúka í eitn fart vistu nakað hendir við tunlinum harr herj eg púrasamt tað mán vera treytir og kommunan má taka sær av vegnum og kavaruddingini tí tað tað er eingin ivið um tað fyri mær men for guddskild ikki lata tað vera landið sum nú skal sita og umsita og leiga út økir og taka støðu frá máli til mál tað er eitt kommunalt øki og tí eigur kommunan at sleppa at yvirtaka tí so hendir nakað vis ikki
so hendir einki ja takk fyri og so er tað
tí var takk fyri frú forkvinna ja sum sagt so hava landsverk og vága kommunan samskifti málið í giti at tað verður eitt eitt framhaldandi samskifti í málinum sjálvum har sum har sum landsverk sjálvandi hevur nøkur atlit til teigings at taka sum eg eisini fari at taka við í diskussjónina og eg skal í øllum førum taka at fylgja eitt sum málinum upp so síggja hvar hvar henni nøgum viða viða vísum málinum takk
ja takk fyri og so er tað jørgun niclasen aftur ger sovæl
egfari ennda hendan spurningin við einari inniligari áheitan á landsstýrismannin og og tað er at landsstýrismaðurin fer inn og tekur eina prinsipiella avgerð her tað er eingin ivi fyri mær hetta heur drigið út leingi og tað hevur líkasum ikki hent nakað í hesum málinum men at mann tekur eina prinsipiella avgerð at økir sum skulu brúkast til ídna tað er nakað sum kommunur hava ræðið á og ikki nakað sum landið nú skal beginna at eiga økir her og dar sum mann so skal bestemma yvir hvør ídnaður skal sleppa framat og ikki men at tað verður verandi kommunalt so mín inniáheitan er á landsstýrismannin tað er at hann tekur ta prinsipiellu avgerðina er tað landið sum skal standa fyri hesum her ella er tað kommunur mín áheitan er at tað verður kommunur og so er at geva boð til landsverk um tað soleiðisr at oyragjógv sum liggur fjart frá bygdum øki tá mann hugsar um larm og ja ja bæði bæði bæði dálking av hesum hasum slagnum liggur beint við streymasjógv vistimann hugsar um útlát og annað og hevur stórar útbúggingarmøguleikar at tað økið kann verða tøkt til ídnað og tað verður tað bara vist tað verður kommunan sum sleppurat umseta tað vist tað verður í landið at so landið hevur umsitið oyragjógv síðani tvey túsund og tvey havr er einki hent eg haldiat har stendur ein konternari sum ver brúktur til kaffistovu altso tað er tað er tað sum er hent í tjúgu ár so so so har hendir einki tað má vera kommunan so tað er mín inniliga áheitan á lansstýrismannim prinsipiella avgerð gevur boð um hatta verður kommunalt
ja so er tað ikki fleiri viðmerkingar til hatta og tann fjúrtandi spurninguri sum vit koma til nú tað hann er eisini til landsstýrismannin dnesholm í fiski og samferðslumálnum og hann er viðvíkjandi suðurasuðurysuðuroyarileiðini og tað er jacobvestegaard sum er spyrjari ger so væl
forkvinna eg haldi at denesholm umsetir suðuroyarleiðina sjálvt um suðuroyartunnilin fór sær eintúr men hesin spurningurin er so l deneshálmlandsstýrismann um suðuroyarleiðina og spurningarnir soleiðis hava sandfaraskip landsins kannað ternativar atløgumøuleika til smyrðil í suðuroynni og norðanfjúrs er møguleikar at brúka fergiligum í vági to nógvir vindur er á krampatanga hvat kostar at gera t atløgumøguleikar við bryggjuna á tvøroyri og hví verða aðrir havnir til dømis rugnavíkar ikki brúkt tá ið ikki ber til at leggja at í havnini sambandið viðmerkingarnir í hesari sambandi millum suðuroynna og tórshavn í røktarsmyrðiligu nøkur ár afturat kann mann rokna við og tí er umráðandi at sambandi er so støðugt sum til ber og fylgið ferðætlanini tað fara altíð at koma avlýsingar tar veðurlýkingini ikki er til at sigla men í seinastuni millum annað í síðstu viku er túrar avlýsir hóast tað hevur verið vestureftir tí slett í sjónum orsøkin til avlýsingarnir hava verið ov nógvir vindur á krambatangu í havn hóat hetta hóast havninar krambatangan varð útbygd við alternativur og atløvusíðu úst við tí endamálið ar betri um reglusemið tá vindur var á logefti reglusemið á suðuroyaleiðini og týðandi fortreytiey at virka og búgva í suðuroynni og tí má altgerast fyri at avlýsingarnar verða so fáar sum møguligt viðurskiftini eru ymisk tá ð tað kemur til vind á krambatanga í vági og á tvøroyri og tí má bera til hjá smyrliga leggja at í suðuroynni hóast ov nógvir vindur er á krambatanga norðanfjørðs er fleiri góðar havnir har smyrjir kundu lagt at so nógvr vindur er í havn runavíkaosta hevur ein góður møguleiki nú tað er stutt at koyra úr runavík til havnar so hetta vórðu fyrispurningarnir og tað sum er umráðandi á suðuroyarleiðini nøkur ár afturat gangi út frá tí at reglusemji er í ordan soleiðis at fólk kunnu følasí nøgum
klandatrygd tá ið teir skulu av oynni takk fyri frú forkvina ja takk fyri tú mást tekna teg til
fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin jakubvestugaard o jeg okur hava jú tað til felags at okur eru ímillum teir heilt heilt stóru brúkaran av av strandferðsluni ella av av suðuroyarleiðini og kenna sjálvandi til afturvinda diskussiónina um mannikki burdi havt eina eina alternativa atløgu havnstaðin fyri havnina og kollafjørið í runavík hevur sjálvandi b pav vent grundleggjandi eru tað kanska nakrar smáir avbjóðingar við tí fyri tey fólkini sum eru til gongu hvussu fera mann skipa busssambandi til tann einstaka túrun farmapartuin hjá strandferðsluni er kanska eisini ein avbjóðing í tí so tað eg haldi tað tað sum liggur nærmast er at fáa tryggja tað at mann altíð hevur eina atgongd í havn og strandferðslan er í arbeiði í løtuni saman við tórshavn havn og fára tryggja at mann altíð hevur atgongd í havn okur hava sæð tað seinastu tíðina tað eru nakar avbjóðingar við at norrøna liggur og brúkar plássið hjá smyrili sum parkeringspláss tað haldi eg er øgiliga harmligt tað ávirkar okum sum eg brúka farleiðina g suðuroypna sum heild og eri ikki eg eri ikki nøktandi tænasta at fáa frá tórshavnar havn sum færð fyri ein eina góða samsýning frá landinum fyri at veita ta tænastuna á krambanangar eg hevur tað er ta sjáldan avbjóðingar tað kemur fyri og tá kundi kanska vág verað brúkt sum alternativu havn men eg haldi at at krambatangan eta sjáldandi eru eru avbjóðingar okur sóu tvey dømir í farnu viku har sum smyrlivátt vendi útafturaftur tí at tí at veðrið hann løtlaði veðrið át vestan og og tað tað skapari nakrar avbjóðingar g skipanin valdu at fara út men grótkasti bleiv je longt ella tann armurin sum var út i bleiv longdur fyri at gera tað tryggari hjá smyrðlaki av ta krambadanga so so okur síggja sjáldand avbjóðingar krambatanga viðvíkjandi havdalagnum á tvørori so er vórðu tað vórðu tað var strandferðslan í í samskifti við nei við tvørja kommunu tað var einblagik plaiv bleiv bygdur um at fáa gjørt atøsmyrðil har men tað tað ynski bleiv so ikki gingið at møti um tað var orsakað av at tað var fordýrt ella hvat tað tað kenni eg soí
still takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar
og tann fyrsti viðmerkja jørgun niclasen ger sovæl ja nú var landsstýrismaðurin ikki so greiður í sínum svari men altso tórshavnar havn bongar landskassan fyri einar seks milliónir krónur um árið altso hvørt ferðafólk sum traðkar í land av smyrligu hvør bilur koyrir land betala bummgjald til tórshavnar kommunu so tað hevði ikki verið minni enn rímiligt at at umstøðurnar blivu gjørdar góðar men hetta við at kunna brúka alternativa havn altso ber ikki er veðrið soleiðst tú ikki sleppur inn á havnina so so eigur mann at kunna fara á runavík og tá tað kemur til fólkið jamen so boðar mann frá at klokkan trý í dag siglir mann á runavík so vita øll fólk hvar tey koma í land og í dag er tað so ringt har suðura á trongisváks fyri at vit fara til vágs jamen so fær mann at vita tað og og tí er spurningur til landsstýrismanni vit kannuikki virka fyri at bæði runavík og vágur kunnu vera alternat
tivara havnir hjá smyrji ja takk fyri so eru tað ikki fleiri viðmerkjara men so er tað spyrjarin aftur jacubves
sigardtakk fyri frú forkvina tað sum mórógvar tað er tá ið líkindin er fína sigla slett deyða slett skipið rørir seg ikki og so avlýsir mann tí at ta e fór nógvur vindur og okur sum búgva í suðuroynni vita at vindurna krampatanga ynski tann sama se vindurin inni í vági eg búgvi í øgrum tað er tætt við vág har kann vera ódnavirður og vindri og teir komi heim til vágs so er stillig og soleiðis er tað ymsastaðni og tað er heldur ikki tað sama á tvøráfjøri tað er øgiliga ymiskt yvir í tvørora kayy hevði verið fínt at lagt at hóast tað kanska ikki hevði verið møguligt at lagt at á krambatanga tí mátað bera til tá ið tað er so vitalt fyri suðuroynna vitalt fyri tey sum búgv var at mann kann føla seg rímiliga sikkran við at sleppa aftur og fram at mann roynir at gera tað eg trúði um mann loysti trupulleikan við vindi tá ið mann gjørdi ta alternativa atløg síðna á krambatanga við at mann kundi fella av móti pirunum tí tað bleiv sagt týðiliga klárt tá eisini av teimum sum vórðu skipari við smyrli at tað bleiv ongar avlýsingar vissu hatta bleiv gjørt fínt so royndi mann at spíla seg út og gera tað men tað er akkurát sama altso tað er akkurát tað sama og tí undrar ð tað undrar meg sjálvandi men eg veit og tað veit lansstýrismaðurin eisini at viðurskiftini inni í vági eru ikki tað sama sum a krambatanga og heldur ikki tað sama sum norðua noá fjørðunum við kaiin á tvøroyi tí átti tær at borðir til og norðurendskifjørs eigur ikki at verða nakað sum helst umbering fyri at siga at mann kann ikki skal sigla fyri vegur ella leggja at fyri vegur tí her eru so nógvar góðar havnir so nógvar stórar havnar útbúggingar fyrri milliardir at tað eeigur at bera til hjá smyrjini í øllum øllum vlísindum at leggja at onkustaðn

fyri frú forkvina ja sum nevnt so so er tað sett á dagsskrá fund við tórshavnar havn eg vitikiumhan ikki skuldi vera í dag ella ímorgin um umstøðurnar hjá tórshavnar havn eg haldi eg haldi fyri okum suðuoyingarhaldi eg tað er hevur øgiliga høgan prioitet at fáa tann partin upp á pláss og eg vóni at mann kann fáa eina eina eina betri avtalu við tórshavnr havni men enntað man hevur í dag tí at eg hadi ikkitð ernøktandi at okur skulu liggja og verða fluttir runt og kanska ikki fáa lagt at tí at tí at tildømis norrøna liggur inni inni í við við kaya í tórshavnarhavn viðvíkjandi alternativum havnum so er tað it mál sum eg skal taka upp víðari á leiðini við strandfersluna eisini hvønnum tað ber til aftur í suðuroyni haldi eg ikki at tað eru eru teir heilt stóru avbjóðingarnar tað eru hendingar dagar har sum tað eru arsum mann hevur vent út aftur aftur orsakað av kvirlum og alt tað meðan ter stóru avbjóðingin hevr verið typiskt í havn tað er tað sum verðr verður tann sóra avbjóðingin men sum sagt eg skal eg skal taka á ett einum til mín og fara og filgi upp upp á møguleikan fyri at fyri at kanna hvørjar aðrar havnir mann kann
mn kundi ivirelt kuni brúktistað var takk fyri ja takk fyri og so er tað spyrjarin jacobvestegaard
ger sovæltakk fyri frú forkvina tað ber eisini til at hava bátarat hjálpa til í havnini hava teir pressarar ella hvussu teir eita sum kunnu trýsta ímóti í vági ella har suðuriog ein sm etir merkur hon veit ikki hvat ið kraftann hevur til at hjálpa til men tað má bera til at bera soleiðis í bandið atat smyrðul sleppur at tá ið tað annars er fín líkindur at sigla sum tað var í síðstu viku eg var onkran túr við hann røktist ikki meni eg skal ikki geva meg klókan og taka ræði á nøkrum skipara sum avgerð at at sigla skal ikki siglast men fyrr varð altíð siglt tá ið líkindini á sjónum vóru góð tað vil siga t slett at sigla at mann so avlýsir í árnarveðri á landsynningi ella okkum líknandi tað tað skilji eg væl og tað tað skal ikki forða skipararn taka avgerð um at avlýsa vist teir halda tað vera neyðugt men tað sum hendi í síðstu viku fínasta veðrið at sigla at mann avlýsir tað haldi eg ikki er gott nokk og sjálvandi er tað ein spurningur sum ikki spildur nýggjur og og denesholm kann so ikki gera við tí í øllum førum men eg helt at tá ið mann gjørdi alternativa atløgusíðu á krambatang at tað fór at hjálpa men síðsta vika vísti at tað gjørdi tað ikki tíverri og tí má mann finna eina alternativa havn og tá ið tær stormur in krambasanga er tað ikki inni í vági tað veit eg og tað er tað heldur ikki við kaiina á tvøroyr so har ber væl til at finna eina loysn og í vági er ferguliga klár at leggja at so tað eiguri ikkiatveranakar trupulleiki takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og so fara vit til tann næsta spurningin sum er nummar fimtan og hann er eisini til landsstýrismannin denesholm og tað er viðvíkjandi føroyska veðurv og tað er jóannes joensen jóhannes joensen kanska tíggtrýsgutr

ja ger so væl takk fyri
forvihetta er ein spurningur til denesholm landstýrismann í fiskivinnumálum og samferðslumálum um føroysku veðurstovna nummar eitt nær verður veðurstova føroya staðsetta flogvøllin í vágum nummar tvey hvussu er ætlanin at skipa føroysku veðurstovuna nummar trý er tað rætt at tá lofturúin verður yvirtikið verður kravið at føroysk staðbóndu veðurfrøði er partur av tilbúgvingini av flogvøllinum og til viðmerkingina kann eg nevna vit eru mong ið gleðast um at vit endiliga hava kjøtfest eina føroyska veðurstovu í føroyum hesa fyrstu tíðina meðan veðurstovan verður skipað hevur fyrrverandi landsstýrismaður jakcub vestergaard staðsett veðurstovuna við leiðsluábyrgd undir vorn í tórshavn tíðliga í vey túsund og einogtjúgu var meldað út at veðurstovan skuldi staðsetast í vágum men framvegis húsast veðurstovan í tórshavn veðurkort hava verið gjørd á flogvøllinum í vágum í samrað við dmi í ár tíggju og veðurfrøðingar hava arbeitt á flogvøllinum við nýggjastu veðurforsøgninum alla hesa tíðina í framtíðini verðar hetta møguliga ein mei meira neyðugt og tí hæstar tað at kjølfesta staðbundnan veðurfrøa flogvøllinum serliga tá hugusað verður um framtíðar útbúgvingar á flogvøllinum og økta virksemið innan flogvinnu í framtíðini í samgonguskjalinum stendur at lofturin skal yvirtakast og krevur hetta staðbundnan veðurfrí á flogvøllinum í samband við trygd og tilbúgving fyribilsloysnin undir vørn varð søkt at vera tíðaramarkað tó má hava fyribilsloysnir javnan tað fyri at draga út ella gerast endaligar loysnir fyri at fáa eina frágreiðing um ætlanirnar verða hesin fyrispurningurin sett í landsstýrismanninum takk fyri ja takk fyriogso
gersvælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin til til fyrsta spurning so veðurstovan fer at vistast nn eisini á flogvøllinum so sjálvt sum sum hetta gevur meining og lesi gera og veðurstovan eður ig ein rætiliga nýggjur stovnur í menning og og raðfest var at byrja við at veita vegítænastu fyri land og avleiðir í dag verður flogvegur í danska kongaríkinum tað verð umsitað av donskum myndugleikum sum hava givið dm einarættin til hesa uppgávuna og dmi hevur jú okkurt testsum kunnut útveita uppgávuna til íslendingar umsita í verkið og tað er so ikki upp til verðstovuna í veran eini støðu at taka hesa uppgávuna veðufrøðingar ið kunnu røkja flogvegir skulu hava góðkend skeið og uppliving uttanlands endamálið og enn er støðan tann at manning er ikhjá stovnunum til at átaka sær a veita flogvegutænastuna og á ørum øðrum flogviðustovnum er í flogvið í vanligt an vakt fyri seg afturat tey vanligu veðuvaktin sum er til spurning tvey veðurtænastan verður skipað soleiðis at hon kann geva tar bestu tænastuna í mun til ta uppgávu hon er sett til og tað játtan hon hevr at arbeiða við og tilgongdin tá talan er beran um pengar er at geva s góðar tænastu sum gjørligt fyriminst kostinað og at at veðurstovnan stovan er løkt undir vørum tykist skilagott tí vørnu inngóðum parti av føroysku tilbúgvingini vørurin hevur umsiting sum veðurstovan eisinit gott av og ikki minst so hevur mrcc og vrn dupul tvakt alt døgnes sum kann gagnnýtast í veðurhøpi eisini tá tá nøktandi tøkni og mannagongdir eru ment til endamáli tá talan er um staðseting so krevsta fyr tað mesta bara teldugatgongd umfram fólk við røtlum kunnleikum veðurstovan hevur sum onnur ið krevja starvsfólk v í serligum liga arbeiðsgongdina og staðsetingina til tí starvsfólk sum starvast har tann triðja spurningin hava kannegikki odiga svara upp á tí tað er iki veru lagstundir at kanna tað næðri men men tað ljóðar skilagott men eri ikki sikkur í at at tað eru formelt trygdarkrav tí so vítt eg eri upplýstur so hava floghavnir sum eri ikki veðurfrøðing á staðnum tavil siatað ikki vanligt longur er at hava veðurfrøðing knýtt at flogvøllinum og veðurstøðan hevu eisini upplýst meg at at teimum eru at á teimum veðurstovunum tey samskifta við veðurfrøðingum sum hava flogvagt vanligar stæddir á sama staði og umsita fleiri ymiskar flogvøllir samstundis
takk fyri ja takk fyri og so er tað viðmerkingar út í salinum og tann
tann fyrsta hon kemur frá jacobshaugard gerst væl jan takk fyri fólkuna tað við viðurstovuni tá ið okur stovnsetja eina føroyska viðurstovu tá var mett í øllum førum at hon lá ógiliga væl á flogvøllinum og tí bleiv avgerð tikin um tað tá at leggja hana á flogvøllum men at byrja við onkursvegnar skuldi mann so starta upp í teimum hølunum sum vóru millum annað her í havn men í teirri tilgongd var eingin ivi um tað at tað var hildið at veðurstovan lá best við flogvøllum tað var eisini har mann hevíddi mest brúk fyri lokal lokalum veðurlíkindum í mun til flogførsluna og tí undarla meg at mann ikki hevur veruliga staðsett hann har tí tí sakni eg eina greiða útmæling um hvar mann egentlig ætlar at
hel viðurstovan skal vera takk fyri
k eygum samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg minnist væl tá ið veðurstovan skuldi setast á stovn og mann tosaði um at tað skuldi vera í á flogvøllinum men og og so skuldu tað bara líkasum fyribils vera í høvuðsstaðnum og síðani tá hevur mann bara sæð hvussu nógv størv mann hevur lýst eftir og fleiri og fleiri størv og øll eru staðsett í í tórshavn so eg vil bara heita á landsstýrismannin um at bróta hesa her sentraliseringina og at halda seg til tað sum mann ætlaði at veðurstovan skuldi verða staðsett uttan fyri miðstaðin tí at tað virkar sum tað bara av sær sjálvum verður miðsavnað meira og meir og meir tað er ein kraft sum er í tí sum eg hopi
at tað verður brotið við nú
ertaðjørguniclasen gersovæljaundanfarni landsstýrismaður sum var jakubvestergaard sum stovnsetti veðurstovuna hann tók jú avgerðina sum skuldi liggja á flogvøllinum og so er tað hettar her ja so líka brúka tey hølini vit hava fyribils o eittl annað snetiter nakað komið í til havnar so so kemur t sjúr aftur hann og og ogog tað er eitt sindur attso sjóvinnustýrið var sýnsøk pál mikkesen skuldi líka hava tað til havnar nakrar dagar so skuldi tað koma tað var eitt gutt stort stríð at fáa bygging í gongd so sjóvinnustýrið aftur kann vera har sum tað upprunaliga var so eg vóni at landsstýrismaðurin sum er ein av teimum fáu í landsstýrinum sum býr uttan fyri miðstaðin hugsar um útijaðarin og at hesin stovnurin verður lagdur har sum undanfarna landsstýrið ynskti at hann skuldi vera og sum er veit at spyrjarin eisini brennur fyri nevndi á flogvøllinum og vágum tí tað hevur týdning fyri flúgvingina fyri miðn
at hava
nns jonsenstakk fyri frú forkvina ja eg eg var partvísti nøgdur við svarið frá dnis holm nú veit at hann býr í vági og er eini persónur sum eisini sær at vit má hava almenna arbeiðspláss um alt landið og ikki bara í miðstaðnum ikki tí tað skal geva meining tað mát tú altíð gera men í hesum førinum meini eg at tað gevur meining tí hetta er eitt virkisøki sum hevur serliga nógv við veður og lokalan veður og vindey at gera og skuldu vit hava hava eitt tað virkki nakrastaðni so so burdi tað verið sum flogvøllurin lág tí vil eg mæla til at landsstýrismaðurin tekur eina avgerð og fær tað staðsett á flogvøllinum og fær so gjørt tað at tá mann fer at útbyggja flogvøllin at mann tekur tað við í útbúggingina at mann ger hølur og annað klárt og tá ið mann hevur fingið so góðar farleiðir tá vit isku a glað fyri hesar umsjóvartunlarnar og tá vit vilja gjarna koyra ígjøgnum teir jamin so er tað upplagt at vit eisini duga at at leggja teir almennu stovnarnir út um landið so vit fáa alt samfelagið við og fáa storv størv um alt landið og ikki bara nøkur fá støð í landinum so eg kann ikki siga hvussu e viktigt at tað er hetta er serliga viktigt fyri vágoynna og eisini serliga viktigt fyri føroyar at vit fáa ein av flogvinnu sum er væl útbygd og eina tilbúgving og veðurforsøgnir veðurstøðir sum eru væl útbygdar
um altso allar føroyar og eisini í vóvn takk fyri fyri siga en erdala
dókarstýrismáur denton ger so vælferðir frá fólkunaveðurstovan er jú ein útflótið á nýggjum stovnum sum er undir upp í uppbygging og eg skilji væl ivamálini hjá tey ymisku viðmerkjarunum um at her at enda tað við at hann verður stassioneraður endaliga í havn og eg haldi ikki tað er endað tað er ikki ætlanin við tí og eg skal eisini nikka til tað sum jannes joensen var inni á við at at at eg eri ein av teimum sum hugsa um útjarðin so eg haldi ikki at okkurt verður so illa bekymraði um veðurstovuna sum so tí at tað eru tvey ting sum munnu fylgjast at hjá veðurstovuni eitt er tað at at nýggjur stovnur sum sum er í einum uppbyggjumgáfasi og tann fasa má vera eisini tryggur góður fyri starvsfólkini samstundis mugu taka inn mentu hvar hennum endaliga skal sæðsetast so tað
hevur góða hondina takk fyri síðani er tað spyrjarin aftur jóhannes joensen
gersovæltakk fyri frú forkvina ja eg haldi bara at tá ið eg segði tað við landstýrsmannin jakubvestegaard tá hann legði fyribilsi veðurstovni íhavnirs segði at at hetta verður nokk ein endalig loysn tí at mann hevur ikki mann brúkar allar møguligar umskyljingar fyri at broyta ta loysna ella hvussu er at flyta eg haldi tað at mann má taka eina yvirskipaða støðu o landstýrsmaðurin er noyddur at taka eina yvirskipaða støðu í hesum førunum tí at sum sagt starvsfólk kunnu flyta seg í dag er mobiliteturin eliga stórur í føroyum vit hava møguleikar tað er tían vit gera tunlar og annað tað er fy a fólk kunnu flytast runt á alt landið skjótt og greitt og tá vit kunnu koyra til havnar til arbeiðis so kannmann eisini koyra vestrar flogvøtlisarbeiðis tey gera fleiri

sovn ger so væl ja takk fyri frú forkvøldan ja ja sigi eg haldi eg eri ein av teimum sum hava kanska brúkt hasa vendingina allar allar oftast í landinum hetta við at tað er siglandi og koyrandi báðar vegir so johannes jensen nei johannes johannesen og eg orsaka skuldu nokk koma við eitt gott lær rundan um eisini eisini hendan spurningin her so er her er ikki so nógv væl væt
at tosa um í veruleikanum takk fyri ja so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari í skránni vit fara til fyrispurning nummar sekstan í dag og hesi ferð er tað til djóna nólsø joensen landsstýrismann í barna og útbúgvingarmálum til viðvíkjandi ætlanin við barna og útbúgvingarmálaráðnum og tað il jenis av rana sum fær orðið ger so væl kanska jensarana kundi trýsta á knøttin har niðri har hann biður orðið
spurningarnir ljóða soleiðis hvørjar hugsjónir ætlanir visjónir eru aftanfyri nýstovnaða barnaog útbúgvingarmálaráðið og hví uppliva avvarandi á ráðið heldur enn at síggja loysnir vísir teimum frá sær viðmerkingarnar tað vakti gleði millum mong tá boðað varð frá at nýtt aðalráð við heitunum barna og útbúgvingarmálaráði varð skipað skúla og onnur fakfólk við áhuga fyri økjunum høvdu frætt um skipanina sum grannar okra fyri vestanhøvdu sett í verk og frá góðu úrslitunum sum sjálvt spurdust burtur úr hesum hetta samla viðurskifti barna í eitt ráð eitt ráð har landsstýrismaðurin á økinum hevði fult ræðið á øllum stovnum ráðum og øðrum viðvíkjandi tíð sum hevur við børn og ung at gera eitt ráð har høvuðsmálið er skjóthjálp og skjótar og munandi loysnir millum fakfólk og manna eru tó longu íkomin og ivi um hvussu ætlanin er at nýggja føroyska skipanin skal virka summi vilja royndum verða við at mótvegis í íslandi og aðrastaðir har íslendska skipanin er bjóðað vælkomin so hevur skipanin her heima ongar broytingarhætt við sær at tær hendur sum eiga at hjálpa als ikki hava skilt at miðsavnanin av virksemistovnana og ráðana sum er grundbulurin í nýggju skipanini millum annað er til fyri at tryggja skjótar og góðar loysnir og at forða møðandi og oyileggjandi bíðitíðum sum kennast sum steinir oman á byrði hjá foreldrum og børnum ført verður fram at heldur enn at áleggja røttum stovnum at fremja loysnir som verða avvarandi víst víðari í tí sum teimum ennkenst sum ein sokallað stovnajungla tí verður hesin spurning
sóttur fyri sørur tað landsstýrismaðurin djóni nolsý joensen
gersovæforkvinna og takk fyri fyrispurningin jenis a rana nýggja barnaog útbúgvingarmálaráðið er skipað við íbóstr í íslandi sum røðarum eisini var inniá har eitt líknandi ráð hevur verið í nøkur ár royndirnar í íslandi hava verið sera góðar og kann hetta verið vera ein loystur fyri hvussu vit í føroyum fara undir eina líknandi tilgongd sum er lagað til føroysk viðurskifti visjónin er at føroyar skulu vera tað besta staðið í heiminum hjá øllum børnum og ungum at vaksa upp í bøll børn og ung skulu hava tryggar og góðar karmar sum tey mennast og mentast í til tess at tey blíva heil menniskju sum kunnu virka í einum rúmligum demokratiskum samfelagi har øll trívast børn og ung sum hava tørv á hjálp og stuðli fyri at hava viðburð skulu fáa tær neyðugu veitingarnar og tænasturnar so tíðliga og munaðu tykt sum møguligt ein skilagóð fyriskipan skal tryggja sameining og samskipan av fjølbroyttum tænastum sum ymiskir geirar og stovnar veita soleiðis at hesi samvirka til tess at veita eina so góða tænastu sum møguligt tað er tí umráðandi at tað er eitt gott samstarv millum allar partar sum luttaka í tilgongdini her verður ein tilgongd fyrireika undir leiðslu á barna útbúgvingarmálaráðnum har heilsumálaráðið almanna og mentamálaráðið løgmálaráðið og kommunufelagið skulu luttaka til tann seinna spurningin so ver torført at gita hvat byrjarin skipar til men tað er týdningarmikið at minnast til at sera stutt tíð er fráliðin síðani ráðið varð skipað tað er sera umráðandi at alt virksemið verandi virksemi fyrstu syftu heldur áfram sum tað hevur gjørt inntil møguligar broytingar verða framdar tað er týdningarmikið at alt er væl fyrireikað og viðkomandi stovnar áhugapart atverða tiknir við upp á ráð barnaútbúgvingarmálaráðið hevur einans møtt vælvild frá øllum pørtum sum ráðið hevur samskift við um ætlanini øll gleða seg til at luttaka í tilgongdini tí í royndum vilja øll tað sama nevniliga at tryggja góðar samanhangandi og mennandi umstøður hjá okkara børnum og ungum
takk fyri fyrst frú forkina takk fyri síðani
er tað onnur tingfólk bjarni hammer ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi at tað er øgiliga góðar ætlanir sum er blivin at mannhevur fungið her barnaogundirvísingarráð við íblástri í tí í íslandi og tað kenni eg eisini eitt sindur til har haldi eg nú má mann eisini minnast til at landsstýrismaðurn er akkurát settur heilt nýttur á og sjálvandi skal skal landsstýrismaðurin og ráðið fáa tíð at menna seg men har er tað øðrvísi har situr ráðharran eisini sjálvur saman við sínumshesini her ymisku stovnunum og fortelur hví gongur hetta for seint hví eru tey farin børn farin óendiliga bíðilistar og so kemur ráðhárin sigur hatta skal loysast nú hatta ber ikki til og fá gongd ár og fær gongda har er eitt gott hugskot at kanska landstýrismaðurin við sínum embandsfólki fór ein túr til íslandi snakkaði við sín starvsbroður har so komu væl í gongd tí at okur eru øll spent og fólk gleðast um hetta ráðið sum vónandi fer at styrkja tey børnini sum hava neyðag tørv at
sumn tú a brúk fyri hjálp og betri sømdum í føroyum takk fyri takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran listhann kann trýsta á kanskasoleiðis tað verður jenis arana sum fær orðið nú
ger sovæl takk fyri sjálvt um eg ikki sagt nakað svar upp á næsta spurning ja í íslandi eru tey ómetaliga fegin um hetta her arbeiðið tey farin í gongd við og svøríki hava tey havt fólk at vitjan í íslandi soleiðis at tey eisini faran í holt við sítt og eitt sum gjørdu ingikupp á meg tað var tá ið hitti íslendska ráðharran tað var at hann fegin og tey sum vóru saman við honum eldhugað fortaldu frá hvussu fantastiksta hevði riggað tey høvdu eitt dømi at tey øt loga sjey barnaverndarmál bara í í vestmannaegi og tey bjóðaðu okum um at at at senda fólk yvir at at at seta seg inn í tað senda eldssálir úr føroyum til tað sama so e ætlaði kanska líka fáa tann spurningin við eisini um hvussu ætlanir eru um at senda fólk til til íslands sum bjarni hammer eisini tosaðu um ølandsstýrismaðurin tosar viðm misiónin er at føroyar skuldu vera fremst og sovíðari og hann visti ikki hvat ið eg sipaði til jú hann veit væl virðiliga hvat eg sipi til eg havi ikki tikið mín fyrispurning úr leysari lufti hava tikið hann beint innan úr ráðnum har ið fólk sum høvdu væntað sær meira ikki fingið tað sum tey høvdu vónað sum tey burdu havt fingið so tað er eg havi ta skrivlibyggispurningin á eisini sslandsstýrmaðurin ikki veit tað so má man fara aftur í ráðið og biðjað tey kunnað seg um hvat ð gongur fyri seg tí at eg haldi tað at tá ið hetta hevur koyrt í tvey tveir mánaðir so burdi tað kunna sæst aftur at mann hevur fingið ja so burdi hvussu tey sum hava bíðað eftir at tað skula henda onnur ting og sum hava longst eftir at tað skal henda so burdu tey kunna hava upplivað tað tað haldi eg spurningurin er ikki tikin úr at lesar
og tað má landsstýrismaðurin vita takk soyrdi landsstýrismaðurin
eisini sum vóru har eg kann kunna um beinanvegin og siga tað at ætlanir eru um at fara eina kunningarferð til íslands í nærmastu framtíð og tí er tað eitt sindur løgið at tað sum er ført fram í hesum her kjakinum at eg kenni tað tað er eitt sindur fremmant fyri mær akkurát at og tí verða tey fólkini sum venda sær til ráðið í samband við spurningar tey verða leidd til teir røttu instansarnar og tað er eisini aðalmálið í í hesum her ráðnum at har sum tað er so er tað nøkur ting sum liggja aðrastaðni og sum mann eigur at troyta teir møguleikarnar og tí haldi eg eisini at spyrjarin í í sínum tá ið og um hann verður kunnaður um um slík ting at hann eisini hvat sum hevur brúkar sína vitan til at eisini at vísa fólki til hvar hvar tey skulu henvenda seg er rætt tað er ein viktig partur av hesum her annars hevur hug at nevna at hetta er søguligt politiskt eisini at vit fyri fyrstu ferð í einum ráð raðfesta ella seta børnini so á breddan og tað er at gleðast um tí at tað er á nógvum økjum at vit kunnu gera nógv ting sum sum blíva til tað betra og nú tá ið vit tosa um um barnavernd sum er tað økið sum er flutt yvir kann tú siga í tann nýggja ráði so eru ætlanirnar eisini um at fara at hyggja eftir tí nýggju barnaverndarlógini undanfarin landsstýrismaður hevði tað á borðinum hjá sær og tað verður arbeitt víð við tíð har er nógv góð ting í sum eisini skulu hyggjast at hetta við fosturheimin og so framvegis og og so er tað eisini tað at foreldur tá ið tað blívur eitt barnaverndarmál frá fyrsta degi hava rætt til ein stuðulspersón at hava til at hella seg til tað er mítt aðalmál eisini kann eg
havi hug at nevna í hesum samband takk fyri úr borðskrá takk fyri síðani er tað síðani er tað spyrjarin aftur seinasta umfar jensa rana ger so væl
ja at so stutt tíðe fráliðið kann kanska brúkast sum undanførslu hesmálið men eg eri ikki nøgd við hetta svarið avgjørt ikki og tí tað avdúkar kanska at tað er neyðugt at fólk fara til íslandsins mann hevur ta íslendska sum modell íslendsku skipanin at fólk fara til íslands seta segnu inn í hetta tí endamálið i tí íslendska modellinum tað er nettupp at fólk ikki skulu blíva koyrd frá tær skuldu blíva tikin inn landsstýrismaðurin hevur fult vald fult raði á øllum økjum sum hava við børnum at gera og tað er ikki tað sum er hent í føroyum tað kann vera tað er tann stutta tíðin sum sum sum hevur skuldinan fyri tí ella tí ella tað at mann ikki hevur sett seg inn í hvussu tað virkar í landinum sum mann sigur seg hava sum fyrimynd tí at er tað nakað sum tað vita okur øll er tað nakað sum kenst sum steinur omanvirði og tað sum ger at foreldur ikki orka meira tað er hetta her at blíva sett í einai røð at bíða eftir tí næsta stovninum eftir næsta ráðnum eftir næsta stovninum eftir næstu loysno sovíðari og soleiðis ganga ikki bara mánaðir men ár eisini tað má ikki hendan tann tíðin má verða liðug so eg vóni og biða eftir at landsstýrismaðurin og ráðið set seg betur inn í hesi viðurskiftini soleiðis at tað ikki hendir tí tað hendir enn
í dag
takk osíðani er tað landsstýrismaðurin seinasta umfar gersoætakk fyri frú forkvina ja til enda kann mann so siga fyri at taka saman um heta her ati tað er rætt sum tað blivur ført fram at tað er at eg eri nýtt og at tað er ting sum skulu eftirhyggjast nærri og so framvegis tað er tað liggur eisini í í tíðarlinjuni fyri tí framtíðar arbeiði sum sum fer at verða gjørt í í ráðnum tí at málið endamálið sum eg nevndi í byrjaimi við viðsjónini tað er at fólk og børn skulu fáa so skjótt og ung so tryggar góðar karmar og so skjóta ov smiddliga loysnir upp á p á teirra mál sum yvirhøvur gjørligt men tað er tað er nokk so áhugavert í hesum her sambandinm at nevna eisini at devir verið kansen mún siga tað er hetta er ein hugburtsbroyting eisini tí at tað verður nokk so nógv tað atfakbólkar hvør sínum lagi hugsa líkasum hetta hatta hetta loysa vit tí er bara blivið soleiðisnar at kompleksiteturin í einum í einum máli um eitt barn við diagnosum barnaverndarmál og so framvegis tað er so mikið komplekst at tú sum fakfólk ikki einsamall kann loysa hesa uppgávuna tú verður noyddur at arbeiða saman um at finna loysnir tvørtur um og niðurlaga líkasum fakmøysnir at vera saman um barnið tí at vit hoyra ferðaftnaferð um um børn sum sum simpltenn ikki kans eg meg siga at at at lærarakreftirnar námsfrøðikreftirnar ikki strekkja til tí at uppgávan er so mikið krevjandi í í dagsins samfelag og tað fara vat at síggja nógv meira til eisini í í framtíðini og tí vil eg alla tíðina ráða øllum fakpørtum til at hyggja eftir máti at koma niður á nivo har sum barnið eru sentir um og ikki skipanirnar gloym líka sum tað tær forðingarnar royn og hava fokus á barninum og hvat vit kunnu biðdraga til hvør í sínum lagi til at loysa hesa her kompleksu uppgávurna sum tað er at vera barnið í dag og tær tær evintelt diaginosurnar har mugu vit arbeiða saman
nógv meir enn vit hava gjørt takk fyri frú forkvina takk fyri áðrenn vit fara víðari í morgun so heittieg á tingfólk um at vera klár og tað er nógva um hava gjørt sær ómak í tí eg gloymdi sjálv ati tá ið mann skiftir spyrjar so ber ikki til at trýsta sítt navn inn á tann sum setir næsta spurning fyrr enn heitið á spurningini koma up á talvuna so næsti spyrjari hennikold hann er noyddur at fara aftur á plássi og trýsta eina feð afturat tí tí vit sita undrað tykkum yvir hví ti hvørva og so er tað jú ein skipan her í húsinum at mann trýstir ikki á fyri hvønn annan tað er tað er nokk so greiðar reglur um tað so so tað tað er ordiliga deiligt at tingfólk eru skjót og og klár men tey fáa ikki trýst á fyrr enn teirra spurningurin er komin á talvuna so hennikold nú er taðing
sum fær orðið gersovælfrúforkvinna aftan á hava trýst ó teljandi ferðinar á øh nú er tað soleiðisnar onkuntíð summi veka mann seg inn á nøkur øki sum mann kanska skuldi hildið seg burtur frá men tað er ikki verri enn so at mann kann kanska visti mann kann biðdraga við onkrum góðum so sjálvt um mann er amatørur á økinum og her inni hevur altíð verið soleiðisnar at samansett at tann eina manningin hevur verið yvir manna teir sum hava havt vilatey umskylda tey sum hava havt í skúlanum at gera at tey hava havt nøkulunda eina línibádna manning sum sum vanløt ja fyri at beginna uppá spurningin vanligt er at børn sova eitt sindur longri í frítíðini og tá skúlin beginnur aftur skulu tey frá degi til dals venda láhøvdið og hetta er altso fer at finna eina mann kann finna eina felags tíð at beginna í skúlum í føroyum har er ikki landið er ikki so stórt tí hevði verið rímiligt at ein avtalafest í lag við skúlanum at fyrstu skúladagar eftir frítíðina sum til dømis hestfrítíð jólafrítíð páskafrí og summarfríkjatalum beginnur nakað seinni til dømis hálgu tíggju ella tíggju um morgunin eisini hevði tað verið rímiligt hjá børnum sum hava verið og ferðast runt um í landinum soleiðis at tey fáa tíð at tillaga seg aftur at fara aftur í skúla heldur landsstýrismaðurin ikki er rímiligt at børn kunnu møta eitt sindur seinni fyrsta skúladag aftan á frítíðina um so er kann landstýrismaðurin royna at fáa eina avtalur við skúlarnar um hetta altso at fáa eina felags begynningstíð tað er øgiliga keðiligt at tey sum yru smyrlig tey oftan fara noyðast at fara sunnu morgun hálvgum níggju tí at mann beginnur klokkan átta eitt annað stað í hvalba beginnur mann eitt sindur seinni í hálvgum tíggju tí har eru tey fólk halda tað at teð eri ikki lív og deyða um tú hevur ein tíma meira ella minni í skúlanum onkur aðrastani er tað heilt øvugt og og tá ið mann hyggur eftir tá tey fara at lýsa í skúla til dømis lýsa hálvfjerðs lýsingar tann tann skúlin beginnur aftur tann klokkan t og tað onkur er fimm minuttir á muni so undrast mann yvir hvussu tey gera í til dømis russlandi vist tað nú lýsa í russlandi beginna tey ikki aftur klokkan níggju men klokkan hálvgum tíggju tað kundi tey ikki lýsa við tær har skuldu tey senda einar fimm túsund lýsingar út vist tað skal vera nøkulunda skila í er tað nakað sum vit gingið í illandi her so hevur tað fingið administrerað tann partin tað er fantastisk at hava eina løtu til góðar at kunda hat beginnað eitt sindur seinni fara so lígandi í gongd aftur aftaná at havta
eina vælsignaða frítíð kanska fiskar á apasvegnum í annaðkvøldið ella okkurt til eina royktartíð nú er tíðin farin at døma ja nógv so væl eg vilja ja og hesum spurningini um spurningið um ja fyrsta skúladag aftan á frítíðina
tað er landsstýrismaðurin gjónu nólsoy joensen sum sleppur at svara at gera seg væltakk fyri yvirfólkina henni er gold hann skal ikki halda seg aftur at sjálvt um hann kanska fer út á grundvatn í samband við hetta við skúla og námsfrøði og annað gott tí tað er altíð gott at hoyra henni er gold á tingstrøðarpalli men fyri at svara henni hjá hendan spurningin so fari eg at orða meg soleiðis nær í fyrstuni at sambært paragraffimoghálvtrýss í fólkaskúlumogum so hevur skúlaleiðarin tað fyrisynikaligu og námsfrøðiligu leiðsluna av skúlanum og ábyrgdina av virksemi skúlum mótvegis skúlamyndugleikanum á staðnum skúlamyndugleikin á staðnum er kommunustýri og skúlastýrið paragraf seksogfjøruti skúlaleiðarin ger uppskot til skúlastýrið um meginreglurnar fyri virksemi skúlans og eftir uppskotið frá skúlaleiðara ger skúlastýriðir meginreglurnar um virksemið skúlans her ímillum undirvísingarætlan vikuætlan samarbeiði millum skúla og heim næmingarfráverur og so framvegis skúlaleiðarin kann leggja skúlagongdina og møtitíðirnar til rættis soleiðis sum mett verður mest gaglið fyri næmingarnar og skúlum sum heild og til tann seinna spurningin um at her mann kann fáa eina avtalu við skúlarnar so metir landsstýrismaðurin at skúlamyndugleikin á staðnum er rættur myndugleikin at skipa møttutíðir vikuætlanir og skúlagongdir í einstaka skúlanum innan fyri innan fyri rammuna av lógum og reglum innan fólkaskúlum og her kemur so eisini kanska siga tann parturin sum sum eg haldi er áverdur eisini at taka upp at tað er við foreldraparturin altso foreldralíkiluturin í dag altso í mun tili hetta er við at nær mann ger barnið klárt tá ið ein skúlafirði er lækkarmóti endan og so framvegis at tað reisir nakrar spurningar eisini aðrar spurningar men eg eri púra samdur í henni hjáld tá ið hann sigur tað mann kann saman tessum visti er ein visti er serligur umstýr sum gerast galdandi og hann nevnir henni í gold eisini í sínum spurningi haldi hann nevndi hvalba haldi eg positivt og tað so eigur mann á tí staðnum lokalt at finna útav saman við teimum røttu pørtunum at finna útav at at
kanska loysa tann trupulleikan takk fyri fyri fyrst so er tað onnur
fóltað err helgi abramsen fyrst ger suvælfrú forkvina nú havi eg bíðað í spenningi eftir nær mann fer at síggja seg væl líftini í verki eitt at t at atgerandisdagurin skul blíva lættari og eitt at at arbeiðsvikun skulu blíva styttri og mann líkasum bíðað eftir hesum eru nú skilji at tað var tíðir tað at børnini skuldu sleppa sov eit sindur longri enntan fyrsta skúladagin tað skal sikkurt gera di gerandisdagin sindur lættari hvussu summargerandisdagar og onkrar arbeiðsviku indur styttri so men takkað hennikold fyri at hann e líkasum vísir á hvat er taðer meina

soyen er tað johannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja nú eri eg fyrrverðandi skúlaleiðari so eg veit at mann kann geva børnunum fyrr frí vistu tað skal vera við serligum føri og mann kann gera ymiskar avtalur so so eg haldi at tað er tað er øgiliga gott at mann letur skúlarnar og skúlaleiðslurnar sjálvar óeg yvar um tær byrja eitt sindur fyrr ella seinni í fleiri førum veit eg í danmark um mann hevur skipanir har sum aftaná aftaná feriur so byrjari mann hálvgum tíggju í framhaldstein til dømis teimum eldru næmingunum so kann mann taka tæir tímarn inn onkur ar tí vist tað skal vera so eg haldi tar frælsið hava skúlarnir so visu ið spyrjarin hevur trupulleikar við onkrum skúla jømi sum egu enn at fáa ena avtalu í lag við tann skúlan so hetta eigur at vera frælsi
tal skúlarnir hava sjálvandi takk fyri
takk kristianna vinter poulsen ger sovæl ja takk fyri ja eg hugsi eitt er tað at mann eventuelt kundi latið børn farið seinni í skúla eftir eina summarferiu har ið eg og kanska eisini jólaferiu har ið ferðin hevu verið lág og fólk hava havt møguleika fyri at tikið sær av løttum slappa av men tað sum eg hugsi um kundi tað verið ein møguleiki at mann kanska í vetrartíðini byrjaði skúlan klokkan níggju í staðin fyri klokkan átta tí tað kann vera øgiliga ringt at fáa hesi smáu og eisini eldri næmingar upp tíðliga so tey skulu sita klár tel at taka ímóti undirvísing kokkan átta so tað kundi kanska verið ein møguleik
lagi eisini at umhugsa takk fyri takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran hennrih old
er sovæl frú forkvinna og takk fyri viðmerkingarnar eisini hjá helgi abramssen um um gerandis tað er lættari hatta var eitt sindur av hem glósi tað er so alt í lagi við tí tað skal mann sagtans hava men tað er ikki akkurát tað sum eg hugsi mest um at hjá øllum at at vera lættari men men at at gera lívi eitt sindur meir leðarligt og og jóhannes joensen sigur eisini hetta inn við við at í danmarka her umáhálvgum tíggju og khristianna vinter poulsen at mann fer allastaðn í taim nýggjum morgunu altso tað var ein himmal slett tá ið eg fór í skúla tá beginti at ganga hálvgum tíggju í skúla og øll vóru eg kal ikki siga øll u fóru flog við sum kom vuð út aftur í skúlanum men men eingin var so býttari enntá ið hon fór inn í hvørfall tað var tað var so øll tað øll tað flestu eg hevði ein ein ein ferði tann fagara vegin og og um tey so gingu ein tíma seinni er ein tíma fyrri í skúla tað gerdi hvørkin fráilla til hvørki froð illa til so eg val amba falda upp á tað kartigasta at mann finnur eina felags loysn aftan á summar ferðin at beginna skúlarnir aftur hálvgum tíggju illa klokkan tíggju ikki soleiðis tar eitt vegareitt annað aðrastað tragja sum hesar her hálvfjerðs lýsingarnar eru í útvarpinum skúlin í vegareiði beginna klokkan níggju fimmogfjøruti læraran at møta tíggju minuttir áðrenn tíðina skúlin í sandavági beginnir klokkan níggju trýogfjøruti lærarnir beginna eitt korter árið tað er fullkomiliga totalt mann viktigt í staðin fyri at siga at okur beginna aftaná summar ferðin á begginna nøkur eitt sindur seinni tí okur liva bara einaferð hava fólk ikki funnið útav at mann livir bara eina ferð man ganga bara eina ferð í skúlan tað dragar ikki um at ganga eina ferð í skúla og tann møguleikan hevur mann ikki aftur tí nú dumpar mann ikki longur men me mann hegur ikki møguleikan at prøva fleiri ferð tí skilji eg bara ikki hví hví tað skal blíva so komplensera at tú skal leiða fólk av húsinum aftaná av á nýggjárinum mann hevur havt tað gott á nýggjári nú vitikki so leingi umanna færa ikki kota a hendera á kett ellat her tað veit eg ikki men men men men at mann ikki kann siga so fínt hevur tú ein ommu í sumba so kanst tú vera eitt sindur seinni
enn klokkan átta í morgun tað tað eigur at bera til tað eigur at bera til so er tað landsstýrismenn
jóni nóls joensen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna og fyri áhuvert áhoverdar hugleiðingar frá hennikaold sum ikki eina ferð og tað er en nettupp hetta her at eg haldi at longu kann siga tað at mhaðurin hevur ikki ætlanir um ítøkiligt at fara inn og og blanda seg upp í etta her sum sum eisini kom fram í viðmerkingunum frælsið hjá skúlanum til at skipa seg saman við skúlastýrinum og men tí haldi ikkitað er nakað til hindurs fyri at mann lokalt viðstað er neyðugt so finnur onkra loysn men eg eg má viðmerkja at at hetta her er eg síggi henn hta er fyrispurngin meira sum ein kanska ein ein ja vustukamsen siga í mun til til foreldraleiklutin at visti eru trupulleikar at at ikki at fáa børnini upp í skúla og so framvegis so er tað nakað sum eigur at vera leikulutin hjá foreldrunum at fáa í rættiliga áðrenn ferian lækk ímóti endanum tí tav blívur ofta so at tað blívur nokk so knappliga so er er tað yviraskandi fyri at mann knapliga skal í skúla ella til arbeiðis aftur og tað er kanska tað má er kanska meira at eggja til at minna fólk á at tað er tann vegin vit eiga heldur enn at fara inn og diktera skúlamyndugleikanum til at fara seinni í skúla so framvegis men men áhugavert kjak og og men sum sagt so so ætli eg mær ikki at fara inn og gera nakað ítøkilig í í samband við akkurát hetta men men kanska heldur hava tað opið so at at tað er frælsið hjá skúlunum at skipa seg
á hesum økinum takk fyri tað er eitt umfar eftir um spyrjarin og svararin ynskja tað henni góðfær orðið
ger sovælja takk nú sigur landstýrsmaðurin ætlar sær ikki at fara inn og at at at diktera nakað atað er eitt sum tað rókni fyrr fyri berørinskt anskt at mann heldur ikki langt vekk frá tí heila tað er tann nærmasta mátin at liuga á jørðini visti mann sigur man einki við nakað at gera av nøkrum slagi hetta rakar ikki meg enn pinn líka mikið hvat ikur gera eg havi einki vitta at gera tað er tað nærmasta mátin at gera og nú vísir landsstýrismaðurin at paragraf fimmoghálvtrýss í í skúlalógini ealtso eg má siga tað at paparagraf fimmoghálvtrýss siðir tað eri eg floyttandi ov líka glaður tá ið tá ið mann skal beginna aftur í skúlanum tíðligan í morgunin aftaná summar fyri tá kann paragraf fimmoghálvtrýss verða uppí á slættaratindur fyri mítt viðkomandi s gjarna tað eg haldi at tað eigur at bera till at finna eina felags tíð hetta landið er ikki so stórt aftan á summarferðinar fara ykur í skúla hálvgum tíggju illa tíggju og so er tað ferdiligt við tí hevur so onkur hug at at noyðast at fara klokkan átta so situ lærarar har allíkame so kundu tey hugnað sær vist tey vilja í gamlar dagar so vórðu sumbingar í skúla ikki skúla meðan teir hoyggjaði og tá var tað í havn ordia komið frá dansta á skúlafyrisitingi og leiðarin í úla sumba hann segði tað at í skúla í sumba start okur aftan á hoyggingin eg ferdig um hvat ikur gera í havn tað er ikki okra problem og tey tá ið tei komu til váks at ganga skúla tað vóru flogvit tað vísiti at tað vóru flogviti isi her sum tev hoyggjað seg verdi ann í summar áðrenn tey komu til vágs at ganga í skúla og tað haldi eg haldi eg haldi at landstýrismaðurin kann ikki vera so nervøs fyri at hann ikki skal fara og siga við skúlanum vælsignaverin eg veit k hvat hetta er keðiligt atso kurvetrarfrí tdanskarar beginna eina vetrarfreðiligu nú okur h okar vetrarfirðiu tað er at hundanir til í í í í februarmánaði at fara dragandi við øllum bandanum á dar klokkan í hálv myrkri og og og tí tað er bara einaferð mann tað tað sum eg man mann mann gloymir tá imum er lærari taðe forstandi eg væl at eini lærar gloymir at tr tær somu børnini ganga bæra eina ferð í skúla í einklassi at okur onnur sum minnast til tað our okur hava eitt sindur annaleiðis áskoðan á tinginum tað er bara tað at tað er tað eina ferðina tú færi í skúlan og tú skalt hava eitt gott minni aftaná at tú hevur verið inn í skúla eg havi bara góður minni sjálvt um eg floyttaði á hvat tað var á
ag lesur uppá ella lesa heima ella draka eg hevði bara gott at minnast aftur á tá skúlagið gekk við tí tað var ein fantastiskur leiðslar íti í skúlanum takk fyri stóð øll tey sum ikki tímdu forkvinnan kann kki blí við at floyta á tíðina í øllum førum
farin landsstýrismaðurin ger sovæl og takk enn einaferð hennrik old fyri fyri viðmerkingarnar og tað er ikki soleiðisinar at landsstýrismaðurin er vøsur fari inn at nærta við hesi tingini tí at að eg eri sannførdur um at hetta her liggur væl hjá leiðslunum sum tað er komu fram men eg kann bróliga henrik old og hvussu er at landstýrismaður arbeiðir við at fáa eina vetrarferð í lag í viku isjey samstundis sum í danmark so tað fer landsstýrismaðri arbeiði víðari við tað o tað kann eg so be róvliga ella í staðið er gott hennrik old so er tað nakað sum landstýrismaðurin eri umhugsari har eru nakrir fyrimunir við tí eisini í sambandi við vit hava nøkur børn sumhava foreldur í búgvandi í hvør sínum landi í føroyum at tey uttan at skula taka heimsín til at at skulka og so framvegis men at tey i róðumá kunnu vera hjá teirra foreldrum í hvør sínum í landinum tað er ein fyrimunur í hvussuer tað eru kanska nakrar vansari við tí men eg haldi tað er meira fyrimunur við at mann hevur eitt eitt stopp í hesim langa forløpini millum jól og og og páski so tað kann eg hvussuur siga at samanumtikið f fyri henda fyrispurningin at tað er so hvussu nakað sum sum landsstýrismavu arbeiðir víðari
so varð hasin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til tað er enn ein spurningur nú kom tann rætti spurningurin á og tann hesin spurningurin er eisini frá henrik gold tingmanni og snýr seg um rættin dugdi skúlagongd í nærumhvørvinum og hann er eisini til johnu nolsøe joensen
og hennigold fær orðigeæja sum tað skilst so veru tað meira meira farið farið vir til ó meileiðis at noyða børn í forskúla og tað er nakað sum breiðiskift meira um meira um landið av tí orsøk at forskúla at hava framekjarætt at sleppa í fyrsta klassa í sama skúla sum tey hava gingið í í forskúla hetta ger at foreldur sum annars vildu at børnum teirra heldu fram í badnagarði ella heima kenna seg noyt at senda teirra børn í forskúla soleiðis at barnið sleppur at ganga í ta skúla sum er í nærheitini av tí sum mann ú eina ferð heldur til tað er greitt at tað ongantíð hevur verið í meiriluti í løgtinginum at børn skulu í skúla eitt ár fyrr nú tykist tað so at mann inn gjøgnum bakdiddirnar tær tvungi eitt eyka skúlaár og vandin er fyri at sjálvt tær minstu bygdirnar verða bygdirnar í føroyum verða tvingaðar inni í hesa skipanin umframt so havi eg hoyrt eg veit ikkisum tað frá sær at tað at tað e møtiskyldað í forskúlanum og hetta ger tað uppaftur truplari hjá teimum um at liva eina fría tilveru áðrenn tey fara í fyrsta klassa øhtað eri sum greitt ongantíð verið í meiriluti fyri at at at at gera ein at leingja skúlaaldurin við einum ári niður eftir tað ver ongantíð ver í meirilutin fyri tír tað hvur altíð verið ein greiður meiriluti ímóti at at hesin eina skúlaárini kemur afturat mann gangur ríkiliga nokt í skúla tíkki eftar at vingabørll fimm seks ára kom at fara í skúla og tí var hesin spurningurin ella vrspurningur settur lansstýrismannin djóna nolsø joensen ætlar landsstýrismaðurin at arbeiðir fyri at tryggja øllum børnum rættin at ganga í skúla í nærumhvørvinum óansæð um tey hava gingið í forskúla ella ei ætlar landsstýrismaðurin at avtaka møtuskyldina
til forskúlan hetta er ein øgiliga viktigur partur av takk fyri síðan er tað landsstýrismaðurin gjóni nolso joensen sum fær høvi at svara
ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk fyri fyrispurningin hnnikold ásett er í paragraff fýra stykki fýra í fólkaskúlalógini at kommunan kann verða loyvt at seta eitt árs forskúla fyrstaárs forskúlaflokkar á stovn eftir gjøllari reglum sum landstýrismaðurin setur tað er sostatt einstaka kommunan sum tekur stig til at skipa forskúla kommunan fíggjarvirksemið í forskúlanum meðan landstýrismaðurin ger reglur um innihald um skipan í forskúlatilboðnumi tað er kommunan sum ger av um forskúli verður stovnaður og tað er kommunan sum skipar upptøku í forskúla og í fyrsta flokk í kommununi eisini er tað kommunan sum saman við skúlastýrinum gevur uppskot um skúlabygnaðin í komununi og sostatt eisini hvussu nógvir forskúlaflokkar verða stovnaði tó skal viðmerkjast at skúlabyg í einari kommunu skal endaliga góðkennast í barnaog útbúgvingarmálaráðnum viðvíkjandi rættinum hjá næmingi og forskúla til halda fram í fyrsta flokki í sama skúla so er skipanin eitt barn sum gongur í einum forskúlaflokki er innskrivað í skúlan tí at forskúlin verður roknaður sum samoyndir partur av skúla tað er ábyrgdin hjá kommununi at tryggja at allir næmingar í undirvísingarskylduum aldri hava møguleika at ganga í fólkaskúlan í tórshavanar kommunu hevur tað í einstøkum føri verið ein avbjóðing at øll børn sum verða at skriva inn í fyrsta flokk kunnu verða tikin inn fyrsta flok í tí skúla sum er nærmast teirra bústaðir tá ið tað er skylda kommunurnar at skipa skúlaøki eins og innskriving í forskúla og í fyrsta flokk er tað kommunan sum eigur at viðgera spurningin um rættin hjá næmingini at sleppa í fyrsta flokk í nærumhvørvinum og tá ið tað er kommunan sum tekur avgerð um at stovna forskúlaflokk eins og at fíggja hesar fyritekal so eru tað skilahaldsreglur skúlan sum eru galdandi fyri forskúlalandstýrismaðurin er tó sinnaður at viðgera spurningin saman við kommununum so at miðal verður eftir meginregluni at næmingur verður innskrivaður í fyrsta flokk í nærumhvørvinum uttan mun til um hesin hevur gingið í forskúla nú fái ikki tíð í he
og síttum umfarin minni svarar tann seinna spurningin í tann næsta umfarinum takk fyri tú ja takk fyri og so eru tað onnur tingfólk og har skal eg kanska minna á at hvussu onkur undrast yvir hví tey hava trýst á viðmerkingur tey eru tokn av av aftur í listan so er tað tí at skipan virkar so heilsa at tað ikki fyrr enn fyrsta umfarin er liðugt altso landsstýrismaðurin hevur svarað ella tá hann tekur orðið tá hann fær orðið so detta øll tey sum hava teknað seg til viðmerkingar av tí mann skal ikki tekna til viðmerking fyrr enn landsstýrismaðurin hevur fingið orðið altso í fyrsta umfari eg veit ikki um tit klára at fylgja mær í hop tað men so nú er opið fyri øllum teimum vísir nakarar ikki eru á listanum sum var í áðni sum máttu endiliga trýsta á viðmerking so eru tey á aftur
fyrst at fáa viðmerking er annika olsen ger sovæl ja takk fyri hetta er ein áhugaverdur fyrispurningur og tað er rætt sum landstýrismaðurin sigur at tað er uppgávan hjá kommununi at tryggja hesi viðurskiftini við forskúlanum og at mann kann halda áfram í í fyrsta flokki tað sum er hent nú í seinastuni tað er kanska dømi um at fólk eru farin ov tíðliga kanska eisini børn sum ikki eru klár at fara í forskúla at tey tekna seg allíkavæl til forskúla fyri at tryggja sær at fáa eitt pláss í fyrsta flokki á tí skúlanum og tað eru kanska ikki øll sum eru klár til at fara í forskúla at mann kanska kundi hugsað sær at verið eitt sindur longri á dagstovuni og í teimum góðu tilboðnum sum eisini nógvir dagstovnar veita børnunum sum skula gerast skúlaklárir so spurningurin er rættiligani áhugaverdur og hetta her er eitt mál sum mann eigur at taka í nógv størri álvara til tess at tryggja at børnini fáa tað besta tilboði sum er egnað til teirra og ikki bara tað at mann fer í ein forskúla fyri at tryggja sær at fáa pláss í
ista flokkið
kristianna vinter poulsen gersuvætakk fyri ja eg haldi hatta var ein sera viðkomandi spurningur sum hendrik old setti landsstýrismanninum tá ið nú mentamálaráðið hevur givið boð um at skúlagongdin byrjar forskúla og tað vil so siga at tá ið eitt barn byrjar í forskúla so hevur tað rætt til at byrja í tí skúlanum har forskúlin er so er tað at hetta hetta hendir við at foreldur sum ynskja at barnið skal í ein ávísan skúla tey tekna barnið í forskúla hóast barnið ikki neyvenduvís sjálvt eg búgvi til hendan forskúlan so hetta er og hetta er ein tulking sum er nýggj frá mentamálaráðnum akkurát hetta við a barnið hevur rætt til at koma í tann skúlan har tað byrjar forskúla og hetta hevur verið faktiskt kavt nakrar stórar avbjóðingar serliga í tórshavnar kommunu so vónandi fær gjónu nols joensen og mentamálaráðið at taka at taka hendan spurningin upp saman við kommununum tí
tað er
t magnus rasmussen ger sovæja takk fyri frú forkvina hetta ern áhugaverdur spurningur og hetta er ein nokk so samansettur man sigur ein samansettur trupulleiki visumann kann kalla tað so tað er sum landstýrismaðurin sigur tað er kommunurnar sum skipa hetta her nakrar kommunur hava valt at hava tað í barnagarðs aldri líkatæl tey fara í skúla meðan aðrar kommunur velja forskúla tað er púra púra fríviligt og tí er avgerðin úti hjá kommununum til hetta her og tá ið mann so sigur at at mann teknar børn til ein forskúla fyri at sleppa í atbestemta skúla so ljóðar tað eitt sindur undarligt tí tað mán vera barnið sum skal vera í fokus altso vissu barnið ikki er búgvi so má onkur siga at tað ber iki til at fara í forskúla at mann kann ikki sum tað ljóðar í havnini tekna børn til fyri at tey kunnu sleppa í ein skúla og børnini kanska slepti her í búgvin til at fara
hetta ljóðar eitt sindur bakvend tá takk so venda vit aftur til spyrjaran henni gold
ger sovæltakk frú forkvina og takk til tey sum hevði eina viðmerking annika olsen eg skilji væl at tey sjónarmiðini háa legðir fram og tað sama kristianna vinter poulsen og magnus rasmussen tey burdu í hvørfall kent til tað betri eg kendi til tað men meni nú fekk mann ikki endiliga svarið frá landsstýrismanninum taðhetta her við við við við møtuskyldini tað kann ikki koma aftur til visi eg fái ein møguleika aftan á tað tað er tað er øgiliga øgiliga spesielt hetta her at mann skal fara í ein el annan fyrr at kunna sleppa inni á skúla altso nú nú vist mann tekur her úti í havn so er tað bygdr skúla hann er nakað so resa ám ar languri at mann skal vera eitt ser deiligt væl fyri nú havi eg verið tí heldri í søðu vi hav veri inni tvær tríggjar ferðir inni har tú skalt vera ser deiligt s væl gongdur fyri at fera at ganga úr endanum á øðrum endanum og niðan í hin endan tá skal mann hava rímiliga góða træðing at ganga nei lat taðso vera men men men eg haldi tað er øgiliga ergiligt at at mann er komin til ta niðurstøðu at mentamálaráðið ella onkur uppi í toppinum er skal sita og bestemma hvat hvør detalja er úti í hvørjum skúla í sínum lagi tað er ikki í lagi at mann mann deteilstýrur skúlin eg eri tað ivirvís ingi ma mann eigur finna eina felags stev við so til dømis tað at nær nær mann nær mann skal møta aftan aftan á feriur og annað slíkt tað eigur at vera ein ein bakatellur at at orðna og so at øll børn fara onkurstina øhvit sleppi upp einaferð afturat tá tað kemur til
boyduskyldina tað haldi eg er ein øgiliga viktigur partur av takk og so er tað landsstýris
n nols joensen gersuvætakfyri frú forkvinna ja tað var tann seinni spurningurin sum eg ikki náddi í tí fyrstu umfarinum og til tað er at svara tað sum hevur við møttuskyldini í forskúlani so stendur tað í grein fýra stykki fýra í fólkaskúlalógini at kunngerð er gjørd um skipan og læring í forskúla tá ið forskúli er stovnaður skal næmingur sum er skrivaður inn í forskúlan halda tær skilaseglur sum skúlin ásetir fyri forskúlan og tað er vanligt hatta er týdningarmikið í mun til spurningin at ávísur fleksibilitetur er viðvíkjandi møtuskyldu í teimum ymisku forskúlum tað vil siga ati soleisnar sum mann lesur tað her so er tað so er tað møguligt og har tann taðn møguleika sum eg havi sum landssýrismaður er í mun til innihaldið har haldi at tað er áhugavert eisini ta kjakið sum at har sum tað er forskúli atnnmann kann mann kann mann ikki kanska í teimum í tí fyrstu hálvu árunum kanska at uttan at vfokuserar upp á upp á up á fak upp á tøl uppá lesing kann tað ikki verða meira kanska spæl og læring hevði nær sagt har har tað er kanska ikki so nógv skúla skúlakent tann partin havi eg møguleika til at gera nakað við í mun til forskúlar og ta kjakið sum er rundanum um tey skulu byrja o nær tey skulu byrja og tað er eg sinnaður tað er opið fyri at fara at hyggja upp á um um um tað kann gerast eitt sindur tann yvirgongdin frá frá barnagarði til til skúla kann gerast eitt sindur smidligari og hyggja kanska við øðrvísi brillum og hoyra hoyra hvat hvat fólk við góðum hugskotum hava til so at tað ikki kennist so skúlakent beinanvegin men kanska meira sum eitt sor eitt frírúm millum millum at fara nú fær mann yvirskt nakað meira mær álvarslift tað er men samanumtikið kann eg svara til til til sum eg segði eisini et í fyrsta umfarium so er eg sinnaður at fara í samskifti við kommunurnar har tað eru ein avbjóðing at sameina rættin til forskúla við rættin til at vera innskrivaðar og fyrsta fókk ví nærno og at umrøða skilagóðar loysnir viðvíkjandi yvirskipa
takk fyri frúknja takk fyri so er tað spyrjarin hennic old sum fær orðið og eg skal líka boða frá at spurningurin nummar seksogtjúgu í dag hann fer av listanum so tað var ein
rsøh eg forstamdi tað at nú sigi landsstýrismaðurin grein fýra at at næmingar halda teir ásetingar sum eru ásettir og alt og altíð tað for skeliga tað er so alt í lagi við tí men tað blívur meira og meira eftir her at mann skal fylgja ein ililla øðrum øsum sum kemur við eini reglu heta hetta er altso man mann tosar um áðrið áðrenn mann beginnur í skúla nú kann tað gott vera hjá einum so gomlum sum er at at tað er bara hopðleyva so skuldi bara tagta og einki ikkikki slettiki nakka um sovorðitt men men men men at mann beginnur altso lívið er eitt spæl áðren mann fer í skúla tað er at spæla mest møguligt tað er tað tað dragað seg um og ikki at lesa ella tekna ella læra eitt annað eisin jer til dømis skuldi eg sitað og tekna eitt hálvt ár tað evð verði e hi havi ikki so klárt klára so fremst um at fáa teknaða rund ting altso hvat hvat skuldi mann gjørt tað at at sita og teknað eitt hálvt ár sum kann sikl vera fínt hjun summi men men eg var í fylgi við einum kortið annar kom í borðupalli ella einar vaktar skipi fá einum borðipalli hann ætlaðihevneina abbasonur við til hús nei tað mitt í viku tað tað dugir ikki ordiliga fyri tí hann hevði atso møtuskyldi hann eg møtuskyldi og tað kann gott verða sær ligat fara í skúlarnar burtur seg burtur fyri ell aksijakne ella okkurt og at at hann kundi toppið a at tikið hendar abbaðsonnur við men men tað er altso ein einonnur møtuskylda sum er inni í systeminum og tað haldi eg er øgiliga øgiliga øgiliga keðiligt tí at tað eigur ikki at at vera eitt tvang at at tú møtir áðrenn tú keprir skúlaafturi tað eigur ikki at vera eitt tvang at møta árinn tað er fyri mitt viðkomandi haldi egt r ein straffør at at tú noyðist at møta áðrenn eifta hálvt ár áðrenn ella ella heilt ár áðrenn mann skal mann skuldi ellas fara í skúlan a at mann noyðist at fara í skúlatíman sleppur ella seg ikki í tað rætta skúlan tað er øgiliga øgiliga øgiliga keðiligt og lívið kann livast øgiliga nógv lættari við at hava eina fría tilveru tá ið mann kemur út á trappin um morgunin so bestemmar mann hvar mann fer tann dagin og visti mann fær ein ein barnagarð so mann loyvi at spela í barnagarðinum speli er ein viktigur partur av tí lívinum ein ófatiliga viktigur partur av lívinum og tí skal mann ikki biginna tingabørn at fara
forskúlan á kammar rótpartey tað er flottandi líkamikið takk fyri takk fyri
so er tað landsstýrismaðurin ger so væl takk fyri og skal eg bara taka saman um akkurát tað sum henni góði nevnir ímóti endanini teg við hvussu týdningarmikið barnalívið er at vit minnast til at spælið at tú menningin ígjøgnum spælið saman við øðrum tað danilsi sum tað er at skula at bíða lurta taka hædd fyri og eisini onkuntíð trumpa sítt ígjøgnum tað er jú eitt vitlig partur av tað at blíva eitt menniskja og tí ger tí er tað farið eitt sindur kanska sum eitt sindur samdur við henni goldið tí tí er pásandi at barnalívið er eitt sindur í vanda í so máta at vit koyra teg for nógv í kassar og so framvegis og tað eiga vit og tað til mær eisini at taka við mær frá hesum kjæstrinum víðari mínum arbeiði í ráðnum at at vit hava fokus á tí og ikki bara á rammum og í tí bókliga men men sanniliga eisini rørslu og tað at vera saman at hjálpa hvørjum øðrum tað at hava ein karakter eg hevði nakrar næmingar inn í síðstu viklum nakrar spurningar og so spyrut tey hvat hvat hvat hvat ið eg hevði í mun til karakterir hvat eg helt um karakter so svaraði eg okkurt ordiliga lætt um at karakterur tað er tað kann vera frá einum degi so er tað sjey um ein annan dag hvussu hvussu mann annars er fyri so er tað átíggju næsta dag men tann rætti karakterin tað er kanska tá hugdu tær upp tað er tá ið tú í einum skúlagarði sær eitt eitt barn sum er kanska yngri tú dettur í einum jørðini ella hevur tær ringt í einum jørðini og fert yvir og hjálpi tí og fært viðurkenning fyri tað aftaná tað er ein karakterur sum sum vil nakað eitt sindur í mun til hetta kjakið sum hevur verið og sum eg haldi framhaldið eina nøsum vit skulu minna hvønn annan á tað er nógv viktigari karakterur í mínari verð enn enn eitt tal sum stendur í einari
takk fyri so er hesin spurningurin svaraður tann næsta spurningurin er spurningurn ummar nítjan sum er eisini til jóunun háls joensen landstýrismanna í barna-og útbúgvingarmálum víkjandi børnum og ungum sum verða send av landinum og spyrjarin er liljan weihe ger so væl
takk fyri ja spurningurin snýr seg um børn og ung sum verða send av landinum til danmarkar á stovn tí vit ikki hava nøktandi tilboð til teirra her heima í føroyum og hetta eru altso børn sum hava stórar og samansettar avbjóðingar men heldur enn av lofta børnunum her heima hjálpa teimum í teirra heimliga umhvørvi so verða tey send til eitt fremmant land við einum fremmandum máli og fremmandari mentan langt burtur frá familjum næstringum og øllum tí sum tey hava kært tað er eftir hondini við at vera hálvtrýss ár síðani at vit tóku ábyrgd av almannaøkinum men framvegis verða børn og ung send av landinum tí vit siga okkum ikki hava umstøður til at taka okkum av teimum og fyri at fáa greiða hesum álvarsama evni verður hesin fyrispurningur settir landsstýrismanninum og spurningarnir ljóða fyrsti hvussu nógv børn og ung sum ikki kunnu verið í egnum heimi eru seinastu fimm árini send av landinum tí nøktandi tilboð ikki er til tey í føroyum tvey hvussu nógv hevur tað kostalandinum at hava hesi børn og ungu á stovni í danmark seinastu fimm árini og spurningur trý hvussu ætlar landsstýrismaðurin at tryggja at vit sjálvur taka ábyrgd av okkara brnum og ungum
ja
ger so væl gjóni nols joensen takk fyri harra formaður og takk til lilja veiði fyri spurningin svar til spurning eitt tølini av umsorganaryvirtiknum børnum og ungum eru sett á stovnu uttanlands seinastu fimm árini av tí at einki nøktandi pláss var á samdøgustovni í føroyum sambært paragraff fimmogtretivu stykki tvey í barnaverndarlógini eru hesi tvey túsund og átjan sjey tvey túsund og nítjan og sjey tvey túsund og tjúgu sjey tvey túsund g einogtjúgu fimm og tvey túsund ogtveyogtjúgu fimm svar til spurning tvey kostnaðurin hjá landinum av at seta børn ung á stovn uttanlands seinastu fimm árini er í tvey túsund og átjan seks komma seks milliónir krónur tvey túsund og nítjan tólv komma átta tvey túsund og tjúgu tíggju komma tvær tvey túsund og einogtjúgu fýra komma fimm og í tveyogtjúgu átta komma seks og so til tann triðja spurningin sjálvandi harmist eg um støðuna har ið børn og ung verða sett á stovn uttanlands av tí at einki nøktandi pláss er á samdøgursstovnum í føroyum hugtakið einki nøktandi pláss á samdørsstovnum skal skilja soleiðis at stovnarnir í føroyum sum eru stovnsettir sambært barnaverndarlógini ikki hava neyðuga fakliga førleikan at veita barninum ta røkt umsorgan og sosial pedagogisku viðgerð sum viðkomandi barn hevur tørv á tí er neyðugt í serligum førum at seta børn á stovn uttanlands við heimildu barnavrndarlógini paragraff fimmogtretivu stykki tvey endamálið við hesi heimild er at barnið kemur ein stovn har ið barnið fær ta røkt umsorgan og sosialpedagogisku viðgerð sum viðkomandi barn hevur tørv á og sum samdugurstovnar í føroyum ikki hava neyðuga fakliga førleikan til at veita stovnurin uttanlands kemur sostatt í staðin fyri stovnin í føroyum sum tølini omanfyri vísa er talið á børnum sum seinastu fimm árini eru sett á stovn uttanlands á leið fimm til sjey árliga hetta er ov nógv alt ov nógv mítt ynski er at arbeiða fyri at neyðugu fakligu førleikani verða mentir hevur í føroyum og at fleiri stovnar verða skipaðir ella núverandi útbygdir soleiðis at møguligt verður at veita hesum børnum tað røkt umsorganviðgerð sum viðkomandi barn hevur tørva nevnast kann at hetta arbeiðið er byrja í føroyum og so fái
haldi eg áfram í tí næstu tíð tíðin er farin so ja takk fyri so er tað onkur viðmerking
annika olsen ger so væl ja takk fyri ein ógvuliga viðkomandi fyrispurningur og eg má bara siga tað at tað er ógvuligani ófrættakent at okur ikki klára at taka okkum av okkara børnum mann plagar at siga út at oya út á sinn altso tað sum mann ikki sær táð hevur mannikki ilt av men eg fái ógvuligani ilt av at okur ikki klára at taka okkum av okkara børnum so hetta fer meg aftur í tíðina tá ið mann sendi børn við brekið av landinum til røtwugaard sendi fólk við sálarsjúku av landinum og onkursvegna so er tað ikki gott nokk at eitt land sum okkara sum er so ríkt ikki klárar at taka sær av okkara børnum so eg fegnist um at landsstýrismaðurin sigur seg vilja taka hetta málið í álvara og tað stendur eisini í samgonguskjalinum at okur skulu fáa nøktandi tilboð her heima og hetta her eigur at varpa ljósá líka inntil tann dagin at okur ikki hava fleiri børn aðrastaðni
akkurát heima hjá okum takk fyri so er tað
magnus rasmussen ger so væl takk fyri at vera formaður hetta er sera alvorligur spurningur men eisini viðkomandi og tað sum eg hoyrdi landsstýrismannin siga tað er tað at tað eru teir fakligu førleikarnir sum vænta í føroyum og so er mín heilt ítøki spurningur til landsstýrismannin hvat ger mann við tað og hvat er hetta fyri fakligu førleikarnir sum vænta og tá vit nú vita tað at vit mangla arbeiðskraft í føroyum og tað er arbeitt til hvørjar allar hendur og meira enn tað so heilt ítøkiliga hvussu ætlar mann at gera frá landsstýrissíum síðu fyri at teir fakligu førleikarnir eru í føroyum til hesi børnini tí at vit kunnu øll vera samd um at hetta er ikki í lagi og vit eiga at gera alt fyri at hesi børnini eru í sínum nærumhvørvi og heima hjá teimum sum tey kenna allarbesta
st takk fyri takk fyri so er tað
hou uesen gers eg vtakk fyri t ja hetta er eisini ein viðkomandi spurningur hjá liljuni wihe til jonna nolsu joensen um eitt sera sárt og álvarsligt øki tí sjálvandi skulu gera alt fyri at børn sum onkursvegna krevja serliga umsorgan krevja serliga hjálp skulu vera her heima so at teirra tørvur ikki skal vera dupult útsettur við at tey noyðast langt burtur frá teirra kæru so tí er tað gott at hoyra at jon nolsu joensen eru holt við eitt arbeiði sum skal gera teir møguligt og gera tey neyðugu tilboðini til at vit vit kunnu hava børnini heima hjá okkum so eg eri spent upp á at hoyra tað framhalda
vandtey arbeiða hjá landsstýrismanninum takk fyri ja takk fyri so er tað ein seinasta viðmerking frá
elsbet mersetis gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður var magnus rasmussen nokk so nógv inni á hesin her hvat er hvat er hetta førleikari sum føroyingar mangla til at hesin børnini kunnu vera heima í føroyum eg eg hugsi um lógarverkið at vit hava eitt gott lógarverk lógin um almanatrygd og tænastur og lógir sum komu har við vóru øgiliga nútímans og tá havi eg hug at spyrja landsstýrismannin um hetta við tingslógina er tað soleiðisnar at hesi fólkini sum arbeiði kanska við fólki sum eru rættiliga agrassiv eru tey íklødd hava tey lært at handla slíkar sakir ella bara at vita hvussu langt eg komu við tí
ja takk fyri øh so er tað spyrjarin sum fær orðið liljan weia ger so væl
takk fyri og takk til gjóna nolsø joensen fyri svarið upp á spurningin og takk fyri viðkomandi viðmerkingar úr salinum h ein sjáld samanrokning sigur mær at tað eru tveyogfjøruti komma sjey milliónir krónir sum eru brúktar upp á at senda børn uttanlandsá stovn tí at vit ikki hava fakligu førleikarnar til at taka okkum av hesum børnum her heima og tað undrar meg at mann ikki kann byggja upp fakligar førleikar fyri so nógvar pengar her heima tí at vit hava eitt høgt fakligt støði generelt í føroyum so tað máttu eisini borið til hjá okkum at tikjið okkum av hesum her allar veikastu borgararnum sum eru í okkara landi tí at vit skulu minnast til at hetta her eru fólk sum ikki hava sína egnu rødd ta eru børn sum ikki hava eru myndig tey eru ikki blivin átjan í allarflestu førum í hvussu er og tey eru undir almennari umsorganantin við ella uttan samtykki so eg vil absolutttað gleðir meg at mann ætla sær at royna at byggja upp teir fakligu førleikar sum krevjast fyri at fáa hesi børnini heim tí at hetta minnir nemiliga um støðuna fyri yvir hálvtrýss árum síðani tá ið vit sendu okkara veikastu borgarar av landinum øh og so nevndi landsstýrismaðurin at børnini verða senda á stovnar niðri har tey so kunnu fáa ta umsorgan og ta fakligheit sum teimum tørvar tíhanverri eru fleiri dømir um at tað er ikki tað sum hendir heldur tvørturímóti eru tey fyri vatnrøkt tað eru fyri misbrúki og eru verri fyri tá ið tey koma heim aftur enn tey vóru
fór niður takk fyri takk fyri so er tað landsstýrismaður
ger sovælormaður og fyri viðmerkingarnar eisini til hetta málið sum er sera viðkomandi og aktuelt og fer tað vera so leingi sum vit enn senda børn av landinum eg haldi meg minnast aftur til viðmerking hjá anniku olsen at tá ið hon var landsstýriskvinna so líkasum bleiv tað set í kort fyri fyrstu ferð haldi eg í fyr ení enim tíggju ár síðan at einki barn skal sendast í landinum tá blíiv kom tað líkasum eitt sindur fokus á tað og tað steðgaði also tað tað bleiv gjørt meira í føroyum fyri tað at ikki at forða fyri at børn blíivu send so tað hjálpir politiskt eisini at seta sjóneykuna á hetta her við jøvnum millum meg annars var ikki liðugur við at svara í tí seinna triðja spurninginum hjá spyrjaranum har eg kann nevna at arbeiði er byrjað í føroyum eisini tilteir viðmerkingarnar sum vóru á karla magnussarbreyt hevur almannaverki skipað ein stovn sum serliga er egnaður til børn ið hava eina sjálvskaðandi atferð og misbrúk av ávísum slag starvsfólkini á hesum stovni hava fingið eftirútbúgving og undirvísing í serligum viðgerðarháttum fakligu førleikarnir á hjá hesum starvsfólkum eru mentir soleiðis at tey kunnu veita um tryggja neyðugu viðgerðina til hendan málbólki tí er mítt ynski sjálvsagt at seta í verk fleiri líknandi skipanir í føroyum til aðrar málbólkar treytað av at neyðug fígging fæst hetta og tí hugsi eg at tær milliónirnar sum liljan veiði nevndi í áðni eisini tær fjøruti tveyogfjøruti sum eg brúkt hesi síðstu fimm árini hví hava vit ikki gagnnýtt tær betri her heima til netupp at upp raðfesta okkara starvsfólk at førleika menna tey meir so men eg veit eisini at undanfarna landstýriskvinna sum sum sat í almálamálanum hon gjørdi eisini eitt ávíst arbeiði á tí økinum og tað arbeiðið er málið hjá mær at halda áfram við at førleikamenna hesi fólkini so at vit kunnu minka um hesar flytingarnar hjá hjá okkara børnum til danmarkar og har er ikki bara tann skommin sum vit hava sitandi á okkum tað er eisini til dømis sum eg ikki blivin nevnt í hesum tað eru okkara fangar sum verða fyri vanbýti í hesum førinum sum sita undir undir viðurskiftunum niðri so her eru her eru fleiri málbólkar sum sum vit eiga at hava meira fokus á framtíðini og kunda
gera tað betri takk fyri harra formaður ja so var hesin spurningurin nei lilja veiðe hevur eina síðstu viðmerking ger so væl
er har formaður tað eitt sindur langt frá ættasta bonki og allan vegin fram her takk fyri endan av svarinum eg eri fegin um at tað stendur í samgongusælinum at barnaverndarlógin skal dagførast og í tí sambandinum so haldi eg so absolutt at landsstýrið eisini eigur at hyggja eftir hesum partinum av barnaverndarøkinum nú nevndi djóni nólsoy joensen ein annan bólk av vit hava í landinum sum vit heldur ikki hava eftirlit við og tað eru borgarar sum eru undir kriminalforsørgini og kanska onkur spurningur kemur

tú syngir so vælja takk fyri bara fyri líka at taka saman um hendan her spurningin so skal eg bara staðfesta at her hevur absolutt mína hægstu raðfesting tá tað kemur til hettar og tú bjóði eisini andstøðuni tí at inn til at samstarva um hetta her tí at vit gera tað ikki einsamøll vit gera tað sum eg nevndi í einum fyrru spurning fyrr í dag so er tað her við børnunum og tann kompleksiteturin sum er rundan um tær avbjóðingar sum børn hava í dag og foreldrini generelt at vit mugu standa saman um at veita teimum ta røttu hjálpina tí at tíðin er farin frá at vit hvør í sínum lagi kunnu gera innsatsirnar teir eru góðir men teir eru ikki nóg góðir tí mugu vit tvørtur um bæði fak og goyrar til at heinta okkara ekspertisir hjálpa hvørjum øðrum seta tær neyðugt pengarnar av so vit fáa førleikament okkara fólk so at vit tryggja at so fá sum yvirhøvur gjørligt og helst eingin skal verða
sendur á landin í framtíði takk fyri takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta spurning spurningur nummar tjúgu og tað er ein spurningur til landssmann í barnaútbúgðingarmálum djóna nolsø joensen viðvíkjandi eftirútbúgving av fólkaskúlalærarum og tað er súsanna bertolsen sum er spyrjarin

takk fyri ja takk fyri so er tað landstýrismaðurin djóni nols joensen ger so væl
rsen fyri áhogverda spurningin og ynskir henni til lukku við tí fyrstu røðuni á tingsins røðrar palli til svar eitt so kann eg siga tað at førleikarnir hjá teimum sum mannina á førleikastovuni eru lýstir í kunngerð nummar fimmoghálvfems frá øðrum juli í nítjan um førleikastovur talan er um eftirvingarnar til serlærara lesivegleiðara støddfrøðivegleiðarar orðblinda lærara og á kt lærara harumframt eru lærarar við øðrum eftirútbúgvingum knýtt at førleikastovuni í mun til ávísu málini í arbeitti verður við og í mun til tørvin hjá einstaka næmingunum og ella flokkinum umframt ssplærar heilsufrøðingar og flokslærar kann her vera talan um lærarar við eftirútbúgving sum skúlavegleiðað ella skúlabókavøru til svar tvey so er tað at siga at vit hava í dag einogfjøruti fólkaskúlar við í alt fýraogtjúgu førleikastovu sjey av førleikastovunum hava tilknýti til smærri skúlar sum onga førleikastovuallar førleikastovurnar eru mannaðar við omanfyri standandi kravdu fakbólkunum leiklutinir tær allarteir allarflestu leiklutini verða útdyntir av starvsfólkum við viðkomandi eftirútúgvin tó eru tað ávís øki í landinum og ávísir skúlar sum annarhvørt mangla ella vantandi skjóttferða mangla fólk við eftirútbúgvingum millum annað av tí orsøk at fleiri fara frá vegna aldur og tí tað ikki hevur verið raðfest í politisku skipanini setta fólk viðeftirútbúgvingarnar hava sum meginreglur bert verið bjóðaðir út eina til tvær ferðir lesivegleiðarar tvey túsund og tíggju serlærarar tvey túsund og tólv støddfrøðivegleiðar í tvey túsund og seytjan orðbrindina í tvey túsund og tíggju og fimtan og eina aðru ferð hava ikki ork tað akvatalærari tvey túsund og fýraog fimm og í tólv og eina aðru ferð hava ikki ort tað dømi í tvey túsund og tíggju fingu tveyogtretivu prógv sum lesivegleiðara og í tveyogtjúgu eru seytjan lesivegleiðar í starvi til tann síðsta spurningin tíðin gongur undan men landsstýrismaðurin arbeidir í løtuni við eini ítøkiligari strategiskari ætlan í mun til eftirútbúgving av fólkaskúlalæraranum
og so ná ikki meira beint nú men eg kann svara tað restina í seinna umfarinum takk fyri takk fyri vit hava onkra viðmerking
ckristianna vinter poulsen ger suvæja takk fyri ja hetta var ein sera viðkomandi spurningur frá súsannu bertelssen sum amstundis var á tingsins røðarar palli fyri fyrstu ferð sum súsanna bertelssen nevndi tað so eru øgiliga nógvar avbjóðingar og tí viktigt at rætta hjálpin kemur til røttu tíðina og so er mín spurningur tilsúsan bertelssen hví hon serliga fokuseraðr upp á orðblindni tí at sum tað eisini er blivin sagt tað eru øgiliga nógvar avbjóðingar sum næmingar í fólkaskúlanum stríðast við og og har har kundi verið nógv
nógv at at spurt um takk fyrik fyri
so er tað magnus rasmussen ger sovæl takk fyri harra formaður ein viðkomandi spurningur frá súsanu bertessen og har ið tað verður lýst um hetta við serlærarum eg síggja at hon er spurningi trý nevnir sum dømi orðblindalærara lesa vegleiðara og serlæraru men tað er so nógv annað eisini og tí haldi eg tað ljóðar hugaligt at landsstýrismaðurinfer at leggja eina strategi líkasum fram í tíðina hvat er tað fyri serlærarar vit mangla hvørji er tað nú sum kann skal fara frá fyri aldur er tað ein serligur bólkur av srlærarnum soleiðisnar at mann tryggjar at mann hevur allar hesar fakligu førleikarnar í fólkaskúlanum ikki bara beint nú men eisini fram í tíðina og at mann í tí arbeiðinum við hesi her ætlanini tekur man siga tey viðipará skúlar og lærarafelaga ella hvat tað skal vera og læruskuna sjálvan hvar er tørvurin størstur og hvat skulu
egja okkum eftir og nær takk fyri so er tað spyrjarin aftur súsunna bertolsen ger so væl

takk fyri takk fyri so er tað landsstýrismóðurin hjá
nóls joensen ger sovælra formaður takk fyri áhugavert kjak øhí sambandi við triðja spurningin so var eg í ferð við at svara meg nált líkasum ikki tak saman um hann tað svarið har er tað tað at eg arbeiði í løtuni við eina ítøkiligari ætlan í mun til eftirútbúgving har ein arbeiðsbólkur við umboðum úr setrinum nám undirvísingarstýrinum og barnaútbúgvingarmálaráðnum skal setast at menna ein loysn ið skal skipa eftirútbúgvingarnar í eina fasta legu har vit innan ávísa tíð við jøvnum millumbili eftirútbúgingalærarar í nøkta tørvin á fakbólkum í framtíðini eisi í mun til ta sum magnus rasmussen nevndi eft við at tað tað er ferð við at fella nk nokk so nógvur frá her skal raðfestast hvør eftirútbúgving skal setast verk fyrst næst og so framvegis alt eftir hvørjum fakbólki er størst tørvur á her verður hugsað um fakbólkar so sum serlærarar lesi vegleiðarar støddfrøðivegleiðarar orðblindalærarar flokslærarar skúlaleiðarar ktvørar og akt og so framvegis hetta skal leggjast í eina fasta legu har játtan til eftiríkingar hava hægstu raðfesting hetta skal knýtast at einir strategiskari kós hvønn veg fólkaskúluin skal fara og er púra samdur í teimum sum hava ført fram her at tað er ørliga týdningarmikið at seta tíðliga inn har mann sær trupulleikar við orðbindini og fyri tan sara skilv eisini øðrum trupulleikum at jú føroyum vil seta inn tað er galdandi eisini á hesum økinum betur røkt er tað fyri at røkist fyri at tey fáa ta røttu hjálpina tíðliga og kunnu har við eisini fáa nakrar góðar upplivingar í skúlanum og og har er eitt ávíst arbeiði í gongd eisini í ráðnum við at skrina tey tíðliga og tað verður eí fyrstu í varmanna eisini ein fund við við ovbygnafelagi í sambandi við nakrar spurningar sum tey hava og at byggja víðari pá tað arbeiðið sum fer ferð fram so har er
har er eitt ávíst arbeiði í gongd í ráðnum takk fyri harra formaður ja takk fyri so er hesin spurningurin svaraður er spyrjarin hevur ein ókey ja spyrjarin vil hava orðið aftur ger so væl súsanna bertelsen

takk fyri takk fyri so er hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta spurning tað er spurninguri nummar einogtjúgu tað er eisini ein spurningur til landstýrismonnin í barnaog útbúgvingarmálum djónan nols joensen viðvíkjandi handaligu listarligu lærugreinarnar í fólkaskúlanum og tað er bárðinir á lakini sum
spyr
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja handaligu listarligur lærugreinar í fólkaskúlanum spurningarnar eru hvørja ætlan hevur landstýrismaðurin viðvíkjandi handaliðu og listarligu lærugreinunum nú samgonguskjalið nevnir javnvág millum hugvísind náttúruvísind og skapandi læru er fólkaskúlin og tætt tengdur at upptøkukrøvim um til dømis týsk evnafrøði frá miðnámsskúlunum og nummar trý ætlar landsstýrismaðurin at gera nakað við hesi upptøkukrøv fólkaskúlin hevur fingið nøkur reglubrot í samgonguskjalinum og tað er at fegnast um ikki minst orðingarnar kveikja skapandi og verkliga hugin hjá børnunum og javnvág skal vera ímillum hugvísindi náttúruvísindi og skapandi læru eru áhugaverdar tað sum kanska serliga stendur eftir frá tí at somu flokkar sótu við valdinum í frá fimtan til nítjan er at bókliga undirvísingartímatali í framhaldsdeildini í roynd verðu hækkaði við ikki færri enn seks tímum um vikuna fyrst komu tveir tímar kravdir í samfelagsfrøði og síðani komu fýra tímar týskum í tíverri aftur varð gjørt til krav fyri atsleppa inn á bæði hug og búskaparbreytina á miðnámi vónandi verður tað betri hesi ferð tað munnu vera tey fægstu trettan ára gomlu ið vita júst hvat ið tey ætla sær eftir fólkaskúla í framhaldsdeildini eru handaligu g listarligu lærugreinnar skipaðar sum vallærugreinar saman við millum øðrum týskum og alisevnafrøði men sum nú er er mestsum einki at velja í hjá næmingunum hóast valmøguleikarnar eiga at vera har næmingarnir kunnu illa velja eftir áhuga av tí at upptøkukrøvini frá miðnámi um alisævnafrøði og týskt taka so nógv pláss og harafturat meginparturin av lærugarar játtanin til skúlan tað er eisini ei sannroynd at tað er ikki som mong á okkara ungu sum velja sær eina yrkisútbúgving eftir fólkaskúlan ein av orsøkunum kann avgjørt hugsast at at vera manglandi atgongdin til handaligt lærings háttalag í fólkaskúlanum serliga í framhaldsdeildini næmingarnir kenna seg kanska ikki tryggar ið við tí handaliga og og og velja tískil framhaldsskúla hareftir fólkaskúlin er sera bókligur og kann sýna sær vera nógv stýrdur av upptøkukrøvunum frá frá miðnámi krøvin sum eru viðvirkandi til at børnini og tey ungu ikki í nóg stóran mun fáa lut í tí fjølbroytni ið gagnar í tí persónligu menningini nakað sum fólkaskúlanin annars gevur boð um at tey skulu fáa og eiga at fáa fínt takk fyri øtað er møguligt spyrjarin hevur fleiri møguleikar aftaná so mann pjøar kki skunda sær so nógv at mann missir luftina men
landstýrismaðurin ger so væltakk fyri harra formaður og fyri fyrispurningin bára lakini hetta er eitt spennandi øki sum hevur við teir handarligu listarligu lærugreinarar at gera tí ljóðar mítt svar til tann fyrsta spurningin at landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at raðfesta og styrkja handaligu listarligu lærugreinarnar og har vit menna lærugreinapartin handaverkum list har lýst verður møguleikini at styrkja einstøku lærugreinarnar og skipa tær øðrvísi paragraff fimm stykki tvey punkt fýra í løtuni er arbeiðsbólkur við at leggja síðstu hond á tilmæli til landsstýrismannin í endurskoðar tíma ov lærugreinarbýti og partur av arbeiðssetninginum hjá arbeiðsbólkinui í júst at styrkja og menna handaligu og kreativu lærugreinarnar handaligu lærugreinarnir fata um sang tónleik tilevning hondarbeiði smíð og heimkunnleika í dag er kravda tímatalið í handaverkum list í fyrsta til sjeynda lokki fimmogtjúgu tímar tilsamans um vit samanbera tímatalið við til dømisdanmark so vevur kravdá tímatalið í somu lærugreinum tveyogtretivu tímar í finnlandi fimmogtrevu landsstýrismaðuin metir at handaligu listarligu lærugreinirnar hava ikki serliga høga raðfesting í verandi tíma og lærugreina býtu fólkaskúlin eigur at byggja á eina heildarfatan har næmingurin bæði mennir og fær nýtt sínar mongu gávur har hann skal hava upplivingar menna hugin at læra og møguleikar at nýta sítt hugflog á listarligu og skapandi økinum arbeiðið í skapandi og listarligu lærugreinum gevur næminginum møguleika at ogna sær førleikar at fordjúpa seg og at nýta sítt hugflog og ikki minst hevu hetta førleikar sum teir kunnu nýta í aðrari fakligari læring eisini ogna næmingar sær í handarligu lærugreinunum bæði bindindi hegni til sjálvstøðugt arbeiði og førleika at arbeiða saman við øðrum og hetta er serliga um teir kunnu velja tær handaligu ella listarligu lærugreinir sum teir hava serligan áhuga fyri listarligu og skapandi lærugreinirnar kunnu hava stóra ávirkan á bæði læring og menning og trivnað hjá einstaka næminginum og til tveyog trý spurning so
svari eg tað í næsta umfari takk fyri harra formaður takk fyri so er tað onkrar viðmerkingar
fyrst er tað magnus rasmussen ger sovæl takk fyri harra formaður ja hetta er ein viðkomandi spurningur sum vit eisini hava umrøtt onkurtum fyrr akkurát hetta her málið tað er tímatalvan hjá børnunum vit tosa um at tað eru ov nógvir tímar í tímatalvuni og vit hava bara fylt á og fylgt á og tað sum vit hava fylt á tað hevur ikki verið innanfyri tað handaliga í stóran mun í hvussuher tað hevurverið næstan øvugt og tí er hetta øgiliga viðkomandi akkurát hetta at fáa meira av tí handaliga meira tí kreativa inn í fólkaskúlan men so betýðir tað tað at okkurt annað má kanska víkja og tað er so tann kann mann siga tann tann stóri spurningurin og og tí haldi eg tað verr rættiliga áhugavert tá ið landstýrismaðurin fer t otalar seg hvussu gera vit við tað vit kunu ikki bara fylla í
tig er tímatalvina hjá børnunum takk fyri so hava vitð eina viðmerk
king afturat beini johannesen ger so væl takk fyri hara formaður er ein øgiliga góður viðkomandi spurningur frá bárja lakini og tað er o týdningarmikið at vit fáa skaprúmd fyri teimum í handaligu lærugreinunum í fólkaskúlanum og tað er júst sum bárða lakini er inni á í viðmerkinum til sín spurning so er tað kanska netnettupp við segur krøvini um ein setur til víðari víðari upptøku av miðnámsskúla sum kanska eisini gera tað at tað eru set ikki pláss fyri sínum lærugreina í dag tá mann kemur heimalststøild so tað er avgjørt nakað at taka upp og hetta var eisini viðurskiftin ið mann arbeiddi við tá ið undanfarnu samgonga sat har mann hevði eina ein arbeiðsbólk sum eiin sær umboðaður av øllum politiskum flokkum eg hugsa nú kom landstýrismaðuri ikki ordilga inn á tað men ætlar mær at taka tað arbeiði uppaftur og hava allar politiskar flokkar við tey verður áhogvart at vita tað
takk fyri a formaður ja takk fyri
so er tað stefan klein poulsen ger so vælhar fór mær við sínum arbeiðsbólkurin sum bein jo hann akkurát nevndi hann hevur viðgjørt fleiri áhugaverd viðurskifti rundan um fólkaskúlan og har eitt av tíðir verður at er skúladagurin for langur í sínum heild og tað eri eg sannverdur um at hann er haldi vit í politisk skipan mugu hava dirvið til at skera tímar av aftur sjálvum tað merkir at onkur lærari kanska missar onkrar tímar so so hevði eg skyldað við børnum at at skera nakrar tímar av samstundis sum at at mann fær bleidd upp upp á tað handaliga og bókliga og kanska fær eina javnmað í har tí eg haldi at fólkaskúlin leggur alt for nógv upp til tí bókligu leiðina ið tryggja at vit eru nógvir næmingar sum fær ígjøgnum fólkaskúlan har vit ongantíð hava hugsað tað handverkliga sum sum ein møguleika tá vit fara at koma úr fólkaskúlanum og til allar seinastu so haldi eg at tað er púra skeivt at at mann setir sum krav fyri at koma inn á miðnámsskúlan at mann skal hava týskt og alisfrøði tað er ikki rætt at miðnámsskúlan
ja takk fyri so er tað ein seinast
viðmerking kristianna vinter poulsen ger sovæ ja takk fyri ja eg haldi eisini hetta var ein sera áhugaverdur viðkomandi spurningur sum bára lakini setti landsstýrismanninum tað er hetta við at finna eina javnvág í millumaltso tað meira bókliga og so tað handarligu listaliga fyri atleggja tað best møguliga niður í børnini eisini er spurningurin um hvussu langur skúladagur skal vera øgiliga viktug at hava í huga tí vit hava verið inni á tí fyrr í dag nær skulu vitnei nær skal skúladagurin byrja og taðn nyttar ikki bara atfylla nýggi fak inn í sjemai so má okkurt víkja og so er tað so er tað at koma fram til hvat hvussu vit ynskja at semai skal vera men tað er viktigt at tað er eitt sindu
av hvørjum takk fyri takk fyri so er tað ein
eini viðmerking frá jensi avræna ger so væleg eri glaður fyri hendan spurningin tí tað gevur høvið eisini til at spyrja nær ið landsstýrismaðurin væntar at svar kemur frá tí bólkinum á serkønum sum situr og arbeiðir við hesum økinum hetta er at fáa ja kanska koma við einum uppskoti um hvussu okur broyta tímatalið og hetta at fáa tað handaliga og tað listaliga meiri fram verður tí handaliga so so kunnu vit gleðast um at at talið av lærlingum hevur kanska ongantíð so støðugt so høgt sum tað hevur gjørt heima hjá okkum síðstu árini men nú nú haldi eg at okkum á nú haldi eg nú leingi seg av góðum orsøkum til at hoyra frá hesum arbeiðspólkinum har er jú eisini ein ein ein politiskur fylgjubóndur
bólkur hevur verið við í takk fyri so er tað bára lækni
sum fær orðið ger s væl formaður jahn nú eri við at fáa hóndina aftur meni ja eg takk fyri viðmerkingarnar tað er gott at hoyra at at fólkaskúlin eigur nógvar góðar vinir her og eg haldi at tað er umráðandi at fólkaskúlan verið sett úr á á á skráveruliga og eg haldi at eg at að tað sum er niður festir í samgonguskjalið sær spennandi út øhso eg eg gleði meg eisini at hoyra hvat ið ið landstýrismaðurin hevur a siga um teir báðar seinnu spurningarnar her
ídag skal bara fáa kjans til tað nú takk fyri
so er tað gjóni nols joensen ger suvælja takk fyri harra formaður ja til teir boðar seinni spurningarar er so eisini tað sum hevur verið frammi í viðmerkingunum um hetta her við at í løtuni verður bíðað eftir enum tilmæli og tey svara nokk so nógv ella nógv av svarunum kanska liggja í tí tilmælinum og tí er tað kanska fortíðliga hjá mær at at siga enn mentað er heilt víst nakað sum sum má taka støða til so ella so at vit tað sum e verður frammi við viðmerkingum hetta her við til at vit eiga at at umhugsa at stytta skúladagin og vit eiga at kanska hyggja at hesin her ávísa sum spyrjarin eisini inni á heta her við at vit legg kanska leggja og trýst á tá ið tað skuldu taka avgerðir á hesi børn og ungu hjá okkum men eg kann svara til til til spurning tvey at í verandi skúlaskipan so er avlis og evnafrøði kravdlærugrein í sjóyndaflokki og vællærugrein í átta hund og níggjunda flokki og týskt vallærugrein í áta hundra og níggjunda flokki og og so er tað eisini hetta her hesir spurningarnir sum sum bára lakini er inni á teir eru teir liggja í teimum spurningunum sum arbeiðsbólkurin hevur arbeitt við ha og og tí fáa vit eitt nógv greiðari svar tá ið tað og hetta her eisini heta er tann í í tí síðsta spurninginum ella í tí triðja um við við upptøkukrøvunum og har har tað up á onkran máta sum onkur hevur verið inni og eisini í viðmerkingum at tað eigur at finnast ein ein kanska ein betri javnvág ímillum tað ta bókliga og ta tar tær handaligu lærugreinarnar tí at ikki ikki spyrjarar at siga tað musiska barnið tað mugu vit ikki gloyma í øllum tí at tað er har líkasum tað sprettur og tað er har sum hugflogið kemur til at læra meir og og og tað tað er hvussu fyrð nakað sum eg ætli mærat hava fokus á í framtíði tá ið mann líkasum leggur til rættis eisini á á á á lærara ella á nánsvísindadeildini altso tað er eisini ein viktigur partur at vit ikki gloyma tann partin so so vónandi eru vit kókari tá ið tilmæli og skjóttsum so fari at taka tað upp tá ið tá ið tað verður handað øog
vónandi so skjótt sum gjørligt takk fyri takk fyri so er tað ára lækini ger so væl
ja eg skilji at at djóni kanska ikki ikki fær svarað serliga neyvt upp á hasar spurningarnar so eg gleði meg at hoyra hvat hatta tilmælið kemur við og eg vóni at tað verður okkurt av tí sum sum eg sum eg hugsi og eitt her eg hugsi bara um eitt her at tú nevnir at ja at tað eru vælaragreinar at at týskt er ein valaragrein men tað er tað bara í roynd og veru ikki ordiliga tí at tað er eitt krav fyri at sleppa inn á hugbreyt ella at vera eitt krav fyri at sleppa inn á náttúrubreyta so er ikki at kalla tað eina væl lærugrein so er at seta tað inn í í tímatalinum sum ein fastur fastur táttur ha og har ert tú tú ásetur tíma og lærugreinar býtu og so víðar so tað er tað men eg haldi ikki eg skal leingja hetta í morgin so takki bara fyri svarið og vóni at at skúlin fær tað sum
hann er uppiborin
jatakk sora jóni nols joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður bara fyri at avslutta taka samanum hetta her áhgaverda spurningin so vil eg eisini rætta í hesum førum eina hond út til andstøðuna í samband við at tá ið tilmælur verður handað og vit fara at viðgera tað nærri atvit fara konstruktivt inn og evil finna hvat hvat er tað rætta at gera í í hesum førinum tá ið vit hoyra so nógv um hesar avbjóðingarnar sum eru á millum børn og ung og at vit royna finna eina ta javnvágina sum er passandi so tað skal bara vera mín áheitan at at tað ynski um at fáa samstarva um h
ha hetta økk ek takk fyri harra forman ja takk so er hasin spurningurin svaraður næstir spurningur hann er til situr stremberg landstruris í álmannamálum út jegunum møguleikar hjá útlendingim at koma í virkisvemja orsaka nú sigaheja orsaka hervar ein ein villara kommuní her tað er spurningurin nummar tveyogtjúgu sum skal farast nú aftaná nummar fýraogtjúgu óðat ípartur so tað er aftur til hju anna nolsoy joensen landsmann í barna-og íbúgvingarmálnum ívíkjandi vika seks og seks alndirvísing í skúlanum tvrka ikti einað poulsen ger sovæl
ja takk fyri harra formaður nú er so vika seks júst farið aftur um bak og hetta er ein vika har mann hevur fokus á undirvísing og upplýsing um kynslív um seksualitet serliga á miðnámi tað er ein rættiliga stórurbólkur av av ymiskum stovnum og og feløgum sum hevur staðið fyri hesi undirvísing og hesum tiltaki tað hevur verið sig frá sum er verkætlanin undir almannamálaráðnum fólkaheilsuráðið føroya politi amnesti og apoteksverki sum upprunaliga hava staðið fyri hesum tiltakinum í ár var tað so bara eittfelag og tað tað var so felagið kyn sum einsamalt og sjálvboðið stóð fyri at markera viku seks og tað rukku so út á til fyrsta g á miðnámsskúlunum og so skipaðu teir fyri einum tiltaki í perluni eg eg havi valt at seta djónan nols joensen nakrar fyrispurningar í hesum sambandi og eg fari at lesa spurningarnar upp hvør hevur ábyrgdina av at allir næmingar í føroyskum skúlum hava møguleika at fáa eina hóskandi og nøktandi seksualundirvísing ætlar landsstýrismaðurin at seta tilmælini í verk sum vórðu handa honum frá samtykkisbólkinum í viku seks um landsstýrismaðurin sigur ja nærætlaran at seta hesi tilmæli í verk spurningur trý er um landsstýrismaðurin metir at verandi námsætlan fyri seksualundirvísing er tíðarhóskandi og síðsti spurningur er um landsstýrismaðurin heldur at næmingar á miðnámi eisini eiga at fáa seksualundirvísing so hetta vóru so spurningarnar spurningarnar til gjónan nols joensen lansstýrismann so eg fari at koma upp aftur og greiða
bera frá hví tað er at eg seti hesar spurningar takk ja næstur at røðar
ónunos joense ger su væl harra formaður og fyri fyrispurningin kristiana vinter poulsen hetta her var nógv fokus á í seinastu viku í viku seks og tí er nærlengjandi kanska at spyrja meira inn til og eg kann svara til teir spurningarnar so til svar eitt so er heilsukunnleiki og seksual upplýsing er eitt kravt undirvísingarevni sum skúlin ráðleggur evnið byrjar í náttúru og tøkni og er eisini við í lívfrøði og samfelagsfrøði umframt lærarar á skúlanum har undir millum annað lívfrøði læraran hevur gigni eisini ein stóran leiklut tá tað kemur til seksual undirvísing á ungdómsskúlunum er seksual undirvísing ikki ein kravd lærugrein ella undirvísingarevni men tó hevur loiðslan møguleika at bjóða felagsskapinum inn til eitt nú seksual undirvísing til svar tvey tað hevur javnan verið frammi herundir frá samtykkibólkinum at átøk skulu gerast innan seksualundirvísing og vit hava eisini hoyrt tey ungu sjálvi eftirlíssetta eisini her frá ungdómstinginum millum annað eghaldi taðvar eitt ár síðani í hvønn mun sjálvt innihldið eigur at verða broytt og harvið tilmæli takast til eftirtektar er nakað sum má viðgerast nærri eitt nú av undirliggjandi stovnum hjá ráðnum og fakfólkum annars til spurningur nummar trý so er verandi námsætlan hon eigur at verða endurskoðað og hetta nakað sum verður raðfest í nærmastu framtíði men sum áður sagt í hvønn mun sjálvt innihaldið eigur at verða broytt er nakað sum má viðgerast nærri eitt nú av undirliggjandi stovnum hjá ráðnum og fakfólkum annars havast má tó í huga at tá tað skal undirvísa í einiri lærugrein er tað skyldan hjá okkum eisini at lata undirvísaran væl í soleiðis at hesin er førur fyri at veita eina góða undirvísing og at undirvísarin følir seg tryggan í tí sum mann skal undirvísa í sostat vil ein broyting av innihaldnum av seksualundirvísing eisini seta krøv til millum annað lærararnar sum møguliga skulu undirvísa í hesum evni vit mugu sostat tryggja okkum at lærararnir fáa neyðugu útbúgving eventuelt eftirútbúgving innan fakið soleiðis at teir kunnu veita eina haldgóða undirvísing og til taðn síðsta spurningin sum nú er so erurtað ikki ein kravd lærugrein á miðnám tað er meira ein politskur spurningur um mann í hvønn mun mann ynskir at
hetta men tað komi eg nærri inn á í næstu umfarinum takk fyri ja takk
tað eru onnur sum fáa orðið tað við teir í jóhaðnemsjónum sum gjørdist vælhann er formaður ja tað er týdningarmikið at tá nú er eg gamal lívfrøðilærari og tað er týdningarmikið at mann fær eina javna undirvísing á allar føroyar tað hevur seg at allir skúlar eru væl ílatnir tá lærarar í øllum skúlum eru væl ílatnir til at kunna geva eina holla undirvísing og tíðirnar broytast jú alla tíðirnar tí er tað týdningarmikið at fáa gott tilfar og eisini at eftirútbúgva læærari á skúla lærarar til tær nýggju tíðirnar serliga tá tú kemur til ymiskar aðrar skipanir sum koma í samfelagnum við samtykkilógir á ymiskum slag og annað sum sum kanska er nakað nýtt sum kemur inn á eina banan eisini og tí er tað øgiliga viktigt at starvsfólkið í skúlanum eru væl skúlaðir bæði heilsustartfólki og skúlulærararnir so tað hevur selurstøðan týdning og at mann roynir at
eina javna undirvísing um alt landið takk fyri
jatakk o er ta steffan klein poulsen gersuvælja harrar formaður spyrjarin brúkar orðið at næmingarnir brúka einar tíðarhóskandi seksualundirvísing og hvat leggurmann so í orðið tíðarhóskandi eg trúgvi at tað tað er kanska tað sum skil óvr ra floktuni politiskt men men hesin felagsskapurin kyn ðtað verður sagt at hann hesar ferðirnar er einsamallur farin út tilflokkarnar á miðnámsskúlanum og tí mín mí spurningur til landsstýrismannin um um teir eru slopnir inn í allar flokkar aftur í ár tí taðe undrað meg at mann hevur givið einum felagsskapi av ja tígjdals felaskalin í føroyum henda fram í hjárættin at undirvísa tí at tað er komið fram áður at hesin felagsskapurin hevur tekur fleiri politisk mál við í sína so kallaðu seksuala undirvísing og so vil g bara skoyta upp í at eg haldi hetta er eitt misálit á lærarar og og gygni annars at mann at at kyn skal loysa hesar avbjóðinga
kir landsmann
ja takk so rda magnus rasmussensm fær orðið ger su væl takk fyri harra formaður eg haldi at til spurningin um hetta í fólkaskúlanum so haldi eg tað at tað liggur í tryggum og góðum hondum hjá læraranum saman við teimum í gygni tey havi eg eisini royndir av í skúlanum men tað er altíð soleiðisr mann hevur brúk fyri eftirútbúgving og og sovíðari so tað er kanska eitt annað mál sum mann átti at hugsað um at at at styrkj tað og vissi tey ikki fáa nokk tí lærarar og gygni so at geva teimum okka tíð so skal hetta nokk verða framhaldandi í tryggum hondum tá að kemur tilhennar her felagsskapin so so siti eg við einum spurningi í fyrru ári vóru fleiri felagsskapur og nú stendur ein einsamallur altso hvar er hinir blivinir av og hví stendur nú ein einsamallur altso hhvat er hent her tað er líkasum ein spurning

ja takk fyri eg taki undir við tí sum magnus akkurát segði og stefan læt bóltsheimb og hugsi bara at ja mann tosar um um krøv til undirvísing í minsta annar og tað kundi verið ávart at vita hvørji ja hvørji krøv ella hvussu hesi her eru fyri sum nú hava verið runt um allar miðnámsskúlar og og undirvíst og annars so helt eg tað vera gott sum eg sá ein eini stórsfelag hava skrivað á á facebookari fyri at hvørja ferðir tað verður sagt at undirvísing í kyn og kynslíkur í fólkaskúlanum ikki er nøktandi og sakni í røddina hjá kygn sum saman við læraranum eiga uppgávuna í fólkaskúlahøpi sum landsstýrismaður eisini vísti á kygni ger eitt fakligt og kunnandi arbeiði sum er óheft av rákunum í tíðini politikki átrúnaði ella aktivismu

a vor eg hevog hiko ha ja nei eg eri glaður fyri at landsstýrismaðurin og og tey sum hava viðmerkt so gott sum øll hava skírhit pap at hetta er nakað sum hoyrir til í skúlanum har ein stjóri har er lærarar har í gygni tey taka særa tíð og eg hopa ikki at okur enda í tí at okur knappligan fara at at at verða stýrd av hvussu edda tað støddu ein samtykkisbólki í viku seks hvat er tað fer nakað hvat er tað altso og næmingar í miðnám siga altso samfelagið hjá okum er stýrt eftir lógum reglugerðum og sum víðari ikki eftir hvat ið onkur knappliga finnur upp á onkustaðni og kann ávirka við tað má ikki enda í tí
tað ber ikki til ja takk so er tað spyrjið har aftur christianna vinti poulsen sum ber orðið í spæl
eg fari t siga stóra takk fyri allar viðmerkingarnar sm koma úr salinum sera fjølbroyttar og umboða øgiliga nógv ymisk sjónarmið hvat jú er ógvuliga natúrligt tá ið mann tosar um hetta evnið tí hetta evnið er seksualitetir og undirvísing tað eru evnir sum sum fólk hava sterkar meiningar um og soleiðis skal tað eisini vera eg fari at svara nøkrum av teimum spurningunum sum komu fram í fyrstu atløgu og síðani fari eg at halda fram við við mínum grundgevingum fyri hví eg spurdi um hetta her magnus rasmusmes magnus rasmussen spyr um hví tað bara var hetta felagið er kil eg kann fyri tað fyrsta fortelja hetta er eitt felag sum hevur øgiliga væl skikkaðar kvinnur í tað er sálarfrøðingur tað er lækni tað eru lærarar tað eru fólk ja tað eru tað eru so kvinnur sum veruliga hava gjørt ein stóran innsats fyri hesari her upplýsingini nettupp tí tær sjálvar í teirra faki uppliva at upplýsingin er ikki nóg góð fyri ung og tað er tað sum drívur tær so har har er einki óttast haldi eg sjálv øh eg havi so eisini skrivað í mínum viðmerkingum at tað er vanliga so at gygni og lærararfólkaskúlan sum standa fyri seksualundirvísingini í fólkaskúlanum og hesi gera eitt sera gott arbeiði og tað eru so á einum øki har tað ikki altíð er so lætt at nanvigera men tað sum er eg eg vil framtil tað er tað er neyðugt at hava greiðar ásetingar um hvør tað er sum hevur ábyrgd av at allir næmingar í fólkaskúlanum hava møguleika at fáa nøktandi og tíarhavskan seksálaundivísing og tað var tað sum gjóni nolsø joensen landsstýrismaður var inni á og tað var eisini tað sum jóhannes joensen í síni viðmerking førdi fram so ja eg fari eg havi so møguleika at

fysr ta gjóni nolsoy joensen næsurmaður sum fær orðið ger su væl jfyrihara formaður takk fyri viðmerkingarnar í hesum týdningarmikla málið sum kl skg meg siga tað er tað er tað fevnir fevnir víða og tað eru nógvar meiningar um tað men men tað er øgiliga týdningarmikið t eisinisi vlvu eisini nevnt í viðmerkingum at gygni hevur ein øgiliga sentralan leiklut í hesum her ta tey gera eitteitt itt gott arbeiði í fólkaskúlanum har tað bæði eru í bólkum og o einstæris samtalu við tey ungu oo tað er eisini komið fram í hesum her et haldaeitt síðstu viku eisini onkum kjakum hettaher við at ta eru ein stórur munur á at undirvísa ella frá frá frá sjeynda flokki til dømis upp til fyrstakansku man siga í í miðnám a so so tað er at tað tað er heilt hvør sínir undirvísingarháttir um um mátar og hetta her við at tað r komnar lógir síðan sum til dømis samtykkilógim hetta við at seta mørk fyri seg sjálvan at ansa eftir sær í á sosialum miðlum ella á netinum og tað tað er komið nógv nýggj ting inn yvir sum eg haldi at tann ungi hevur upp á onkran máta hann má hava rætt til líkasum at fáa vent het her saman við vaksnum við fakligu góðari fakligheit tað verður sæg lærarin og og heilsufrøðingum tað kom fram undir einum einum tiltaki niðri í perluni í síðstu viku eisini nakað áhugavert sum tað kom fram athví ikki hava gygnið eisini inni á fyrstaárs til dømis sum ein fast inni á miðnám øfyrsta ár til dømis og tað ætli eg mær so at kanna nærri tá ið tað taka tráðin upp eftir tí at brúka ta eksperitikina og leggja tað kanska í eina fasta legu í í fyrstaársfyrstaárshar sum tað er í miðnám og tað kann vera á skipanin hygja eftir onkrum modelli at tað er kanska ein sum er knýttur at kanska bæði kambsdali og glasir ella og í suðuroy ella mann ska kanska sum partvíst settur ella hvøt eví man ger men at tað er viktigt at brúka ta fakligheitina sum er longug sum sum verður gjørt gjørt eitt tórt arbeiði ogí ta taki undir við tí at at eg havi var ugam at tað verður gjørt eitt gott arbeiði íí
fólkaskúlan generelt takk fyri harra formaður ja takk so er tað s ikki n ari anna winter poulsen fyrsistori ger so væl
fyri ja eg fari eisini at takka djónnols joensen fyri svarið og eg fari at halda eitt sindur áfram við at svara teimum sum setta mær spurningar ella gjørdu viðmerkingar jenis arana nevndi hetta við einum samtykki bólkin hvat tað er fyri nakað tað er soleiðis at tað er partar av teimum upprunaligu teimum upprunaligu fyriskiparunum av hesum tiltakinum og tey handaðu so landsstýrismannunum eitt tilmæli í ár heldur enn at standa altso at skipa fyri tí traditionellu viku seks tað er so eisini eitt svar uppá onkur onkur sum undraðist á tað at tað var kyn sum stóð fyri tí ár har tey í tilmælunum siga at tað er neyðugt at seta í verk átøk sum tryggja børnum og ungum ta undirvísing sum tey hava tørv á og rætt til og á læringsøki heilsukunnleiki og seksálupplýsing eigur at verða nágreinað og fevna um stovnsøki fólkaskúlan og yrki sum miðnámsskúlarnar tað er so tað tilmæli sum komu fram hjá hjá umboðum fyri almanna og heilsumálaráðið sum dag tá umframt umframtaðrar stovnar tað er tað sum eitt er eisini viktigt sum eg er blivin nevnt tað er at tað er neyðugt við javnari undirvísing kring alt landið og eisini neyðugt við góðum tilfari tað var nei jóhannes joensen sum nevndi tað og at eftirútbúgva lærarar hetta við at undirvísingin skal vera tíðarhóskandi hon má hon má broytast í altso soleiðis sum samfelagið broytist soleiðis sum samfelagið setir setir nýggj krøv og og so eg haldi tað tað er øgiliga viktigt ati hava eina tíðarhóskandi seksual undirvísing og tað gleðir meg eisini at djón nols joensen er viljur til ati attaka fyrsta
a ár á miðnámi við tað tað haldi eg er hóskandi vit hava hoyrt at næmingar har ynskja tað takk fyri
jóninols joensen aftur gersuvæl jbara taka aman um hetta orðaskifti sum er áhugaverta sum vit eiga at hava fokus á ikki bara kanska í viku seks einaferð um ári men soleiðisn var inn ímillum har vit minna hvønn annan á hvussu týdningarmikilð hetta her er við tað sum vit hoyra eisini um at tað eru at ung í dannhilsinum at mann sum ein viktig partur eisini ikki bara passar pp á seg sjálvum men eisini upp á onnur at vit hava eina eina eina plykt til tað eitlanas stað og tí tá ið tað í í spurningi trý eisini so eigur heta her at verða endurskoðað og og vit eiga sum tað eigur at byggjast upp á tað verandi sum longu riggar har har fólkaskúlin og gigni tað er mítttað sum eg fari arbeiða víðari við at styrkja tað rundan tað tann leiklutin og at vit so at vit fáa so nógva upplýsing sum yvirhøvur gjørligt og og og og og læra tey ungu at at sunnuoyt á hesum økjnum eisini er sera ýdn
mínamyking í framtíðini takk fyri harra formaður ja takk so er hasin spurningurin es svaraður tann næstu spurningurin her eisini til gjóna nóls joensen landsstýrismonn í barnaogíbúgvingarmálum viðvíkjandi grein tjúgu í fostoskúlalógini og tað er bárða lakini sum eg spyrjari ger so væl bárður lakini
takk fyri harra formaður ja viðvíkjandi paragraff tjúgu í fólkaskúlalógini spurningar eru hvussu nógvir flokkar í fólkaskúlanum eru væntandi at farið upp um fýraogtjúgu næmingar í við skúlaárpsbyrjan tvey túsund og trýogtjúgu fýraogtjúgu hvørjar eru í høvuðsheitum óvanligu umstøðurnar í lensøkuskúlunum sum gera at fleiri enn fýraogtjúgu næmingar eru í nógvum flokkum og sigur spurningur hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin fyri at tryggja at tað ikki vera fleiri enn fýraogtjúgu næmingarflokkunum uttan í heilt serligum førum millum tað sum er sett út í kortið í samgonguskjalinum er eisini nakað um fólkaskúlan ella ja sum eg longu hava ver ini á í dag sagt verður millum annað at ynski er at lækka talið á næmingum í hvørjum flokki hetta er bæði gott og ikki minst neyðugt og paragraftjúgu í fólkaskúlalagini ásetir at við skúlavarpsbyrjan eigur næmingatalið vanliga ikki at fara upp um fýraogtjúgu í hvørjum flokki og tí mugu tað vera heilt óvanligar umstøður sum gera at farið verður um um tað markið á heimasíðuni hjá undirvísingarstýrinum framgongur at í fyribils næmingartølinum fyri skúlaárið tvey túsund og trýogtjúgug fýraogtjúgu kann væntast eitt stórt tal av flokkum í fara upp um fýraogtjúgu næmingar um landsstýrismaðurin vil næmingum og betra umsøgur at læra mennast og trívast so eru smærri flokkar eit sera stórt framstig hjá teimum og nú las eg eisini at tærhattaartrivnaðartilmæli sum sum komu fyrradagin og har bleiv eisini tosað um um betri karmar og og fleiri hendur og sovíðari
ja taja takk so e ta djóni nolso jonsoy ger so væl
yri bárðralakini ógvuliga viðkomandi og nakað sum vit eiga at arbeiða framímóti til svar til fyrsta spurningin so er grundað á næmingatølini sum skúlarnir hava skrásett nú fyrsta februar í tvey túsund ogtrýogtjúgu er væntandi at talið er um tjúgu flokkar sum fara upp um fýraogtjúgu næmingar hetta er av tilsamans trý hundrað og hálvtrýss flokkum so talan er um avmarkað tal til spurning tvey so er tað at siga ati talan er í allarflestu føro um børn sum flyta til skúlan og ikki hava gingið har frá fyrsta degi eru tá til dømis longu fýraogtjúgu næmingar í flokkinum verður nýggjur flokkur ikki skipaður men heldur hilduð fram við fimmogtjúgu næmingum tað er eisini ein sos tað er eisini sosial atlit at taka í so máta og at býta flokkar sundur er stórt innterimusosial viðurskifti trivnað og samanhaldi í slíkum førum er eisi serligar játtanarskipanir sum tryggja at teir skúla ið hava flokkar oman fyri fýraogtjúgu næmingar fáa serstaka játtan til tað og er talan um fyrsta og annan flokk er tvílæraraskipan galdandi fyri størsta partin av øllum tímum í íflokkinum til tann triðja spurningin er at siga at tá ið talan er um tjúgu flokkar av trý hundrað og hálvtrýss flokkum tilsamans kunnu vit siga at tað er ikki vanligt at næmingatalið fer upp um fýraogtjúgu hvørjum flokki og í verandi játtanarskipan er lagt upp fyri at tá ið tað hendir eru serligar játtanir til tað so smærrir bólkar kunnu verða skipaðir ella tvílæraskipan sett í verk og sum t hevur verið inni á fyrr í dag í tí fyrra spurninginum sm frá borðja lakini so hetta her við tí arbeiðsbólkinum sum situ við einum tilmæli sum er á gotni so er tað at siga at har er eisini ein spurningur um um vit eiga ella skulu ølækka talið kanska áfrá fýraogtjúgum yvir tveyogtjúgu ella tjúgu har eru fleiri tøl sum n eisini skal fyrihaldast ti tilí politsku skipani og taka avgerðir um øhso tað verður spennandi at vita hvat og tað eiga vit at viðgera víðari tá ið tað tað fyriliggur so tað er nakað sum landstýrismaðurin fer at fylgja upp takk fyri

magnus rasmusen fyrst ger so væl takk fyri harra formaður ein viðkomandi spurningur um hetta við floksstøddini og sum tað stendur so so skal tað vera í heilt serligum førum og tá i mann so hevur tjúgu flokkar í føroyum sum fær upp um fýraogtjúgu so haldi eg tað ljóðar nokk so nógv men tað sum eg kundi hugsað mær at vitað afturat tað er altso er tað fimmogtjúgu næmingar ella eru uppi á seks sjeyogtjúgu ella er min upi á áttaogtjúgu næmingum ella táttar mann í tretivu altso tí at vista er omanfyri fýraogtjúgu so kann tað jú vera nógv meira enn tað men men líkasum at halda tay at tjúgu flokkar sum hava fleiri næmingar enn enn tað vanliga at at tað er ikki er nokk so nógv tað
men eg haldi hvussu eg eri nokk so nógv takk fyri tað ja takk fyri tað jólavsjóansur gerst væl
viðkomandi spurningur eg haldi eisini at mann an eigur at síggja tað at ov stórir bólkar kann ikki vera gott fyri læringina om børnini men tað sum kanska er avbjóðingin tað er vissi mann skal hava tí avbjóðingin yvir útav at oftani mangla hølir og nú mást tað mangla fleiri tá mann skerjir flokkarnar so tað er mann eisini noydur at finna útav men í fyrsta atløvu sum man noydi til at seta tal á mark á og tað eigur heldur at vera fýraogtjúgu niður eftir enn enn enn fýraogtjúgu uppeftir sum mann hevur í dag tí í fleiri førum er tað lov til t hava upp til sjeyogtjúgu næmingar og tað er als ikki í ordan so mínari verð so eigur mann at lækka tað sjálvandi og so má mann eisini finna útav hvussu mann skipar tan í praksis saman við
kommununai takk fyri ja takk so er tað bárður lakini sum fær orðið aftur ger so væl
jahara formaður og takk fyri svari landsstýrismaðurin og takk fyri viðmerkingarnar tað er eingi loyna at at næmingatalið í í nógvum flokkum er er er nógvar høgt og tað hevur stóra ávirkan á alt møguligt í sambandi við skúlan og hetta við at næmingar kanska ikki sæddir og hoyrdir nóg væl og og atkanska serliga floksuppgávan blívur næstan vónleys og at her at kunna røkka hvørjum einstøkum næmingi so eg vóni innarliga at atnæmingatalið fer aftur at tú fert at koma við einum talu sum er er er gott nøktandi og ja so er tað her við við hesum hertjúgu flokkunum eg veitk eg kanska dugi eg illa at telja men eg kom kanska nærri tretivu tá eg royndi at telja har á á síðuni men eg g haldi fram við sð tjúgu er er nógv tað eru øgiliga nógv at hava sjeyogtjúgu næmingar í einum flokki fimmogtjúgu seksogsjeyogtjúgu næmingar tað sigur seg sjálvt her sita ja vanligvísi trýogtretivu tingfólk og nøkur landsstýrisfólk og tað eru altíð vaksið fólk tað er ikki altíð snent at stýra so nei eg vóni bara at at hetta er hetta kemur í rætt lag eg vski mann kann kalla kalla tað tað tað trúgvi eg eisini at vit saman kunnu
kunnu gera ja takk so er tað gjónur nolsu joense ger so væl
tak fyri viðmerkingarnar áhugaverdar og konstruktivar til hetta her er hoyrir eisini til hetta her við tann kenslan at sum eisini heur innið einum kjaki fyrr í dag hetta her við tí kensluni sum fakfólk ikki strekkja til at sígja tað at tað kanska eru næmingar at tað eru sum sita og stríðast og at tú kanska ikki røkkur teimum tað er einki so drenandi og keðiligt um tað og tí eiga vit at við klókum brillurum at fara oghyggja upp á um hvussu vit kunnu bøta um tað tað er heilt týðiligt til dømis bárðra lakin var inni á het her við í tilmælunum verður tað nevnt um góðtiking eisini sum ein møguleika har nógvir møguleikar nevndir tað her nógvar meiningar eisini so tað r at navigera í tí at finna kanska ein loysn sum vit tað verður kanska ringt at fáa altá ein upp á ein upp á eini upp á eitt koyr men men eg trúgvi upp á at vit visu vit byrja up á eina tilgongd at at líkasum at fáa tey viktiastu tingini upp á pláss og kanska umraðfesta nøkur ting eisini í mun til tímar og hvussu vit leggja dagin ter rættið so trúgvi at vit eru væl á veg eg havi sum ein lítlan spuøg fekk nakrar skapa nakrar pengar á fíggjarlógini nú hesi ferð til fólkaskúlan tað e ikki nógv men men tað er so altíð eisini nakað til at styrkja um flokslærara leiklutin sum er øgiliga sentralur í dag í mun til at fyriathalda seg til øll hesi nýggju tingini sum koma inn á fólkaskúlan inn á øki av tvímáltum børnum og av barnaverndarmálum og so framvegis so framvegis tað er øgiliga nógv ting eitt okumentera og at fylgja við og foreldrafundir og so framvegis so har er nakað av mann kann geva á luft til til tail tað er so hvussu ein byrjan annars eiga vit altíð at tryggja okkum at eg eru nokk av vaksnum kompitentum fólki rundan um okkara børn og tað er galdandi bæði á fólkaskúlaøkinum og í dagstovunuøkinum og hetta her er so eisini ein liður sum eg fari at hygja upp á og arbeiða o víðari út frá tí tilmælum sum fyriliggur og tað er gott at hoyra at at eisini avnnstøðan er
við upp á hesar nótarnar tað takk fyri harra formaður ja takk so er hesin spurningurin svaraður okur fara víðari til tann næsta spurningin er nummar fýraogtjúgu og hann er til sirið stenberg landstýrsmann í almannamálum viðvíkjandi møguleikar hjá útlendingum at koma í virkisvenjing og tað er annika olsen sum spyr ger so væl annikuolsen
takk fyri harra formaður ja hesin fyrispurningur er til siri stenberg landsstýriskvinnu í almannamálum viðvíkjandi møguleikum hjá útlendingum at koma í arbeiðsbúgving ella virkisvenjing sambært lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk og tað eru tveir spurningar tekur landstýriskvinnan undir við at útlendingar ið ikki hava fingið fastuppjavsloyvi kunna fáa tilboð um arbeiðsbúgving og virkisvenjing og tvey um ja nær kunnu okur vænta at lógaruppskot verður lagt fyri løgtingið og viðmerkingarnar eru talið av útlendingum í føroyum hevur verið støðugt vaksandi í tvey túsund og tíggju vórðu átta hundrað og fimmogfýrs útlendingar úr fimmogfýrs ymiskum londum búsitandi í føroyum í tvey túsund og tveyogtjúgu vórðu tað tvey túsund og fimm hundrað útlendingar úr heili hundrað og ellivu ymiskum londum hesi tølini eru fyri uttan norðurlendingar og tey sum koma inn til føroyar eftir fastraskipanini ein fortreyt fyri eini væleydnaðari integratión er føroyska málið at útlendingar ið búgva í føroyum skjótt fáa innlit í okkara mál mentan og sigur ein onnur grundleggjandi fortreyt fyri væleydnaðari integratión er tilknýti til arbeiðsmarknaðin ein stórur partur av útlendingum sum koma til føroyar eru útlendskar kvinnur sum giftast føroyskum monnum og nú eisini flóttar úr ukraina kanningar vísa at jú longri tú ert burtur frá arbeiðsmarknaðinum tess truplari verður tað at koma inn aftur á arbeiðsmarknaðinum umframt aðrar persónligar avleiðingar sum hetta eisini kann hava við sær útlendingar eru ikki fevndir av lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk og kunnu tí hvørki koma í arbeiðsbúgving ella virkisvenjing har mann kann meta um teirra arbeiðsførleikar og styrkja teirra tilknýti til arbeiðsmarknaðin tí verða hesir báðir fyrispurningarnir settir landsstýriskvinnuni í alman
mannamálum takk fyri ja takk so er tað landstýrskvinnan sum fær orðið syristenberg ger so væl
takk fyri harra formaður og takk til anikuolsen fyri ein viðkomandi spurning sum eg fari at svara í einun so vítti eg minnist so haldi eg tað var í trettan at annika olsen kom í tingi við einari lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk og eg var í trivnaðarnevndini tá og lógin var einmælt samtykt og okur vóru øll glað fyri at mann kundi flyta seg til at fáa ein meira rúmligan arbeiðsmarknað so tað var eitt nýbrot ásetingar um rættindi hjá útlendingum í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk teir eru frá einari tíð har tað var ein treyt at mann skuldi hava uppihaldsloyvi og fortreytin fyri at fáa rætt til stuðul til arbeiðsbúgving ella at koma á virkisvenjing tað er at mann hevur fastan bústað í føroyum ella varandi uppijaldsloyvi tað er soleiðis t lógin er í dag og tann lógin kom so í trettan og tá var tað vanligt at útlendingar fingu varandi uppijaldsloyvi tá tey komu til føroyar men tey síðstu árini eru treytirnar herdar munandi og tað vísa seg so at tað eru næstan ikki soleiðis at tað verður givið varandi uppjavsloyvi men næstan bara fyribils uppjavsloyvi sum verður játtað so tað har henda ein ein herðing tá ið tað eru útlendingar sum ikskir danskir ríkisborgarar ella norðurlendingar sum koma í trupulleikar av hesum talan kann vera um flótta fólk og fólk sum eru gift við føroyingum og tað er dømi um at tay í áravís uppihalda sær í føroyum uttan at fáa varandi uppuppjavsloyvi men almannaverkið hevur ikki møguleika at brúka amboðini sum eru í lógini í løtuni s sum støðan er tí tilknýti til arbeiðsmarknaðin er eini tað er sjálvandi ein fortreyt fyri eini æeydnaðari integratión og tí eri eg samd við spyrjaranum um at tørvurin á at tiðlaga lógina um arbeiðsfremjandartiltøk er neyðug tí ati visti ikki tú sleppur at blíva ein partur av samfelagnum so fert tú heldur ikki nakra integratión og okur hava eisini tørv á arbeiðskraft og tað er eisini mátin tú báði verðir sosialiseraður upp á og ofta fertin á málsligi tan teir málsligu førleikarnir mentur so eg haldi avgjørt at mann eigur at fara at hyggja eftir hesun her eg skal
ha eg var ikki ordiliga feit í svari tað kemur seinni ja takk so er tað annika olsen sum hevur hetta at gerast væl
takk fyri eg kann ikki annað siga enn at eg eri sera væl nøgd við svari frá landsstýriskvinnuni og eg gleðist um at landssýriskvinnan vil hyggja eftir ella hyggja at lógini soleiðis at mann kann fáa aina dagførda eisini í mun til sum landssýriskvinnan eisini er inni á at mann faktiskt sær eina rættiliga stóra herðing í mun til at fáa varandi uppjaðsloyvi og tað eru útlendingar sum búgva í hesum landinum og sum hava hava hava fingið familju og føla seg sum ein partur av samfelagnu men kanska koma í eina øgiliga óhepna støðu og tí er ikki ordilga at kunna t koma inn aftur á arbeiðsmarknaðinu hinvegin so síggja okur at ein stórur partur av teimum útlendingum ein stórur partur av teimum tvey túsund og fimm hundrað útlendingum sum koma inn eftir útlendingarlógini eru kvinnur sum giftast føroyskum monnunum og tað eru kvinnur sum hava góðar útbúgvingar eg havi tosað við nógvar av teimum tað er bæði útbúnaðar sum løgfrøðingar sum sum læknar tannlæknar og annan men mann hevur ikki eina nóg góða akrititeringsskipan í mentamálaráðnum sum kann lofta teimum og kanska hyggja eftir teirra útbúgving soleiðis at tey kunna koma út aftur á arbeiðsmarknaðin tí hevði eg ein sovorðin broyting í lógum um arbeiðsfremjandi tiltøk kanska verið ein bati soleiðis at mann kundi avpróvað teirra førleikar hvat er tað tey megna eisini í mun til at tey kanska kunna koma út í í onnur almenn størv tað kundi verið ítí kommununum runt um kring at mann at mann sleppur at avpróva sínar førleikar og mann at mann kann síggja tingini eitt sindur ann og tað eru tveir mánaðir mann er í einari sovornari virknisvenjing og tá fær mann hvørfan eina fatan av hvat viðkomandi kann og so víðari og sum landstýriskvinnan eisini var inni á so er tað at hava eitt arbeiði ótrúliga týdningarmikið í mun til tær sosialu relatiónirnar at mann kann fáa eitt tilknýti mann fær ein kendskap mann fær ein ein dagligt ag um mann fær nakrar vinir og og annað so tað er hevur ómetaliga nógv at siga ati at mann klárar at lofta teimum útlendingum sum búleikast í í føroyum og og fyri brúkt teirra

takk fyri hara formaður ja eg eri samd við spyrjaranum um at tað er neyðugt at hyggi eftir lógini og tillaga lógina um arbeiðsfremjandi tiltøk soleiðis at okur fáa bøtt um umstøðurnar hjá fólki at koma í arbeiði ella út á arbeiðsmarknaðin tað sum er tilflutt og tað er nokk ikki ein so øgiliga øeinføld lógarbroyting og tað skal sjálvandi gerast við varsemi saman við øðrum myndugleikum h og tí er tað eisini nokk so trupult at siga akkurát sum nær ið mann kann vera klárur við tað men hetta er absolutt eitt mál sum fer at verða sett á skrá ø og tað er nakað sum okur mugu raðfesta at fólk eru uttan fyri arbeiðsmarknaðin longri tíð en ein neyðugt tað kann eisini fáa nógv størri avleiðingar fyri tey enn tað at tú broytir lógina tað kann gottvera tað kemur at kosta eitt sindur men hitt kemur heils kut at kosta meir visti mann einki ger tí ist tú ikki blívur integreraður øh og tað er bæði í mun til persónligu vælferðina hjá viðkomandi men sjálvandi eisini fer í samfelagið alt almannaverki hevur víst á hendan trupulleikan og tey hava eisini víst á at tey í ávísum førum hava roynt at brúka akkurát sum eitt slag av praktikk ella virknisvenjing har onkur hevur prøvað at koma út í smáum men tey hava ikki heimild til at veita teimum eina viðbodd fyri tað og tað fáa hini og tað er heldur ikki í ordan at mann ikki hevur akkurát sum somu rættar støð so her eru okkurt hyggi eftir ø og so varð annikuolsen eisini inni á hesiniher við útbúgving hjá útlendingum og tað er so málsøkið hjá djónan nols joensen og eg hopi a eisiniat han hyggur eftir tí tí tað eru dømir um at fólk ikki fáa brúksína útbúgving og tað skal sjálvandi ígjøgnum eitt annað system har mann fær tær akrediteraðar so tað má mann sjálvandi gera men men hetta her at halda fast í tað at mann hevur eina uppgávu í samfelagnum og fyri tey allarflestu hevur tað øgiliga stóran týdning eisini at mann følir tað at mann er til nyttu ella mann hevur nakað at fara upp til og mann hevur eitt innihald í gerandisdegnum tað e var tað sum ger at mann eisini tað er hvørtfall partur av tí at mann fær eitt gott lív so so tá ið mann velur at fólk sum at koma til føroyar so má mann eisini hava opið fyri at mann hevur tær
somu møguleikan sum onnur takk fyri so fær spyrjarin orðið aftur annikuolsen ger so væl
takk fyri ja tað snýr seg nevliga um tað góða lívið og kanningar vísa eisini tað at bara tað tú hevur verið burtur frá arbeiðsmarknaðinum í seks mánaðir so fær tað stórar persónligar avleiðingar mann gerst mótfallin mann fær sálarligar avbjóðingar og sovíðari og longu við níggjum mánaðum blívur tað sera trupult so tað snýr seg um át loftið sum menningjunum sum onkursvegna detta niðr ímillum og tað hava okur skyldu til tá okur allíkavæl taka ímóti útlendingum og tað skulu okur sjálvandi framhaldandi gera so eiga okur eisini at hjálpa teimum so gott sum okur kunna sum samfelag og tað sum serliga er átrokandi kanska beint nú tað er tey flóttafólkini sum koma frá ukraini minnist meg rætt so haldi at tey eru umleið hundrað ogogogtjúgu í tali í løtuni og okur vita ikki hvussu nógv koma afturat og har hevur eisini útlendingastovan víst á at tað er ein avbjóðing at mann ikki kann fáa avprøvað teirra førleikar og kanska fáa teimum eitt arbeiðiígjøgnum eina virkisvenjing soleiðis at mann kann síggja hvat eta fyri førleikar tey hava so hetta er eisini ein ein avbjóðing sum sum útlendingastovan sum varar av hesum fólk sum hava víst á og eg vóni eisini at atráðini kunna samstarva og finna eina loysn á hesum málinum tí eg eri greið yvir at tað er sjálvandi komplekst tá ið hetta økið ikki er á føroyskum hondum men so leingi at okur hava hesi menniskjuni í okkara samfelag so eiga okur eisini at taka okkum av teimum bæði væl og virðiliga og tryggja teimum tær somu skipanirnar sum sum okur sjálv
teg hava takk fyri ja so er tað landsstýrskvinnans fær orðið aftur siri sten bergger so væl
takk fyri hara formaður ja eg eri púra samd við anniku olsen um mann hevur nokk ikki verið varhug við at at tað vórðu manglar í lógini tí at sum sagt óru varar støðan øðrvísi tá ið lógin bleiv gjørd og okur eisini komin í eina heilt nýggja støðu við tað at tað eisini komuð flóttafólk til føroyar so so samfelagið er eisini broytt og sjálvandi snýr tað seg um ati gera alt sum mann kann fyri at fólk hava eitt gott lív og eg kenni ikki nakað til at mann kann fáa gott lívi a verða settir uttanfyri tað haldi eg ein og hvør kann kann relatera til og eisini hett her við at vera burtur av arbeiðsmarknaðinum tai vita og hvør gott at tað í øllum førum førur til trupulleikar báði við tað a mann kanska missir førleikar mann missa mót og annað lívsmót sum kanska kann vera tað truplasta so hetta er slettkik nøkur nevn støða okur hava eisini fingið eina kunning um tað at ttað er tað er ikki víst seg at vera so lætt sum mann roknaði við fyrr enn nøkur av teimum sum eru flutt til føroyar at koma í arbeiðið og tí hevur almannaverkið eisini víst á at tey faktisk hava eisini havt tørv á at fáa meira starvsfólkaorku til akkurát tað málið og eisini tl altso til tulkar og annað so so so her eru nøkur ting sum sum røra seg og tíbetur er tað lagt upp fyri tí í tí fíggjarlógini sum okur fara at viðgera í morgin so at erher man hvussus as mnn kan iga begyntur at fyrireika seg til at at her verðar ein størri upp
nah takk fyri ja takk so er hasin spurningurin svaraður tann næsti spurningurin er eisini til sirustenberg og hann er viðvíkjandi tallæruog samskiftisdeplio tí joanes joensen sum er spyrjari ger so væl jhanes joensen
her formaður hetta er ein munn í fyrrformi til sigur stenberg landsliðskvinnu í almanum um mentamálum og tað er um talulæru og samskiftisdepil spurningurin hevur soleiðis hvussu gongur við málinum um at skipa ein samskiftisdepil nummar tvey eru ætlanir at seta talulærari í starv innan almenna geiran og í viðmerkingarnevna at í fleiri ár hevur orðaskiftið verið um hvussu vit best kunnu hjálpa teimum sum hava trupult við at samskifta vegna millum annað sjúku sein heilagsskadd er ein bólkur sum hevur sera stóran tørv á einum betri tilboði talulærari eru tøkir men viljin til at seta hesar í starv og at skipa teirra starv hevur verið lítil fleiri útbúnir talulærarar eru og tørvurin er væl lýstur frá fleiri pørtum eisini hevur verið tosað um at skipa ein samskiftisdepil kortini hevur eingin ítøkilig ætlan verið frammi enn fyri at fáa gongd á hesi mál og fyri at fáa innlit í ætlanirnar hjá landsstýriskvinnuni og landsstýrinum innan hetta hennan hetta øki verður hesin spurningurin settur

takk fyri harra formaður og takk fyri ein góðan og sera viðkomandi og eisini neyðugan spurning tí her er faktisk nógv sum liggur á láni tá ið tað kemur til hetta her økið øh samskifti tað er grundarlagið fyri at kunna liva og virka í samfelagnum á junu føti við øll onnur tað haldi okur øll eru samd um og tí hava okur eisini sett í samgonguskjalið tá stendur beinleiðis at fólk sum hava skerdar skiftisførleikar skulu hava tilboð um hjálp sum mokkan sia her er politiskur vilju til at gera nakað men mann veit ordiliga ikki ikki ordilig enn hvussu tað skal gerast í løtuni er ta tríggir geirar sum veita taluvenjing og tað eru almannaverkið sum hjálpa teimum sum hava avbjóðingar í at koma í arbeiði og at klára seg aftur í gerandisdegnum og so homa sjúkuhúsverki sum hjálpa teimum sum eru innlíkt og so er tað sernavn sum hevur eina uppgávu í mun til børnini og so vil eg siga ov dóð allíkavæl tí tað øgiliga ójavnt tí at tað finnast eisini fólk sum hava brúk fyri taluvenjing sum slett ikki fáa nakra tilboð ø so tað eru fleiri bólkar sum ikki fáa nøktandi venjing og her eru stórur tørvur og tað eisini stórur tørvur á skipa hettahar øki betur og ta hevur verið arbeitt við tí fyrr og eg ætli mær at taka tað arbeiðið upp aftur og tað eru eitt sindur ymiskar meiningar á akkurát hvussu mann skal skipa tað og tí er tað neyðugt at fáa lýst tað betri soleis at mann fer nakað sum er samanhangandi og eina loysn sum kann fevna um fleiri málbólkar sjálv haldi eg hta her hugskotið við einum samskiftistepli er gott eg veit ikki akkurát hvussu tað skal síggja út men okur hava hvussu verið úti á sjóndeplinum fyrr og hugt hvussu tey hava gjørt og tað haldi eg hvussur er ein øgiliga góð fyrimynd men nú skal mann sjálvandi viðgera hetta her saman við teimum pørtum sum hava brúk fyri hesi tænastuni tí at tey sita inni við einari vitan sum okur sjálvandi ikki kunnu hava almannaverkið kann í dag keypa og keypir eisini í dag tænasti frá privatum veitarum og tað er eitt ávíst ein ávíst tænasta til fólk sum eru í dag tilhaldi og sum fáa endurvenjing men tað er ikki tað iki ikki í mun til tann tørv sum er og uttan iva hevði tað sjálvandi verið gott at havt talulærara í starvi sum partur av mankan siga av veðlíkahaldsvenjingini til dømis hevði hevði tað í hvørfall verið ein loysn og eg veit at almannaverkið verið ynskt at fáa taluvenjing inn sum ein part av viðlíkahalds
renjingini eg skal tað koma aftur seinni takk fyri eg lakso tí jonus joensen sum fær orðið at tyrkir so væl
takk fyri harra formaður tað sum tað sum eg havi hugsað um um hetta málið her tað er hetta verður tikið upp fleiri ferð eg havi tosað við av verandi sjúklingarfeløg og tosað við fólk sum hava avbjóðingar við samskifti og tey siga tað sama at tað har veri nógv tosað men einki verðu handlað og tað er oftani tað at tað sum hendir tað er at einki hendir eg kundi hugsað mær at landstýriskvinnan bara fór inn og tosaði við feløginum til dømis felagið fyri seinhaildaskatt og tosa við teg hvat er avbjóðingin og hvat kann mann gera her om nú og í mínari verð so er tað upplagt at mann setir fleiri talarar starv staðin fyri at keypa kompitansina aðrastaðni frá ella og og visti ein trupulleiki at at skipa arbeiðið men so má man kunna gera tað tá ið man hevur sett í starv fólkostarv og skipa virksemið heldur enn einki at gera tí tað sum hevur verðið gjørt seinastuni tað er lítið og einki vil eg siga tí tørvurin er er ovurstórur og sum sirurstenberk eisini var inni á so er tað sum eitur samskifti grundleggjandi fyri at hava eitt nøkulunda dygdargott lív og tað er eitt grundarlag undir á øllum hvussu er sosialum lívi og visti tú ikki hevur skførleikan og ikki kann samskifta og læra tað jamen so fer alt sosiala lívið hjá tær í vaski og tá er líkamikið um tú klárar at renna hundrað kilometrar tí tað sum eitur at samskifta er grundleggjandi fyri at kunna hava eitt lív sum er nøkurunda dygdargott so eg vil mæla landsstýriskvinnuni fyrst og fremst at fara inn og tosa við sjúklingafeløgini tosa tí eg veit at tørvurin er stórur og seta á talarastarv har eru fleiri klárir at taka við føroyingar sum eru komnir niðri frá búgvin fólk og set tey í starv og raðfest tað og so fáa vit eisini hjálpt teimum sum treingja mest á hesum økjinum

takk fyri harra formaður ja eg eri samd við spyrjaranum hetta er eitt øki sum eg veit ikki altso øll tey árini g hava verið her hevur mann tosað nógv um tað og tað er hevur ikki verið enn ein ordiliga einfuld loysn hvat mann ger men øll vita at tørvurin er har og eitt sum mann eisini kann síggja tað er tað at lógirnar sum eri tær eru heldur ikki nøktandi tí til dømis vist tú tekur almannalóggávuna sum eg varji av so manglar at ein heimild til at veita akksum generella taluvenjing tí at har er tað beinleiðis knýtt at ymiskum diagnosum og eftir á at at aldri altso almannalóggávan sigur at tú skalt veita endurvenjing til tey sum eru í millum átjan til sjeyogtrýss og hvat so visti tú eru hálvfjerðs og færa eina heila blíðing hvør skalt so taka tað so tað eru fleiri sovornir ting sum mann eisini noyðist at hugsa um og tað stendur eisini í lógini at hon er rætta til tey sum skulu út aftur á arbeiðsmarknaðin og tað eru eisini nógv fólk sum kanska fáa eina heila bløðing ella hvat tað skal vera so sum ikki nevendavís skulu út eftrá arbeiðsmarkaðimen tey sum statsvek hava eitt gott lív so eg haldi eg tað er verð ein óskikkur tey síðstu árini mann hevur hevur lóggivið eftir aldri og eift diagnosum og øðrum og taðhaldi okur eiga at rudda upp í so tað vilji eg hvørfall gera og eg eri o so sjálvandi altíð til taks at tosa við sjúklingarfeløg g áhugafeløg og tann tann ferðin er byrjað so at hetta málið má blíva fylt upp eisini saman við bæði sjúkrhusverki og búgvingarverki og øðrum tað snýr seg um øiliga stóran bólkafólki hta eru fólk sum eru deyv tay kunnu hava niðursetta horvn ta kunna fólk sumha havt heila bløðing ella blóðkropp tað kundnu vera ymiskar sjúkur tað kann vera brek tað kan era fylgjur aftan á krabpamain ella skurðviðgerðir ella hvat tað skal vera og so er tkan man siga heilt nýggir møguleikar komnir sum okur slett ikki bjóða fólki nóg stóran mun tað er alt tað nýggja tøkniliga sum er komin fram tann mátan tú kanst samskifta upp á og tað er sovorðnur ting sum kundu verið savnað í einum depli heldur en at almannaverki ger okkurt sjúkrusverkier okkurt sernavn ger okkurt át mann kanska legði tað í eitt annað eg v ikki man kann siga
so alt bleiv gjørt ordiligt takk fyri jatakk so fær spyrjarin orðið aftur johannes joensen ger suvæ
takk fyrihara formaður ja eg eri samd við landsrskvinna í at tað kundi verið ein depil sum var tað skilabesta men vandi við tí er sjálvandi tað at einki hendir mis ið mann bíðar eftir at fáa eina heildarloysn ta e ofta ei halda heildarloysn taka tíð eg kundi hugsað mær at mann meira fór ítøkiliga til verka og segði fínt við seta nøkur fólk í starv undir eitt fyrst og so eitt toymi ella hvat tað skal vera og so samskipar mann arbeiðið gjøgnum geirarnar tí geirarnir eru á óansa líkamikið um mann einki ger ella um mann ger nakað so visti mann ikki fer í gongd jami so fær mann einki úrslit hatta er oftan tað vit gera skeivt haldi eg at viti vit hugsaðu í heildarloysnum og heildarloysnirnar blíva ongantíð til nakað tí tað er altíð okkurt kemur á vegin og ofta kosta tær so mikið nógv at mann skal bíða og biðjaum játtanir til at eg haldi at landsskvinnin skal fara í gongd beinanvegin saman við bólkunum sum hava størst tørv og so samskipar mann arbeiði tað kann got ferá ráðini kunnu samskipa tað eisini hvussu tey brúka fólkina eg veit tá ið man er á sjúkrahúsinum so fær mann holla venjing hog so oftan era tað at tá mann fer út úr sjúkrahúsinum so so so steðga tað ella so verðu tað niðurtrappað men eg haldi tað at mann má taka hesi fólkini í álvara tí tað er ein katastrofa at fólk ikki sleppa at samskifta og missa førleikan til samskifti tí at vit ikki hava førleikan tøka vit hava pengar á fíggjarlógini til at gera tað hundrað prosent vit gera ein
eg minni takk fyri har líkar so fyrilagsøkuna hóast tú orðið ger so væl
takk fyri tær formaður ja nú hava okur fagra viðgerðar á fíggjarlóginum í morgin so kanska onkur hyggur við vælvild eftir líkaansvenjingin tað er so tað men eg veit ikki ordiliga um problemið er tað at mann hugsar í heildarloysnum eg haldi problemið er tað at mann ikki hevur gjørt tað eitt sindur at mann arbeiðir øgiliga at fragmentera onkur skal arbeiða í hasum alpsbólkinum onkur ger við hasum onkur ger við hasum og faktisku detta fólkini ímillum allastaðni tað er ikki tað tey sum arbeiða einaferð tað er økið tey gera eitt sera gott arbeiði men her er her eisini forlítið sett av og tað at hugsa at tá ið mann ellers fer undir eina stóra endurvenjing við stór halta ella annað ein heila skela hvat tað skal vera tá má heildartilboðið eisini innihalda taluvenjing tað er simplin grundleggjandi tað er tað ikki í dag tað er mest at mobilisera og koma upp aftur at ganga og tað stóru tingini við fysioterapi og argsoterapi og øðrum har hesum parturin hevur ligið eftir so tað er jóða gott við seg vissu fólk eru samd um tað at mann skal fara at hyggja eftir tí
bíva við so eri væl vild takk fyrija takk so er hasin spurningurin eisini svaraður sum fær verur víðari til spurning nummar sjeyogtjúgu sum er til sirurstenberg landsstýrisinni í almanna og mentamálum viðvíkjandi mentanarhúsið í klaksvík ogtað er elsbet mersetis gunlegsdettir sum hevur spurningin ger so væl pettskundnles taftur
ja takk fyri harra formaður ja hesin spurningurin er til landsstýriskvinna siri stenberg og hann er um menttanarhúsið í klaksvík sum kanska tey flestu vita eitur varpið tann fyrsti spurningurin er hevur landsstýrismaðurin sett pening av til løvuðsstuðul til mentanarhúsið í klaksvík hevur landsstýrismaðurin sett pening av til rakstrarstuðul til mentanarhúsið í klaksvík um ikki fer landsstýrismaurin at skipa so fyri at peningur er settur av til mentanarhúsið í klaksvík o eg skal líka bara skunda mær at siga at tað er spurningur bleivn settur áðrenn fíggjarlógina varð løgt fram viðmerkingar í umtali í miðlunum hevur byggingina stasliga mentanarhúsinum í klaksvík erður umrødd spyrjarin spyrjarin er vitandi um at grunnurin mentanarhús í klaksvík sjeyogtjúgunda mai tvey túsund og einogtjúgu sendi táverandi landsstýrismanni umbøn um løgustuðul seytjan milliónir krónur úg rakstrarstuðul ein komma fimm milliónir krónur per ár eg kann kanska viðmerkja her at salt fær tvær komma fimm milliónir per ar sagt vearð umsókni at íløgusstuðulin kundi verað játtaður í einum tveimum ella entá trimum stigum løgtingið játtaði í tjúgu tveyogtjúgu eftir tilmæli frá fíggjarnevndini fimm milliónir krónur sum løvusstuðul tá ið fyrrverandi formaður í fíggjarnevndini sjeynda novembur tjúgu tveyogtjúgu fekk ein fyrispurning frá kringvarpinum um hann hevði í hyggi at játta fimm komma sjey ella kanska tólv milliónir stuðul til mentanarhúsið á komandi fíggjarlóg tjúgu trýogtjúgu svaraði hann at tala eitt ávíst signalvirði í at tað longu eru játtaðar fimm milliónir krónur tí vildi loyva mær at meta tað sum eina sjálvfylgju at tær íreistan tólv milliónir krónurnar verða játtaðar mentanarhúsið er mett til at kosta tveyogtrýss milliónir krónur salt sum kostaði trýss milliónir at byggja fekk í síni tíð tjúgu milliónir í íløgusstuðul frá landinum til bygging føroya á rena fær løvuðstuðul til sína bygging
tí er talið viðhaldsfyri tú fær møguleikan fyri spyrjan fær møguleikan fyri at spyrja ella útdýpa svarið ella spurningin seinni so er tað siga í steinberg
ger so væl takk fyri harra formaður eg svari spurningunum eitt sindur í einum øh fyrst vil eg siga eg haldi at tað er gleðiligt at fylgja við nú mentanarhúsið verið bygt og tað hevur stóran týdning fyri lokal samfelagið og sjálvandi fyri allar føroyar nú er altso nevnt at koyra og tað er púra rætt at tað fyrr hava verið játtaðar fimm milliónir sum sum løvuðsstuðul til mentanarhúsið í klaksvík í tveyogtjúguog tað sum so er hent nú tað er tað at okur hava tikið ta fíggjarlógina sum varð og faktisk arbeitt út frá henni og tað varð ikki avsett nakað í fíggjarlógini sum fyrrverandi samgonga kom við til mentanarhúsið í klaksvík hvørki í mun til løgur i heldur í mun til rakstur men málið er so altaltso fíggjarlógin liggur so í tinginum so má mann síggja hvat hendir har so vítt sum eg minnist so eru tær fimm milliónirnar sum komu upp á seinast komið uppá í fíggjarnevndini ikki minnist tað rætt tað kanska onkur veit her inni ø tað er faktisk eitt sindur ójavnt hvussu játtaninar til hesi ymisku mentanarhúsini verða játtaði onkuntíð hava formennir gjørt avtalur og onkuntíð er tað ella øgiliga ofta hev tað verið í fíggjarnevndin og ofta er tað eisini nakað sum hevur verið komið uttanífrá enn haldi eg ter eitt sindur for tíðliga at siga nakað um rakstur ti núma umn t síggja fyrst hvussu tað verður nær húsið verður verður ferdigt men eg haldi faktiskt at okur hava brúk fyri at hava ein meira fastan leist til hvussu mannhandfer hesi her ymisku húsini sum koma tí at salt er inni efter púra rætt og mentanahúsið og fuglafjørði koma koma eisini inn í haldið eisini tað koma inn í ígjarnevndina eg ikki minnist rætt so her er eitt sindur tað e eit sindur ymiskt og og tay gera eisini nakað við at taey ymisku støðini kanska ikki føla tað tey fáa altso tað er líka forloginu vissu mann kann siga tað so men men tað stutta langa t e tað at tað er ikki avsett nakað nú í ár og tað varta heldur ikki
hjá samgonguusæl frammanundan takk fyri ja takk fyri so er tað ein viðmerk ella eitt kristiannavinter poulsen
hevur orðið ger so væl takk fyri ja mentanarhús tað tey hava ómetaliga stóran týdning fyri tað umhvørvið har tey har tey eru vit vita hvussu norðurlandahúsið her í havn til dømisi fullkomiliga broytti møguleikarnar fyri at skipa fyri tiltøkum sum vóru til til gagns fyri fyri tey allarflestu fólkini her bæði her í høvuðsstaðnum og eisini kring landið øh so tað vil eg vóna at at mentanarhúsið í klaksvík eisini fær ein ein stuðul sum geri ger tað gjørligt hjá teimum ati røkja sítt teirra virksemi eg havi hug at undrast á hvussu tað ber til at einki var sett á fíggjarlógini undir seinast samgongu tað kundi hugsað mær at fingið svarupí tí tað tað undrar meg stórliga

jørgyharra formaður hetta her er fíggjarlógin sum landstýrið hevu lagt fram reyðasta fíggjarlóg sum er har vit hava størsta útreiðsluvøkstur nakrantíð eg fari at spyrja um hetta landsstýrið hevur nakað við hesær fíggjarlógina at gera altso tað ljóðar á sirur stenberg sum sum hetta ladsýrið aðr einki hísafíggjarlógin tað er øll hini nei soleiðis fungerar politikkur ikki hendan reyða fíggjarlógin verður viðgjørd í morgin tá ið sbt mersetes setir ein simplan spurning ynskir landssýriskvinnan fer hon at játta pengar til til mentanarúsigur klaksvík jamist soer tað svara e ella nei altso so kann man ikki siga tað at hon læthar um fíggjarlógin fram á mentanarøkjinum er null krónur altso siri stenberg vil ikki hjátta tað tað má man vara gangið út frá ella eigur landssýrið eininu
pisafíggjarlignm takk fyri so er tað elsbett mersetis gunlegsdóttur sum fer orðið
ja takk fyri g havi tveir minuttir skal skunda meg lesa víðari samgongan hevur niðurfelt í samgonguskjali a játtaninar til mentan og list skulu økjast økjast munandi tí er umráðandi eisini at stuðla mentanarhúsinum klaksvík klaksvíkar býráð hevur játtað sjeyogtjúgu milliónir til verkætlanina fólkatingið hevur játtað níggju komma fimm og logað effrá lokalu og andleksfondi níggju milliónir salt fær árliga tvær komma fimm milliónir frá landinum í rakstrarstuðli mentanarhúsið í fuglafirði fær árliga trý hundrað túsund rakstrarstuðlu og mentanarhúsið skal taka tólv milliónir í láni tyngist tað munandi um raksturin og landtreytirnar eru rættiliga tyngjandi fyri grunnin uttan at skula samanbera tí talan eru hvør sítt mál so skal landið eftir ætlan bera umleið trý hundrað milliónir krónur til komandi tjóðpall helst meir meti onkur í mun til slíka upphædd er tær umtala umtalaðu eytjan milliónirnar væl farnar til eitt avbera gott endamál í klaksvík norðroyggjum og grannaøkinum umframt nevndi rakstrarstuðulso so bleiv eg liðug við fyrispurningin at spyrja men nú verður tað skotið øgiliga nógv eftir fyrrverandi samgongu har sum eg sjálv var ein partur av men eg skal skunda mær at siga at tá bleiv fimm milliónir settar av fimm milliónar eru so settar av til mentanarhúsið varpið og eg vildi virkuliga ynskt at landsstýriskvinnan kundi fortalt fyri føroya fólki at hon hevur hendsing til at ella hevur ætlanir um at stuðla mentanarhúsið varpið í klaksvík eg dugi ikki síggja hví mann skal gera so stóran mismun altso tað ber ikki til at at mann skal játta her í havn mann skal hjálpa í suðuroynni og aðrastaðni við og tá ið tað kemur til norðoyggjar so sigur mann bara mamma mamma tað var ikki eg sæð ljósina av at
tað var seinasta samgonguna er altso hendan samgongan setur dagsorðna nú harra formaður so er tað siri stenberg nænststýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi øll vóru glað fyri tær fimm milliónar sum vóru játtaðar og við skiminnisreytt sum var tað einmælt og tað var játtað sum ein stuðul til til íløgur tí tað eru ikki landið sum byggja mentanarhús tað er kommunan sum byggja mentanarhúsið í klaksvík og sjálvandi eigur landsstýri fíggjarovna sum vórðu løgd niðan løgtingið airanna nú eg haldi mentanirhúsið í klaksvík er eitt gott mál og eg fari ikki upp á nakran máta at seta meg ímóti tí men eg má bara konstatera at tað var ikki sett nakað av til í ár og tað er ikki sett nakað av til í ár takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mansetis gunlagsdóttr sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er ikki akkurát tað sum sum eg ynski at vita at staðfesta tað sum stendur í fíggjarlógini tí at eg segði eisini tað at at hesinspurningur bleiv settur áðrenn fíggjarlógin bleiv løgd fram tað sum eg heri øgiliga áhugað í tað er hvat ætlar landsstýriskvinnan ætlar hon at raðfesta eisini mentanarhúsið í klaksvík við at stuðla við einari upphædd deilt kanska í tveimum ella trimum tað er tað sum eg øgiliga væl hevði hugsað mær eisini so føroyingar norðoyingar fáa at vita hvat vil landsstýriskvinnan og eg kann staðfesta tað at meðan samgongan sað tann borgarliga at taðn vóru so fimm milliónir settar av til mentanarhúsið varpið og tað var í fíggjarnevndini og tí vóni eg og eg vil heita hesa samgonguna um at mann hevur willjan hevur tú willjan so nær tú langt tú nær virkuliga langt vist tú hevur í villi han at raðfesta mentanarhúsið vaspið í klaksvík og tí tí tí seti eg hendan her spurningin tí eg haldi ikki at tað er meira rímiligt havandi hug at at mann er ikki blindur fyri at stuðla hvørt tá ið tað kemur til til mentan í miðstaðarøkinum ella suðurøkinum ella aðrastaðni so eg haldi at mannskal ansa sær efsindur eftir við ikki at gera mismunn tí at vit eru sett til at ja vit eru politikari fyri alt landiði
bara um partaland takk fyri takk fyri so er tað siri stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg skilji gott spurning frá elsbet mersetis gunlesdóttir og havi stóra virðing fyri at mann roynir at arbeiða fyrisk málinum eg haldi heta e eitt gott mál tað er tað er faktisk eingin stór íløgu játtan á mentanarøkinum í ár uttan stórrullin sum formennirnar hava bundin seg til at seta fimm milliónir av sum allir politiski formeninar hava bundið iskeg til at gjørt eina avtalu um tað er tann játtanin sum sum kann mann siga tann stóra íløgujáttanin á mentanarøkinum so eg hevði fegin viljað havt at mann eisini hevði ráð til og hevði pengar til hetta økið og okur hava eisini sett nógv ting í samgonguskjalið um at stuðla mentanarøkinum so nú mugukur fara at síggja okur eru akkurát begynt okur ætla okkum at sita í í nøkur ár so okur fóra at síggja hvussu hvussu leikur fer eg haldi hvørfall at tað eitt positivt átak í mentanarhúsinum men men men tað er tað er sum sagt eisini kommunan sum byggja útag so man man skal akkurtsum finna leislina hvussu mann ger ta landið kanhelikk fa in at síggja tað heilt
amann stuðlar tað haldi eg fínt ja takk fyri so er hetta málið lesin spurningur svaraður og vit fara víðari í skránni og tað er ein spurningur spurningur nummar áttaogtjúgu og hann er til landsstýriskvinna ið umhvørvis og ja tað var her landsgrann eg umhvørvi umhvørvismálum ítjandi fiskavirki í skipanum hjá als og tað er jørgen niclasen sum spyr og hann fær orðið ger so væl sum hann teknandi fyrst til trýstarið yvir
ger sovælharra formaður øh ja tá i eg skrivaði spurningin áðrenn hnn fór hina á løgtingsskrivstova tó hevði eg skrivað ingide didrecsen strøm landsstýriskvinnuna men tað er nú broytt til mann eg veit ikki um ja gott man kundi brúkt kvinna men líkamikið kanska formansskapurin tekkum upp geði ta tú skal blíva til man soleiðis men útlendingar eru ikki fevndir av vanligum arbeiðsloysskipanini uppá fyrispurningar fingið upployst at upplýst at treytin fyri at fáa alsútgjald vegna arbeiðsloysi er at viðkomandi í tøkuraarbeiðsmarknaðinum ein útlendingur hevur jú bert arbeiðsloyvi frá einum arbeiðsgevara og er tí í arbeiðsloysi ikki tøkur á arbeiðsmarknaðinum til læðra útlendingurin kann tí søkja um at sleppa undan at rinda inntilskipanina og upplýst havi eg fingið at tað altíð verður eftirlíka at tey sleppa undan at gjalda inn øðrvísi er tó í fiskavirðskipanini hóast arbeiðsgevari hevur bundið seg til at rinda útlendsgi útlendingi í hesar her fasttraktskipanini fjøruti tímar um vikuna so kann viðkomandi eisini fáa sskipann hetta tí at fjøruti tímar um vikuna verða roknað í miðal er so onkur vika við færri tímum jamen so kann útlendingurin fáa úr fiskaviskiskipanini ta vikuna als er sostatt eisini við til at lætta um hjá arbeiðsgevaranum tí útgjaldið frá als telervið í kravi um hesar her fjøruti tímarnar fiskavirkiskipanin er til fyri at tryggja føroyingum í minsta lagi tveyogtretivu tímar um vikuna men nú verða útlendingar sum frammanundan eru tryggjaðir fjøruti tímar um vikuna eisini fevndir av skipanini til útgjaldi hetta tykist løgið og tí verður spurt um landsstýrismaðurin kvinnan ætlar at broyta fiskaviðskipanina so fólk sum frammanundan eru tryggja fjøruti tímar um viku í fastra skipanini ikki eisini fáa
fiskaíkirkjuipan ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan ingilíndi strøm í
umhvørismálum gjørt svar takk fyri frú forkvinna ja og takk fyri fyrispurningin tað hevur verið nógv nógv sagt um hesa fiskavirksskipanina nú í seinastu nógv kanska eisini av góðum grundum sjálvt um arbeiðsloysi tað er ótrúliga lágt í føroyum so er útgjaldið úr fiskavirksskipanini enn støðugt og í nøkrum tíðarbilum so er tað faktiskt meira sum kemur úr fiskavirðskipanini enn tí vanligu arbeiðsloysskipanini og tað er so sum vit eisini hava hoyrt tí seinastu tíðina at ein stórur partur av teimum sum fáa at tað útgjaldið úr fiskavirðskipanini tað eru útlendingar og í stuttum so kann mann siga tað at tað hevur ongantíð verið gjørdur munur á útlendingum og føroyingum í fiskavirksskipanini hjá als teir útlendingarnir sum hava eitt fyribils arbeiðs og upphælsloyvi í føroyum tey kunnu søkja um hatta undantakiin fyri at rinda alsgjaldið men teir útlendingarnir sum eru í fiskavirksskipanini teir rinda eitt alsgjald tá ið mann ger broytingar í alslógini og eisini í teimum kunngerðunum sum hoyra til lógina so er so er siðvenjan tann at politiskaskipanin fylgir sum oftast tilmælunum um broytingar sum eitt samt altstýri mælir til og um mær kunnugt so er stýrið fyri als eg fer við at endurskoða fiskavirksskipanina og í tí sambandinum so havi eg eisini heittast stýrið um at viðgera nemliga hendan spurningin um útlendingar sum hava fyribils arbeiðsupphælsloyvi framhaldandi eisini skulu fáa hetta útgjaldið úr fiskavirksskipanini so tað er tað er ein spurningur sum eg havi heitt á so eri eg als at at taka upp og eg vænti eisini fyrsta dagin at fáa nøkur tilmælur um hvørjar broytingar mann skal gera í fiskavirksskipanini

frú forkvinna viteg takki landssýriskvinnuni fyri svari vit hava havt siðvenju at at løgtingið ikki broytir aldslógina uttan so tað kemur sum tilmæli frá als menn tá kann mann neftupp gera tað sum ingilin strøm nevndi her at landsstýrið setir seg í samband við altso at hyggja eftir hesum her eg seti fyrispurningin tí aldsstýrið yvir ikki meld út um tey ynskja at gera nakrar broytingar her men tað haldi eg eg kulu tí hetta tykist ikki rímiligt tá ið mann er tryggjaður fjøruti tímar um vikuna um so er mann tryggjaður so er ikki neyðugt at hava eina arbeiðsloysi trygging at tryggja víðari tað gevur kj orllja meining og tann fiskavirðisskipanin sum er hon í veruleikanum tryggjar hon eisini arbeiðsgevaran tí nú kann hann lata tey arbeiða færri tímar enn e sæ fjøruti sum hann bundi seg til so her haldi eg absolutt at at landsstýrið eigur at seta seg í samband við laldsstýrið um at hyggja eftir hesum her og vónandi tilmæla eina broyting eitt annað sum er sum eg ikki havi í spurninginum kanska landstýriskvinnan kundi tikið tað við tað er hetta ein sum arbeiðir í undir fiskavirkskipanini so er tað jú sesong hvar tað er nógv arbeiði og er tað so onkrar vikur har einki er at gera á tí fiskavirkinum so er tað ikki soleiðis at mann kann bara tfara til ein annan arbeiðsgevara eitt annað virki ella kanska inn í røkt har sum mann eisini manglar fólk altso tað manglari ú arbeiðsmegi allastaðni men skipanin er so stirvin at eg haldi tað er tíggju tímar visti mann arbeiðir meir enn tíggju tímar hjá øðrum arbeiðsgevaru so detta upp á nút og skipan at fingið tað smidliga gjørt soleiðisnar at ta einki er á virkinum at so fólk at tað veruliga loysir hjá teimum at fara til annan arbeiðsgevara í meðan eg vóni at hasin spurningurin kann takast við tí atta er í veruleikanum ein forðing í dag og tað er at tá einki arbeiði er jamen fær mann so til n annan arbeiðsgevara eina løtu at so ríkur mann út so
eg vóni at hatta kann takast við eisini ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri tað er so íslurnar at nú haldi eg at vit hava øll hoyrt í miðlunum tá ið snarast tína at her eru nøkur tilmælir á veg frá altstýrinum eg haldi eisini at eg havi hoyrt jørgen niclasen vilja ynskt tað til tí fast við hetta við at at mann at mann fylgir teimum tilmælunum sum eitt samt altstýri kemur við tá ið mann ger tá mann broytir lóggávu og kunngerðir á eisini økinum men mann kann sjálvandi heita á tað havi eg so gjørt sum eg havi skilt tað so er tað eisini tá tá mann er í fiskavirksskipanini so er mann stendur mann eisini til at vera tøkur til til arbeiðið og eg kenni ikki akkurát til hvat orsøkirnar eru til at mann hevur hesar her ásetingarnar um tíma tal inni hjá øðrum arbeiðsgevarum men tað er so eisini nakað sum kundi verið áhugavert annars so haldi eg at at at tá ið hesi her tilmælini frá altstýrinum koma um fiskavirksskipanina so hevði tað verið verið fínt at ja at vit aftur taka hetta upp og orða tað og vita um vit ikki eisini kunnu fáa eina breiða politiska semju um tey tingini og tær broytingarnar sum koma í fiskavirksskipanina tá
ja takk fyri vit fara til tann næsta spurningin og hann er eisini til landsstýriskvinnuna yngilínstreym í umhvørvismálum og tað er viðvíkjandi nei og tað er i bíða nú viðvíkjandi arbeiðs og brunaeftirlitinum og tað er jako vestergaard sum spyr ger so væl

takk fyri frú forkvina spurningarnir til yngilin strømmur hesir kann her stendur landsstýrismaðurin upplýsa hvør orsøkin er til at arbeiðsupprunaeftirlitið ikki svara einstøklingum myndugleikum sum venda sær til stovnin og um hetta er ein afturvendandi trupulleiki tvey metir landsstýriskvinnan tað vera rættartrygt at arbeiðsupprunaeftirlitið ikki avgreiðir mál til tíðina kann landsstýriskvinnan upplýsa hvussu nógvar eftirlitsvitjanir kanningararbeiðseftirlitið hevur framt í tjúgu tveyogtjúgu viðmerkingarnar í hesir í síðstu viku almannakunngjørdi løgsins umboðsmaður niðurstøðu í klæðimálið um arbeiðsupprunaeftirlitið har arbeiðsupprunaeftirlitið fekk átalur fyri ikki at hava svarað borgara sum hevði verið fyri arbeiðsvanlukku klæðarin hevði bíðað eftir svari í er um eitt ár og arbeiðsupeftirlitið hevði ikki ónt donum aftur tá hann hevði ikki spurt eftir málinum umboðsmaðurin hevði eisini fyri neyðini at biðja landsstýrismanninin í minnumálinum um at hjálpa sær fyri at fáa svar frá arbeiðs upprunaeftirlitinumtað kann hugsast at hetta ikki er eindømi og svarar stónin ikki fyrispurningurin frá borgarum er myndugleikunum e vandin fyri at fleiri mál liggja avgreidd fyrispurningur verður settur fyri at vita um arbeiðsupprunaeftirlitið virkar sum tað skal og tað er nakar sum tíð upp á tað ikki ger tað og eg kann leggja afturat at tann sami persónurin sum klaðaði hann vend sær aftur til brnaella arbeiðs upbrunaeftirlitið og hann er aftur nú bíðað í tveir mánaðir eftir at fáa svar aftanáat at umboðsmaðurin hevur viðgjørt málið hjá honum sá er nakað sum tíð upp á tað ater
galið takk fyri ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan ingilindi strøm
umhvørvismálum gersovæl takk fyri og takk fyri spurningin øh eg havi ikki varhugan av at tað er ein afturvendandi trupulleiki at arbeiðsupbrunaeftirlitið ikki svarar einstaklingum og myndugleikum sum venda sær til stovnin fyri at svara tí fyrsta spurningunum og í einstøkum førum tá borgarar hava vent sær til ráðið tí atarbeiðseftirlitið ikki hevur svarað einum borgara so hevur ráðið beinanvegin heitt á stovnrin um at svara og tað hevur verið eftirlíka beinanveg í tí ítøkiliga málinum sum umboðsmaðurin viðgjørdi so greiddi arbeiðsupprunaeftirlitið frá orsøkunum til ta svarið sum kom so seint til borgara sum eg veit um so plagar arbeiðsupprunaeftirlitið at avgreiða mál til tíðina visti mann hyggur á heimasíðuni hjá løgtingsins umboðsmanni so kann mann síggja at har er eitt annað mál um trúgva málsviðgerartíð hjá arbeiðsupprunaeftirlitinum og tað málið er so frá tvey túsund og átjan øh og mann kann sjálvandi siga at eitt mál er eitt mál for nógv tá ið ein borgari ikki hevur hevur fingið svar men tað er soleisinar at arbeiðs upprunaeftirlitið tey hava umleið tvey túsund mál um árið so tað er tað er fitt av málum h og stovnurin hevur so eisini so vítt í veit sett nýggjar mannagongdur r í verk fyri at tryggja at mann at mann kann fáa øll mál avgreid til tíðina og eisini í tráð við góðan fyrisitingarstig og til tann triðja spurningin um hvussu nógvarltsvitjanir og kanningar stovnurin framdi so eru seks hundrað eftirlitsvitjanir og kanningar framdar í
tjúgu tveyogtjúgu takk fyri ja takk fyri og so fara vit út í salin og tann fyrsti sum fær orðið
tað er jens har hann at gjørt so væleg hara eini eitt høvi til at takka jakob vestsgaard fyri at hann spyr ein sovorðnan spurningeg hevði ein spurning fyrr í dag onkra annara hædd síðani hesini sum vísa eina løgna arogansu ella rættarsaksøksvinsøvndardegur høvdu siga vísa at okur sum er so væl fyri at okur sita er sett í starv á einum almennum stovni at okur hava misskift at okur er sett í starv fyri at tæna fólki og tað er skjótt at gloyma og tað er tað sum hendir í hesum førum tá mann ikki svarar upp á spurningar og okur blívur jú eisini tað at mann fyrst ein gang svara um at mann hevur fingið at mann fingið eitt eina kæru til dømis sum mann fyrst ikki svara upp á tað ella ein fyrispurning við teimum móttikið brævið síðani tað kundi verið gjørt øgiliga einfalt men tað verður ikki gjørt
kentør ja takk fyri og so er tað jacob vestergaard
sum fær orðið ger sovæltakk fyri frú forkvina ingilín strøm hevur fingið ivaleyst at svar frá umsitingini og arbeiðseftirlitinum sum hon sjálvandi tekur góðar varur eg kann upplýsa a jarðbeiði í einum stovni sum er politii har hópa málini seg upp bunkarnir bleiva størri og størri og bíða eftir svari frá arbeiðseftirlitinum um arbeiðsvanlukkur og annað og tey elstu málini sum hann hevur rykt eftir faktiskt áravís tey bleiv blíiva forgomul so tey verða koyrd út sokvurt tí tey er foreldaði tað kann ikki vera meiningin og het ta ikki ein nýggj trupulleiki er hentta ein trupulleiki sum verður nokk leingi og sjálvandi kann ingilín einki gera við tað meni eg helt eftirsum at umboðsmaðurin kom við einum átalu í mun til ein borgara at seta spurningin og eisini varpa ljós á onnur ting tí tað er hundrað prosent av tað er okkurt galið við stovnunin til manglandi arbeiðsorku ella øðrum tí stovnurin svara snúkksagt ikki aftur kan liggja mál um arbeiðs og vanlukkur og annað har stovnurin skal referera hvat er brotið hvat metir mann hetta henda revsingin skal vera má svara ber ki aftur tað er sotíman má svara slettikki aftur og tí skal vera mín áheitan at mann onkursvegna tekur hetta upp soleiðis at hatta ikki framhaldandi verur ein trupulleiki men fær fer rætta tað tí hetta er ikki nakað nýgg nýtt tað hevur verið faktiskt leingi so tað sum landsstýriskonan fortelur í dag tað er ikki tráð við veruleika men ivist ikki í at hon veit ikki betur og hon hevur fingið tað upplýst at stovnurin svarar tað ger bara so tað ger stovnurin ikkitakk fyri
próvfólkurin ja takk fyri og ja so fara vit til tann næsta spurningin sum er nummar tretivu og hann er til ruth vang landsstýrismann í fíggjarmálum viðvíkjandi studningi til elbilar og hann er frá jørgu niclasen ger so væl
frú forkvinna fíggjarligt haldføri fyrst og fremst er av onkrum flokki eitt vørumerki at landið letur munandi studning til elbilar tað ávirkar sjálvandi landskassan munandi talan er um mist skrásetingargjald mist emveg mist veggjald og mist bensin og disilaggjald tí verður spurt hvussu nógv landsstýriskvinnan ætlar at lata í studningi til elbilar í tvey túsund og trýogtjúgu og ikki minst sum hon sjálv plag at siga alt skal fíggjast og hvussu tað so verður fíggjað hetta skrivað áðrenn fíggjarlógar uppskoti varð lagt fram men eg dugi ikki at síggja nakra fígging í fíggjarlógaruppskotinmum men hon kann upplýsa hvussu hon ætlar at fíggja tað og so hava samgongufólk eisini verið úti og sagt at bensin og disilbilar tað skulu bannast í tvey túsund og fimmogtjúgu tað kann sjálvandi illa merkja annað enn at bert elbilar verða tá influttur og tá vil studningurin til elbilar økjast munandi og um hendan ætlan verður veruleiki er spurningurin hvussu nógv studningurin til elbilar fer at kosta landskassanum í tvey túsund og fimmogtjúgu og so haldføri og ikki minst hvussu ætla landsstýriskvinnan at fíggja tann studningin so tað eru spurningarnir hvussu nógvan studning væntar hon at lata elbilin í tvey túsund og trýogtjúgu hvussu ætla hen at fíggja tað og um nú allir bilar í tvey túsund og fimmogtjúgu verða elbilar hvussu nógv er studningurin somaletur til elbilarog
og so verður tað fíggið tað takk fyri so er tað rutt vang landsstýriskvinna sum fær orðið at svara
ger so væl takk fyri ja eg verði noydd til at viðganga at hetta er ein sera viðkomandi spurningur sum jørgen niclasen hevur sett mær tí skrásetingargjøld á akfør og avgjøld á nýtsluna fíggja í dag ein fittan part av fíggjarlógini tað er rætt og spyrjarin spyr um nógv tøl tey eru ikki bara soleiðis til at fáa til vega og spyrjarin kundi í staðin sett mær spurningin sum ein tveyoghálvtrýssi ein grein tveyoghálvtrýssa spurningning men tað broytir ikki ella tað skal ikki fora okkum í at viðgera hendan spurningin meira politiskt um vit ikki hava so øgiliga nógv ítøkilig tøl eg rokni við at fáir elbilar høvdu verið seldir um teir skuldu rinda virðisgjald teir kosta munandi meir í upprunavira enn aðrir bilar tað er givið at tá ið elbilar ikki rinda skrásetingargjald og rinda lægri vegskatt og rinda eingin punktgjøld so kann vænta í í landskassanum og tá ið fleiri og fleiri elbilar koma í staðin fyri bensin og diðslubilar við at nýtslan fer til aðrar vørur og tænastur sum rinda mvg tí eiga vit ikki at hava ov nógv undantøk í mvg-lógini frá tvey túsund og fimmogtjúgu er ætlanin at elbilar byrja at rinda skrásetingargjald mvg-stuðulin minkar eisini elbilar eru dýrari enn bensinbilar men tað er ov tíðliga at siga hvussu øðrvísi inntøkurnar fara at vera tá tað mugu vit síggja til ta tæ tíð hinum kann tað gerast ein avbjóðing at vega upp ímóti punktgeldunum á brennievni gongur tíðin øgiliga skjótt men eg haldi eisini at tað er eitt eini trænti politisk diskussión tí í veruleikanum rinda vit øgiliga nógv sum er fyri at hava bil serliga vit sum enn eru so illavorðin at vit hava bensinbil og faktiskt er tað tað einasta slag av ognarskatti vit hava í føroyum tað er dupultalið rættiliga nógv fyri at eiga ein bil millum annað í vegtjaldi og tað skal ikki vera nøkur loyna at vit í framsókn vilja gjarna at skattabyrann skal lætta fyri fyri fyri privatborgarin nú tíðin kemær fari men eg eg síggi fram til at
takk fyri so er tað onnur tingfólk um onkur hevur hug at fáa orðið
pálsan gert tú væl ja fyri forsíðuna nú hava vit bara í síðsta ár tvey túsund og tjúgu brúktu vit áleið fýrs njónir til at stuðla elbilum og so er tað so talaður lægri uppi á skatt og tala at fáa streym sum er bíligari enn enn annar streymur so her er øgiliga nógvur stuðul inni til til elbilarnir og uppá longri sigd so haldi eg at hetta blívur bara meir og meir skeiklað í mun til í mun til at fíggja okkara viðarkervi og at hava fíggjarligt skil sum hendan samgongan hevur rópt so øgiliga nógv um eg eg ørkiligt frá meira og meir um vit forseta á sama hátt við at stuðla elbilum á henda hátt tað vit eiga at gera nakrar justeringar í tí uppskoti sum sum fer at koma fyri tingin
so er tað elsbett messedis gunlede
avs tað sum fær orðið ger so væl ja takk fyri frú forkvinna eg havi ein øgiliga einkuleinkultan spurning til landsstýriskvinnuna ruttvang og tað er skuldi eg skilja hatta rætt kunnu føroyingar vænta skattalætta frá landsstýris
fræguni takk fyri hvønnini so venda vit
aftur til spyrjarin svarar hann jókur niclasen gjørt so væl frú av forkvinnaði eg haldi ikki eg fekk so ræðuliga nógv burtur úr svarinum altso skilti eg landsstýriskvinnarætta so so helt hon at avgjaldirnar bilar vóru í so høg men hví er hon sum komin við einum uppskoti um at hækka tey so sær tær at teimum plóka inn í bitbilur kanska dyrka við einum hundraðtusskrónum í avgjaldi og hon lagt eina fíggjanlóg fram nú tann sum vit løgdu undan valinum hann hevði ein skattalætta við sær men er nú skattalættin vekk hvar blívur hann av neira eg mínst við hvat ger hon um hon til hvat sigur hon so eg eri ikki vísur í at allir hesum studningurin vit brúka til elbilar í teimum rætti hoyrdu nú at ein elbilur var komin inn á á brennistøðina og teir virka tað til gera viða altso tað eru so ræðuliga nógvir ósvaraðir spurningar og og og eg dugi við høvuðsrokning at rokna at longu í dag lata vit yvir hundrað milliónir krónur í studningi til hesar elbilarnar og tað hevði eg hevði eg kann lítið ætlað hvat tingfólk høvdu hildið væl betur endamál at brúkt pengar til vit vistu at væl tað men men nú eru tað slett ikki fíggjað og mann ætlaði at hesin studningurin skal økjast munandi tey næstu tvey árini og og vit fíggja at orðavita um hvar pengarnir skulu koma frá at ein elbilur sum er munandi tyngri enn ein vanligur bensinbilur og har vit slítu vegirnar meir betalir bara ein brøkpart fyri at brúka vegirnar tað kann ikki vera rímiligt so eg hevði vónað at landsstýriskurin var fyri ikki segði at tað fór mann at broyta beinanvegin sjálvandi skal hann betala til vegirnar úr frá tí sum hann slítur so men vit fara at viðgera elbilar seinni og um hesin spurningur skuldi verið settur sum ein grein tveyoghálvtrýss tað kemur ein lítið sindur annað upp á svar í sum landsstýriskunnan nú fer at koma við tí kanska kanska man verður
verður meira nøgd hesi ferð enn í áðni
síðani er tað ruttvang gersuvælja tað var meira viðze tað hevði stóran týdning at fáa tey eksaktu tølini fyri jørgun niclasen prinsippið kunnu vit saktans diskutera altso hendan her hesi undantøkini í emveg og skrásetingargjaldið til el og vetnisbilar hava ikki altso tey hava sum endamál at fremja grøna orkuskiftið og ja tað kostar og tað grøna orkuskiftið kemur at kostar tað passar vit hava so valt at fylgja tí leisti sum fólkaflokkurin legði fram áðrenn valið burtursæð frá at vit hava tikið teir bilarnir burturúr sum vit ikki meta eru grønir men men tað er púra rætt sum jørgun niclasen sigur at hesin her stuðulin kostar eftir hondini rættiliga nógv og at vit hava ikki altso hetta er ein játtan sum er byrjað tað vóru vit upprunaliga sum sótu frá fimtan til nítjan sum settu hesa skipanina í verk og tá vóru bara nakrar heilt fáir elbilar undanfarna samgonga við jørgun niclasen er roknar við at tað var sjálvur jørgun niclasen valdi at leingja hesa skipanina og so hevur hann brúkt plogg inn og hybrid og eg veit ikki um vit skuldu skilja tað soleiðis at tað hevur skula fíggja onkursvegna e eg e skilji eg fylgi ikki altíð sovorðum talogikkinum hjá hjá jørgun niclasen men í veruleikanum havi eg hildið at vit hava verið nokk so samd um hetta her í løgtinginum men tað er púra rætt at hetta kostar nógv og tí haldi eg eisini tað er rætt at vit stigvíst taka hesa skipanina úr gildi g nú nevndi jørgun niclasen at at um vit høvdu ætlanir um at banna el og disibilin frá tvey túsund og fimmogtjúgu tað veit eg einki um at vit hava og í fall við gjørdi tað so var jú púra óneyðugt við einari studningsskipan at fremja grønu grøna orkuskifti tí tá hava vit jú framtað í lóg sum bannar hasum bilinum so tá tá skuldi ikki verið neyðugt við studningi men sum sagt veit eg ikki um at vit hava ætlanir um at banna bensin og disi
bilum frá tvey túsund og fimmogtjúgu
jørguniclasenger sovæja tað so fekk eg svar upp á tað síðsta tað var altso forkvinnan í tingbólki tjóðveldis sum vildi hava at tær skuldu bannast frá tvey túsund og fimmogtjúgu men tað skilji eg nú at tað tað ætlar mann ikki øh nú nú haldi eg at at at landsstýriskvinnan nú er spurningurin bara upp á tøl og nú sigur landsstýriskvinnan at t hon skilti eg ikki altíð talogikkin hjá mær men lat tað fara ogogmen eg havi ongar trupulleikar av at fylgja talogikkinum frá landsstýriskvinnuni tí hóast eg bara spurdi um tøl so nevndi hon einki tal so tann logikkin kláriði eg nokk at fylgja men eg legði lóg fram sum segði at í tvey túsund og trýogtjúgu í ár skuldi mann byrja at betala skrásetingargjald um meirviðsgjald og tað uppskotið standi eg við og tað átti at byrjað at veriðað gjald nú diskussiónin um mann sigur nú at plogginn hybridbilar ikki eru grønur tað er so ikki rátt tað eru munandi grønari enn ein vanligur bensinbiog spurningurin er er nú ein elbilur so fantastiskar grønur eg havi hvussu lisið meg fram til frágreiðingar sum vísa at tað er rættiliga nógv útlát við at fáa proteserað ein slíkan bil og eg havi sæð frá fleiri professarumum at at yvir tíggju ár eru fleiri frágreiðingar sum vísa at hann dálkað meir um mann tekur byggingina við enn ein vanligur bensin og disilbilur so út frá tí burdi ein plokainn verið grønari so so men eg haldi at atsum mann hevur brúkt grønt og tað er elbilar punktum og tað sum eg spyrji aftan á hava roynt tað granska eitt sindur í hesum er tað so eg eg loyvi mær ivast meir og meira og fái at vita yvist eg meir og meir so at eg bleiv at sleppa undan nei veldigaa studningin hvussu hann verður fíggjaður tað hevur gott at vita
trussur ímótir ha at ahalda fram við hesum øgiliga studninginum síðan er tað ruttvang landsstýriskvinna sum fær orðið
at enda hetta umfar gerastja eg skal taka tað í meg aftur at tað var jøkur niclasen tú sum verður partamaðurin hjá jøkur niclasenog hon er rasmussen sum legði tað uppskotið fram sjálvandi eg trúði at jøk niclasen eisini hevði longtað fyrr í vatnskeiðinum men líkamikið tað var so fólkaflokkurin viðvíkjandi at eg eg blandi meg ofta nú dum alt at eg blandi meg ikki nógv í hesar her diskussiónirnar hvussu grønir elbilar eru og ikki eru eg haldi at tað gevur meining at vit sleppa undan oljurikkunum bilum og tað trúgvi eg vit fara at koma und óansæð hvat hvat vit halda og gera og nú vísir jøk nigglasen til onkran professara eg haldi meg eisini hava hoyrt onkran klókan persón sagt at teir sum eru allarringast tað eru nevniliga hybridbilarnir tí teir hava bæði avt tað óhepnað í gásareyðum sum elbilar hava plus at tær brenna bensin so vitst tú vilt vera ordiliga ordiliga kølasvastri so skalt tú velja ein hybridbil og tað vóru teir sum jøku niclasen ynskti at stuðla og tað tað
geðat so ikkia undir við takk fyritakk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara til fyrispurning nummar einogtretivu hin trið seinasta í dag og hann er somuleiðis til ruttvang landsstýriskvinna í fíggjarmálanum og hesi ferð er tað viðvíkjandi ymiskum útmeldingum um lønarsamráðingar og tað er aftur jørgun niclasen sum spyr jørgun niclasen ger so væl
jajú frú forkvinna í vikuskiftinum srægtist at løgmaður av sínum eintingum hevði flutt málsøki suðuroyartunnil frá landsstýrismanninum í í samferðslumálum tað tað løgið atá ein tunnil ikki er í samferðslumálum menvit hava eisini hoyrtlandsstýriskvinna í umhvørvismálunm úttala seg um hvørjar fortreytir eru til lønarsamráðingar títíverður spurt um tað eru ætlanir eisini at flyta málsøki lønarsamráðingar yvir til tann sum úttala seg um tæí løtuni vit hava frían samráðingarrætt í føroyum fakfeløgini hava síni ynskjur og arbeiðsgevararni síni tað óvanliga hesi ferð er at landsstýrismaðuin í umhvørvismálinum alment blanda seg í samráðingarnar sum landsstýriskvinnan í fíggjarmálinum umsitur á arbeiðsgevarasíðuni eru tríggir partar taðir føroya arbeiðsdjórarfelag kommunal arbeiðsgevrafelagið og so lønardeildirn hjá fíggjarmálaráðnum tað er komnar ymsar útmeldingar frá arbeiðsgevarasíðunum tí verður spurt um fortreytirnar hjá arbeiðsgevaranum eru ymiskar til komandi samráðingar og tað vil siga er ætlanin sum tað fyrsta at málsøki lønarsamráðingar verða flutt frá landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum ella tað ikki og tað vil so siga um nei tað vil siga at hon framhaldandi fyr at umsita lønarmálini er hon so samd við landsstýriskvinnuni í umhvørvismálunm um at arbeiðstíð ikki er partur av samráðingunum ella er hon samd við stjóran á lønardeildini hjá fíggjarmálaráðnum um at arbeiðsvikan er partur av samráðingunum og í triðja lagi eru arbeiðsgevararnir samdir um fortreytirnar í lønarsamráðingunum hevur hugsað um føroya arbeiðsgórafelag kommunal arbeiðsgerafelagi og lønardeildina hjá fíggjarmálaráðnum ella eru hesar fortreytir ymiskar altso mann hevi jú gjørt eina avtalu við serliga kommunalarbeiðsgevrafelagi um at mann skal verða samdur um fortreytirnar í einumhvørjum samráðing er eg eg man samdur nú ella
verður tað ynskt síðani er tað ruttvang landsstýriskvinna sum fær orðið at svara
ger so væltil fyrsta spurningin málsøki lønarsamráðingar liggur hjá landsstýriskvinni í fíggjarmálum og tað eru ongar ætlanir um at flyta tað spurningur tvey sitandi samgonga hevur ætlanir um at seta arbeiðstíðina við lóg í tí sambandi verður eitt lógaruppskot til evna hjá landsstýriskvinnuni í arbeiðsmarknaðarmálum og tá ið tað er landsstýriskvinnan í arbeiðsmarknaðarmálum sum umsitur hetta økið er tað hon sum fyrireikar tað arbeiðið nummar trý lønardeildin hjá fíggjarmálaráðnum og kommunala arbeiðsgevarafelagið samstarva um sáttmálasamráðingar hava felags sáttmálar og koma eisini at samráða saman í nøkrum av komandi sáttmálasamráðingum kommunala arbeiðsgevarðafelagið og fíggjarmálaráðið koma at leggja seg uppat tí lønarkarmin sum partarnir á privata arbeiðsmarknaðinm og hava gjørt sammeg um
takk fyri takk fyri so er tað onnur tingfólk tað er
fyrst hansjacob thomsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna so við tíg veit so er arbeiðsvikan ásett í lóg og broytti við lógu fleiri ferðir og tað verðu hon vónandi eisini hesi ferð annars so eri nýggjur tingini sum tikur vita og tá mann nýggjur her so fær mann undirvísing í hvussu tingini fungera og har fingu eg so at vita at hetta er fríasti pallur í landinum og her kanst tú siga hvat sum helst ogtað er eingi krøv um ata er sannleikin men fyr um tað hava tær iki eitt krav at sega sannleikan so er tað øvuta heldur ikki neyðugt og tað verðr endurtikið ferð eftir ferð at løgmaður hevur flutt málsøki suðuroyartunnini frá landstýrismanninum í samferðslsumálinu teytúsund sjálvs eg haldi ikki at taðer ein sál eftir í føroyum sum ivast í at at teg vur ligið hjá løgmanni alla samna tíðina so egvið tingfólp bleva við at endurtaka tað skilja ik
takk fyri takk fyri og fyri ein orda skil so vil kanska nevna at sjálvandi er tað ógvuliga góður siður at mann tosar sannleikan men sjálvandi kann sannleikin vera so ymiskur alt eftir hvønn mann er beini johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina nú veit ikki hvør alt handan kvørvan er hvør tað er men nú var ein spurningur hje jørgun niclasen um hetta her um arbeiðsgevarini eru samdur um fortreytirnar sumsum mann fer til samráðingarfyri ha og her hugsar mann um føroya arbeiðsgevarfelag kommunala arbeiðshearfelag og eisini lønarrættina hjá fíggjarmálaráðnum og um hesiher partarnir eru samdir um hvat f forsetan fær til samráðingar við ella er at forseta ymiskar eg kans ka havt hugsað atlandsýriskvinnan kanska hevði kunnað geva
og svara uppá júst tann spurningin takk fyri ja takk so er tað annað
olsen ger suvæbara soleiðis ein generell viðmerking eg haldi at hansjaku thomsen var inni á tí at at arbeiðsvikan er stitt fleiri ferðir og tá hevur mann gjørt tað í einari serstakari lóggávu skal mann hava heta her sum ein partur av lønarsamráðingunum so verður tað øgiligani trupult hugsi eg so eg trúgvi at mann verður noyddur til at gera eina serstaka lóg vissi mann skal stytta arbeiðsvikuna tað hevr í samgongan sett seg fyri so eg vóni ikki at mann beginnur attangja
tingini saman so venda vit aftur til spyrjara og svarara og jørgen niclasen fær orðið
gersovælfrú forkvinna ø arbeiðstíð er púra vanligt at hava við í samráðingum summi fakfeløg hava lagt størri dent á tað og onnur minni á á almenna arbeiðsmarknaðinum eru nógv feløg sum hava fjøruti tímar á arbeiðsviku og tað eru eisini feløg sum hava styttri í arbeiðstíð enn tað níggjuogtretivu komma fimm hevir okvurt felag níggjuogtretivu tímar yvir okkurt og á hsjálvandi má tað vera ein partur av samráðingunum og bæði kommunal arbeiðsdjóvrarfelagið og føroya arbeiðsdjórarfelag hava boðað frá at tað verður sjálvandi ein partur tey er vilja til at diskutera tað eisini og hava tað við og vissi í so fíggjarmálaráðið skal samráðast saman við kommunala arbeiðsgevarafelagnum so kansn ikki vera ymiskar fortreytir ella faktiskt var tað tað ið spurningurin gekk út uppá at fortreytirnar er sjálvandi eisini arbeiðstíð ta gangi eg bara út frá so tað var líkasum hasa mytuna eg vildi royna at mæla í jørðina um at tað er bara nakað sum sum einki hr samráðingarnar at gera so so eg fari at endurtaka spurningin tá ið nú hini báðaðu arbeiðsgevarafeløgini hava boðað frá at tað verður partur av samráðingunum kann so landsstýriskvinnan í lønarmálum siga um so verður tað eisini tað frá landslandsins síðu
ella verða tað ymiskar samráðingar takk so er tað ruth vang landsstýriskvinna gjørt væl
ger so væl ja eg sum eg segði so í í svarinum í áðni so samstarva vanliga lønardeildin hjá fíggjarmálanum og kommunala arbeiðsgevarfelagnum um sáttmálanir og tað er eisini ætlanin hesaferð og vit hava havt onkrar fundir so ja eg havi ikki so nógv meira at leggja afturat tí
takk fyri ja so er spurninguri um jørgun niclasen vil hava orðið aftur síðsta umfar og tað tykist landsstýriskvinnan heldur ynskir at so hesin í fyrispurninuri er svaraðu vit fara so tum tann næsseinasta dag sum er somuleiðis til ruttvang landsstýriskvinnu í fíggjarmálunum og hesaferð er tað víkjandi fígging av kirkjubygging í føroyum og tað er annika olsen
snnasta si ger so væl takk fyri rkvinnan ja hesin her fyrispurning er sum sagt til rutvang landstýriskvinna í fíggjarmálum og tað er viðvíkjandi kirkjubygging í føroyum og tað hevur við mær verið skjaldið at gera og spurningarnir eru metum landstýriskvinnan tar verða rætt tulka at kirkjubygging ikki eigur mb g- afturrinda sambært lógini og tvey ætlan landsstýriskvinnan at broyta lógina som nýggja kirkju fámvg-afturinda og viðmerkingarnir eru hesar føroyska fólkakirkjan varð yvirtikin í tvey túsund og fimm men eingin kirkja er bygd eftir tíðarskeiðnum síðan yvirtøkuna kirkjan sum heild ger eitt vala átrúnaðaligt og fyrisitaglgt arbeiði og kanska sæð í ljósinum at teirra heildini tykjast ætlanirnar við nýbygging av kirkjum at ganga trekara meginpartin av tilgongdini og fyrireikingunum til bygging av nýggjum kirkjum byggir á sjálvboðið arbeiði og tí er umráðandi at tað ikki eru alneyðug snávíkarsteinar sum eru í tilgongdini nú ljóðar at takc er farið at tulka lógina um mbg-afturbering so at kirkjubygging ikki er fevnd av hesum hóast sumt byggivirksemi sum er knýtt at kirkjuvirksemið hevur fingið mbg-ftbg undirrit og á kunnugt eru tær fyrireikaðu kirkjubyggingarnar sum eru komnar í ljósmála fyrireikaðar við mbg-afturbering sum partur av fíggjarliga grundalagnum um tak snú tulkar lógina øðrvísi so broytir tað sjálvandi fortrætnar grundleggjandi fyri bygging av nýggjum kirkjum í føroyum tí verða hesar fyrispurningar settur
fær landsstýriskvinnuna takk fyri takk fyri landsstýriskvinnan í fíggjarmálinum fær orðið
ger so vælja tað takk fyri frú forkvinna her er ein ein forsøga til hetta her at tað hevur verið ella ella mann hevur reist málið um kirkjuskattur lúkur líkur treytirnar fyri sjálvboðið arbeiði og har hevur mann havt ymsar meiningar um tað meni tað verður nágreinað í tí lógini sum altso nú tað verður frmgt hendan her at altso kirkjubygging kemur eins og ikki vinnuligt almannagagnligt frítíðarvirksemi framhaldandi undir grein trý a í meirvirðisgjaldslógini og um byggivirksemið lýkur treytirnar í ásetingini so verður meirvirðisgjaldið endurgoldið kirkjuni sambært løgtingslógini altso tann lógin er farin úr gildi fyrsta januar men tann lógin liggur klár og verður longd og í tí sambandi verður eisini nágreinað at kirkjubygging kemur undir almannagagnligt virksemi eisini soeðisin her spurningurin um kirkjuskattin at tað verður ruddað á vegnum at tað kemur at lúka treytirnar so kirkjubygging kemur tað stutta svarið er at kirkjubygging kemur framhaldandi at at koma dn undir hesa ásetingina í meirvirðisgjaldslógini grein
b ja takk fyri sørdu onnur ting fólk og
tað er orni skóli sum hevur biðið um orðið ger so væltakk fyri frú forkvinna tað undrar meg eitt sindur tá ið spyrjarin segði at tað ikki vórðu bygdar nakrar kirkju í føroyum tey síðstu árini so vítt eg veit so eru nógvir kirkja ella samkomubygningarbygdir eg kann nevna nakrar til dømis test í klaksvík lívdin í hoyvík røða í runavík siga hann í kollafirði og leirvíkingar hava akkurát ella eri í ferð við at byggja eina ein stóra nýggjan bygning sum verður liðugur í hesi ella næstu viku so tað er ikki rætt at ikki verður bygt nakað men tað sum verður bygt verður bygt av sjálvbornum og og sera virki
um fólkið vit venda aftur
til spyrjar svara annika olsen fær orðið ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg fari t takka dslandsstýriskvinnuni fyri svarið sum eg haldi var ógvuligani greitt og sum eg skilji so er kanska eindan her útmeldingi sum eg komi frá taks tað at mann hevur verið ivasamur um tulkingina um at hetta her er væl gerandi endamál ela tað við at mann jú rindar kirkjuskatt um ta órógvar ásetingina um vælgerandi endamál men tað er gleðiligt at landssýriskvinnan fráboðar at hetta her verður ruddað av vegnum soleiðis at tað er fyrireikaðu kirkjubyggingarnar kunnu halda áfram tí tað byggi jú sjálvandi á tær fortreytirnar sum eru í lógini í dag og tað sum fólk ígjøgnum tíðirnar hava líkasum lagt upp fyri tá ið mann er farin undir ati fyrireika kirkjubyggingarnar í mun til fyri ella til viðmerkingina frá odna skóli so var hesin spurningur egent ikki meindar upp á samkomnar tí tær eru faktisk ikki fevndar av hesum her ógreidleikanum sum vit komin í tí at samkomur rinda jú ikki skatt sum so men har rindar mann kanska gjund ella ella mann stuðlar kanska hvønn annan máta og har eru sjálvandi nógvar samkomunur bygdar kring alt landið av sjálvbodnum arbeiði og tað er heilt fantastiskt so hesin samband er ta bara kirkjubyggingarnar sum hava verið lata hevur ver itt sindur ógreidd um mann kann kann fáa mvegafturberingina aftur so stóra takk fyri
fyri ja tað sær ikki út til at landsstýriskvinnan ynskir at enda orðaskiftið so tað enda við við annika olsen og so koma vit til síðsta spurning á skránni í dag sum er til hesa verður er tað til margum stóra landsstýriskvinna í heilsumálum og hesin spurningurin snýr seg um plástrot á klaksvíkar sjúkrahúsi og tað er elspæt marsætis gunnastóttur sum spyr
ger sovælja hesin spurningurin ta er í samband við plássplásstrot á klaksvíkar sjúkrahús og eg havi mangan verið inni á sama evnunum og nú hava vit eina nýggja landsstýriskvinnu sum eg eisini er øgiliga spent upp á at fáa svar frá og spurningarnir eru hvussu gongur við málunum har norðoya búð og heimatænastu hevur bjóðað klakska sjúkrahúsið norðoya røktarheim at brúka til depil til rehabilitering ímóti einum gjaldi sum partarnir muga blíva samdir um næsti spurningur er landsstýrismaðurin í heilsumálunm farin í dealog við norðoya búð og heimatænastu um ein fíggjarloysn sum bæðir partar kunnu taka undir við hetta orsakað av at norðoya búð og heimatænasta má byggja nýtt røktarheim til áttaogtjúgu búfólk um hesi skulu flyta úr norðoya røktarheimi viðmerkingarnir eru tað eru nógv virksemi av klakskar sjúkrahús og har er nú plásstrot samstundis er avgjørt at sjúklingar við seinheilaskaða skulu fáa reabilitering av klakskar sjúkrahúsi so støðan er í dag er bert eitt pláss til sjúklingar sum hava verið til høgt spesialiseraða rehabilitering í danmark afturat hesum eru trý pláss til sjúklingar við apopleksi hetta er ov lítið tá vit hugsa um at umleið hundrað og tjúgu sjúklingar um árið verða røktir av eina heilabløðing ella blóðtøppu í heilagnum yngilit er tí at núverandi norðoyar røktarheim í framtíðini gerst integreraður partur av klaksvískar sjúkrahúsið soleiðis at tørvurin á rehabilitering verður betur dekkaður í norðlýsini hin sekstanda mars tjúgu tveyogtjúgu skrivar borgarstjórin í klaksvík og formaður í stýrinum fyri at norðrg at búðu heimatænastu at tey ið norðrega búðu á hbjóðaðu klaksvískar sjúkrahús norðar røktarheim at brúka til depil fyri rehabilitering móti einum rímiligum gjaldi hølini hjá norðoya røktarheimi eru nógvar ferðir betri egnað og samanbundin við sjúkrahúsið enn starvsfólkabygningurin ið verður ein dýr loysn sum kortini ongantíð verður eins góð tað hevur tí stóran áhuga at vita hvussu tað gongur við at útvega klakskar sjúkrahúsið harðt tiltrongd tølir til aktivitetin somuleiðis vita vit at norðea bú og heimheimatænasta ikki kann geva avkalla upp á norðoya røktarheim við áttaogtjúgu búplássum uttan eina avtalu um eitt rímiligt gjald soleiðis at mbh altso norðeya búð heimatænasta beinanvegin kann fara undir at byggja nýtt tíðarhóskandi røktarheim til hesi áttaogtjúgu fólkini sum í dag búgva á norðoyar norðuoyar røktar
hetta var spurning til landsstýriskvinnu margust stóra takk fyri trúði fólkini takk fyri margust stóra landsstýriskvinna fær orðið
ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin elsebet mersedes gunnleyksdóttir hfyri at byrja við tí fyrra spurninginum sum gongur út upp á hvussu tað gongur við málinum har norðrega búði heimatænastuni og bjóða klakska sjúkrahúsið at brúka røktaraheimið skal eg siga at klakska sjúkrahúsi vil víðka umfermetrartalið til økt virksemi og millum annað er tørvur á hølum til endurvenjing samstundis so hevur norðoya búð heimatænastu víst á at hølini hjá norðoya røktarheimi ið eru bygt saman við hølunum hjá klakska sjúkrahúsi ikki lúka samtíðarkrøv til bústað hjá eldru borgarum heilsumálaráðið hevur tí kannað tilfar um málið við víkjandi fígging og ognarrættir til bygningin og við útgangsstøði í hesum ætli eg mær í næstum at taka málið upp politiskt í landsstýrinum og til spurning nummar tvey um landsstýriskvinnan er farin í dialog við norðoya búð og heimatænastu um ein fíggjarloysn sum báðir partar kunnu taka undir við skal eg siga at sum áður nevnt so fari eg at taka málið upp politiskt í landsstýrinum og royna at fáa undirtøku fyri at arbeiða víðari við hesum málinum og síðani er ætlanin at fara í dealog við norðoya búð og heimatænastu um ein møguligan fíggjarloysn í sambandi við at klakska sjúkrahús kann yvirtaka bygningin til reapiliterings depiltakk fyri
takk fyri so eru tað onnur tingfólk sum kunnu fáa orðið tað er ikki nakar sum byr um orðið so fer umfarið aftur til spyrjara og tað er elsbødd mær sett skunnasteftir
ger so vælja takk fyri frú forkvinna og eg fari at takka landsstýriskvinnuni fyri svarið hetta at klakska sjúkrahusið hevur manglað sum kvinnan sjálv sigur fermetrar hevur staðið upp á í longri tíð og fyrrverandi landsstýrismaðurin hann var í holt við hetta her og tað ljóðaði lovandi men ikki at siga tykkum so kom nýval so tað tað bleiv ikki til nakað so eg seti mítt álit á landsstýriskvinnuna margisstóra tá ið tað kemur til atklakska sjúkrahús skal fáa bilbugt við at tað er plásstrot í løtuni og tað sigur seg sjálvt at tá ið tað búgva áttaogtjúgu ella tað er ja áttaogtjúgu pláss til fólk eldri fólk í hesum her røktarheiminum at so má mann finna útav hvat mann so ger tí at mann kann ikki bara fáa tey út úr hesum røktarheiminum og klakska sjúkrahúhølini har má altso mann er noyddur til at fáa ein dialog soleiðisnar at visti mann finnur ein fíggjarloysn sum báðir partar kunnu liva við soleiðisnar at klaksvíkar kommuna ella norðega búða heimatænasta kann fara í holt við at byggja eitt nýtt hóskandi røktarheim til hesi fólkini soleiðisnar at klakska sjúkrahús skal fáa hesi hølini og vit vita øll at aktiviteturin er blivin nógv størri hjá klakska sjúkrahúsið tey si seinnu árini og eisini hetta her við rehabilitering tað er blivið eitt av teirra spesiali og sum eg havi skilt so so hevur tað verið ein evur tað veri ella er ein soze og vist nú mann kemur man sigur kemur á mál við hesum sjávt fylgi landsstýriskvinnan kann ikki gera alt her og nú visti mann kemur til ein ein loysn sum ði partarr samdur í so verður tað absolutt ein vinvindstøða
takk fyri frú fólkman takk fyri havi marg stóra næststýriskvinna
ger sovæl takk fyri frú forkvinna til spyrjaran elsbet mersedis gunnletdóttur so kann eg siga at eg havi ta fatan at bæði norðura búði heimatænasta og heilsumálaráðið er samd í at at leggja upp til at viðvíkjandi fígging so oy talan at verða um eitt gjald sum partarnir verða samd í og tá tað kemur til ognarrættin so hevur landið ognarrætt til bygningin ella tilrøktarheimið tað hevur mann tað helt mann fast í tvey túsund og fjúrtan tá táverðandi landsstýrismaður gjørdi tað greitt í samband við ati eldraøkið varð lagt út til kommunurnar og tað er eisini materikuleringin staðfestir eisini ognarrættin men tá tað so er sagt so varð tað soleiðis tá ið tá ið tað bleiv bygt nítjan hundrað og níggjuoghálvfjerðs at kommunurnar eisini fíggjaðu ein part av av bygningunum og tí er tí er neyðugt at mann finnur felags blívu samdir um ein um ein loysn um um gjald soleiðis at mann kann koma víðari við hesum her og tí vit vita at tað tekur langa tíð sum sum landsstýriskvinnan eisini sumsum espetmersedis gunnleysdóttir eisini verður inni á so tekur hetta tíð tí at tað eru fólk sum búgva á røktaraheiminum nú so tað er tað skal skipast væl áðrenn mann fer í gongd við nakað víðari
takk fyri ja takk fyri og so er seinasta umfar elsbet mersetes gunlegsdóttur spyrjari fær orðið
ger sovælja takk fyri frú forkvinna egvi altíð sagt tað at har sum viljiin er har kemur mann ella har kann mann koma rættiliga langt rættiliga langt og eri viljin til staðar hjá landsstýriskvinnuni at finna ein loysn á hesum máli so fara vit at koma rættiliga langt og tað sum eg siti við aftan á ella fornemmi aftan á hetta kjakið er at landsstýriskvinnan hevur villjan og ikki at siga tykkum so snýr tað seg eisini um pengar tí ati at fara at byggja eittnýtt røktarheim tað kostar og tað kostar nógv tað kostar nógvar nógvar nógvar milliónir eg meini at heimi við vágna aftan tí tað bleiv bygd tað kostaði seksoghálvtrýss milliónir og tað var til fýraogtjúgu fólk og her snakka vit um áttaogtjúgu fólk so ja tað verður eitt høgt milliónar beløt so visti mann kundi fingið eina avtalu soleiðisnar ja sum eg nevndi at sum báðir partar kunnu verða til fres við so so hevði tað veri heilt heilt fantastiskt bæði fyri klakskar sjúkrahús eg veit at tey virkuliga leingjast eftir at fáa fleiri fermetrar arbeiða við tí at ja sum eg skrivaði í viðmerkingum tað er veruliga plásstrot hjá klaksiskar sjúkrahúsi og vit síggja eisini til dømis her í havnini millum annað ella her í havni at mann roynir alla tíðina at menna seg eisini her og um at byggja út um at byggjir út og mann veit eisini at tað kostar og tað kostar nógv og vit hava trý sjúkrahús og landsstýriskvinnan er so var av søllum trimum sjúkrahúsinum og eg fari at takka fyri tað positiva svarið eg havi fingið í tag og eitt skal landsstýriskvinnan og ett høgating ikki gloyma eg fylgi málinum upp tað e ikki soleiðis eg kom í fyrispurningin her so hatta var tað soleiðis er elsbett mersedis gunnleiksdóttur ikki eg fylgi teð upp og takk fyri svariðmargsni
takk fyri landsstýriskvinnan fær so orð
hurra til seinasta umfar ger so væl takk fyri frú forkvølda og takk fyri til elisabet mercedes gunnleivsdóttur og eisini at hon so staðiliga vísir á at hon fylgir málinum upp taði eg eri glað fyri tí tað vil eg gjarna og eg eg gleði meg
at fara í gongd við hetta málið ja so mong vóru orðini hatta var so seinasta fyrispurningur í dag eg haldi vit hava er í gongd í næstan sjey tímar við fyrispurningar dag tað er vælklárað av landsstýrisfólki og tingfólki gott at tingfólk er hava góðan hug at spyrja vit hava seinasta punkt á skránni í dag er framløga og her er ikki nakað mál ella løgtingsmál ella álit at leggja fram men her eg skal boða frá einum skrivligum fyrispurningi sum er nummar fýra tjúgu tveyogtjúgu og tann skrivligi fyrispurningurin er til aksel ve johannesen løgmann og hann er frá erlingi eitesgaard um almenna ognarlutin í bant norðdygd og føroysk fíggjareftirlit og tann hvørt tann spurningurin skal svarast verður sett til atkvøðugreiðslu á einum komandi fundi so skal eg boða frá at næsti tingfundur hann verður í morgin sum er hósdagur sekstanda februar klokkan ellivu og tað er við hesi skrá fyrsta skránni verður atkvøðugreiðsla um skrivliga fyrispurningin nummar fýra sum eg júst havi nevnt og síðani verður tað verður viðgerð av fyrsta viðgerð av tingmáli nummar sjeyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið tjúgu trýogtjúgu tá ið tann viðgerðin er endakomin so verður einso verður viðgerð ein onnur viðgerð av tingmáli nummar fjørutiogtjúgu tveyogtjúgu sum r uppskot ti løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum síðani verður eisini onnur viðgerð av tingmáli nummar einogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg ummeirvirisgjald og síðani verður onnur viðgerð av tingmáli nummar tveyogfjøruti uppskot til broyting í løgtinslóg um bráðfeingis játtanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og seinasta skránni ím morgin verður framløga og eg fari líka at minna tingfólk á tey boðini sum eg sendi tingfólki fríggjadagin har vísti á at tingfundurin í morgin viðgerðin á fíggjarlógini kann blíva drúgv og vit hava jú eisini sett nakra aðru viðgerðir á skrá so um so verður at tað sær út til at tingfundurin verður nógv longri enn hálvgum sjey í annaðkvøld so verða tey málini sum eftir eru á skrá annaðhvørt tikin av og sett á skrá fríggjadagin ella verður tingfundurin niðurlagdur og vit halda fram við fíggjarlógarviðgerðini um fyrstu viðgerðina av fíggjarlógini ikki liðug klokkan hálvgum sjey annaðkvøld tað er ofta at fíggjarlógin tekur tveir dagar men tað er ikki altíð so vit fáa t síggja í morgin men tingfólk kunnu í øllum føruum vænta sær at tað verður tingfundur fríggjadagin hóast tað ikki sæst úti á skránni á heimasíðuni takk fyri dag fundur lokin